so er tingfundur settur vit fara til dagsskránna í dag áttaogtjúgunda apríl og vit fara til ta fyrstu viðgerðina tað er onnur viðgerð av løgtingsmáli nummar hundrað og níggjuogtretivu tað er uppskot til løgtingslóg um stuðul til listafólk í sambandi við kom við nítjan hetta málheður verður í mentanarnevndini hvør biður um orðið tað verður tjóni nolsø joen
gersæja til viðgerðar hav við løgtingsmál nummar hundrað og níggjuogtretivu tvey túsund og tjúgu uppskot um løgslóg um stuðul ti listafólk í samband við kv nítjan landsstýrismaðurin í tanríkisogmentamál jens og rana hevur lagt málið fram trettanda apríl tvey túsund og einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð sekstanda apríl tvey túsund og einogtjúgu er tað beint mentanarnevndin nevndin hevur viðgjørt málið á fundi nítjanda og einogtjúgunda apríl tvey túsund og einogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við lisa sláið ring klaksvíkar dansfelag kfes gótar leghúsið í nesvík og landsstýrismannin í uttanríkisog mentamálum jenis av raðni landstýrismaðrin í utanríkismentamálum hevur lagt uppskotið fram fyri at hjálpa listafólkum hava verið fyri miss vegna koronu almennu tilmælini hava gjørt at møguleikarr fyri framførslu framsýningum og øðrum mentanaarligum tiltøkum hava verið og framvegis eru avmarkaðir mett verður at tørvur er á at lata uppaftur fyri møguleikanum hjá listafólki at søkja stuðul stuðulsskipanin í hesum lógaruppskoti er lýkt teirri skipan sum við løgtingslóg nummar hundrað og trý frá fimmogtjúgunda juni í tvey túsund og tjúgu um stuðul til listafólk tónleikafestivalar almannagagnligar felagsskapur og onnur í sambandi við kovit nítjan varð galdandi í tjúgu tó at ávísar tillagingar eru gjørdar millum annað at listafólk hvørt virksemi er skipað í ein løgfrøðiligan persón eisini kunnu søkja samanumtikið kann sigast at hjálparpakkarnir hava hjálpt summum á økjunum men við hesum uppskoti fáa fleiri listafólk møguleika at søkja um hjálp í eitt longri tíðarskeið tað er eisini fyri fíggjarligt tap í tíðarskeiðnum frá fyrstsa septembur tvey túsund og tjúgu til tretivunda apríl í einogtjúgu skipanin ið var galdandi í tvey túsund og tjúgu fevndi um stuðul til listafólk tónleikafestivalar almennagagníjar felagsskapir og onnur í sambandi kovit nítjan meðan verandi uppskot einans fevnir um listafólk undir nevndarviðgerðini er komið fram at tørvur er er eisini á eini stuðulsskipaner fevnir um almennagagnligar felagsskapur og áhuga feløg hesin tekur nevndin undir við og tí fara limirnir í mentanarnevndini beinanvegin at seta fram eitt annað nýtt uppskot til løgtingslóg um stuðul til almenngagnigr felagsskapir har stuðulsupphæddin til endamálið er ein millión krónur ein samd nevnd tekur við hesum viðmerkingum undir við málinum og mæli løgtinginum til
at samtykkja uppskotiðja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðjað um orðið so er hetta orðaskiftið endað og vit fara at atkvøða í hesum málinum um nols joense nevndin so er tað ein samd nevnd sum lagt álið fram ger so vælja vit eru liðug at atkvøða málið er einmælt samtykt tretivu atkvøðu fyri eingin ímóti eingin er blonk og hetta málið fer so soleiðis samtykt til triðu viðgerð síðani koma vit til aðru viðgerð av løgtinsmáli nummar hundrað og fýra tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtslóg um fuglaveiðu við meira og hvør biður um orðið tað verður bjørt samuelsen sum fær orðið
ja hetta er so álitið í løgtingsmáli hundrað og fýra uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um fuglaveiðu heimild at skjóta grágást treytir fyri at fáa loyvi til tess ásetingar um kanningar og vísindaligar teljingar og lógartøkniligar og málsligar rættingar landstýrismaðuin í umhvørvisvinnumálum helgi abramsen legði málið fram fimta mars og eftir viðgerðina av fimtanda mars varð tað beint vinnunevndini nevndin hevði viðgjørdi málið á fundi tann trettanda fimtanda og trýogtjúgunda apríl undir viðgerðini hevði nevnd ur fund við umboð fyri føroya bóndafelag veiður skjóti felag føroya búnaðarstovna tjósavni mentamálaráðið og landsstýrismann í umhvørvisminnumál undir viðgerðini býtti nevndi seg í ein meiriluta og ein minniluta meirilutin sum er eg sjálv jákup mikkelsen johan dahl beinir johannessen hennikold og bjarni kárasom petersen hava hesar viðmerkingar hóast neyvar metingar av grákosastovnum ikki finnast so bendir nógv á at stovnurin hevur staðið í stórum vøkstri seinastu árini tað slepst ikki undan á gásin ger skaða ov eitt lendi tá hon er stórum tali legst á bø og veltir royndir gjørdar á búnaðarstovnum royndir hjá fleiri bøndum vísa at skaðin kann gerast rættiliga umfatandi við stórum fíggjarligum missuum fyri bóndi heimildina skjóta grágás verður eftir umsókn givin teimum ið eiga ella leiga veltlendi og sum kunnu dokumentera at gásin ger skaða á lendi higartil hevur tað verið búnaðarstovan sum letur loyvini og sum stendur fyri skráseting av skotnum fugli undir viðgerðini er komið fram at skrásetingin av skotnum fugli er óneyv og at helst verður stórur partur av skotnu av fuglunum ikki skrásettir hetta sæst aftur í tølunum frá búnaðarstovuni sum vísa at ímeðan tað í tvey túsund og fjúrtan vórðu skrásettar tvey hundrað og seksogtrýss gas so var talið einans fýraogtjúgu gas í tvey túsund og seytjan og níggjuogtretivu tvey túsund og nítjan sum er seinasta ári nevnt í viðmerkingunum meirilutin heldur at kravið um at boða frá hvussu nógvar gas verða skotnar eigur at verða hildið tí tað er ein av fyritreytunum fyri at kunna gera stovnsmetingar við grein seytjan b verður lóg verður við lóg álagt landsstýrismannin at stíla fyri at kanningar og vísindaligar teljingar verða framdar meirilutin ivast eitt sindur í hvørt búnaðarstovan er rætti stovnurin til at umsita vvísindaligar teljingar av fugli vinnunevndin vísti í álitið til løgtingsmál níggjuoghálvtrýss tjúgu tjúgu um fuglateljingar á at og í endurgevi neyðugt er at savna fakøki fuglateljingar men eisini skráseting dátusavning og gransking á átmargnfeldinum sum heild í dag er uppgáva býti spjadt og ikki minst liggja dátur sera spjaddar og mest møguliga nytta fæst tí ikki burtur tí arbeiðinum sum verður gjørt meirilutin skjýtur tí upp at geva landsstýrismanninm heimild at leggja hetta arbeiðið undir annan myndugleika og verða her hugsað um fyrrverandi náttúrugripasavnið sum í dag er undir tjóðsavninum ella havstovuna sum hvør í sínum lagi í dag granskað og savnað náttúrudáta undir hesum skipaðar fuglateljingar í teimum um fíggjarorka er til tess umhvørvisstovan er eisini ein møguleiki og tað er nevnt í samband við at landstýrismaðurin hevur í sambandið tað málið eg nevndi tosa um at savna hetta undir umhvørvsstovunum grágásið varð nærum útdey miðskaði seg áttatárunum og var hun tí friða grágásin er eisini fevnd á bordsáttmálanum um ferðandi fuglastovnar og á eva avtaluni um verja og ávísum fuglasløgum sáttmálar sum føroyar hava tikið undir við tá loyvi aftur verður givið at avmarka til avmarkaða skjóting á grágás varð hetta gjørt við teirri fyritreyt at skipaðar teljingar á stovnum skuldu setast í verk tíverri er hetta ikki gjørt hetta kostar áleið trýss túsund krónur um ári í fimm ár so tað er sostatt ikki tí at tað kostar so nógv men skiftandi landsstýrisfólk hava also ikki framt hettar sum annars varð teimum álagt av løgtinginum øll vildu gásasløg eiga at verða tald tí fleiri gásasløg eru í føroyum fuglateljingin er neyðugt fyri at burðardyggan á burðardyggum grundarlagi at loyva avmarkaða skjóting og í framtíðini kanska eisini veiðu av grágásunum í viðmerkingunum stendur at loyvi verður givið til at skjóta grágást fyri at drepa ella styggja gásaveltum lendi meirilutin vísir á tá loyvi verður givið at skjótas so eigur tað verða fyri at drepa tí skjóting fyri at styðgja kann føra til nógvan lanbskotnan fugl og tað er ikki samsvari við góðari røkt av djóru og har skuldi eg kanska nevnt hetta at tá hugsaði mann ikki um sovorðið sum flogvøllin har har tey skjóta fyri at styggja dagliga altso har tey skjóta fyri í samband við at flogferðini koma og fari meirilutin setir fram soljóðandi broytingaruppskot

og tað er eitt broytingaruppskot har mann kann seta eitt ovara mark fyri talið áv grágás og ein broyting sum sigur at landsstýrismaðurin kann flyta hetta við teljing og skráseting og gransking av gásastovninum undir annan stovn tað sum verður víst á í viðmerki til hesar broytingarnar tað er at av tí at landsstýrismaðurin nú við lóg áleggur sær sjálvum at skráseta og telju o gransku í í gásastovnum so kann hann við støði í tá ið tær granskingarnar gjørdar tað fer helst at takka fleiri ár men tá tá er hann ein til ur um tað skuldi víst seg at stovnurin minkar øgiliga skjótt av hsri skjótingini sum kanska ikki r so sansýnligt beint nú so kann mann seta eitt ovara á mark men tað er ikki nakað sum fer at verða gjørt vænti eg í nærmastu framtíð tí sum nevnt so er henda teljingin og skrásetingina um granskingina á stovninum ikki gjørd og harra formaðu eg havði hug at leggja afturat at tað e vera rættiliga áhugaverd viðgerðas av hesum málinum og grágásin er tann gásin sum ger størstan skaða á velta lendi í føroyum men tað eru ymisk sløg av gas í føroyum og hendan lógin fevnir bara um grágás tað kundi eisini verið aðra gas altso vis mann til dømis tók villgásirnar sum heild sum bjarni hammer vísir á við sínum viðmerkingum men tað er øgiliga trupult at gera at víðka fyri tað fyrsta hevi tað ikki við identitetir at víðka lógaruppskot til at fevnt um aðrar gas tað havi vi fingið avklár í samband ð viðgerðinarmálinum men ein onnur avbjóðing hevði eisini verið at av tí at føroyar hevur bundið seg til fleiri altjóða sáttmálar og av tí at føroyar teir landsstýrisfólk sum tey landsstýris fólk sum hava sygjað við hesum økjum tey hava ikki ígjøgnumført tað tey átta síðan tvey túsund og trettan við at metta um stovnin vit eru rættiliga sannførd um at grágásustovnurin er væl fyri í dag og tí føla vit okkum púra trúgv við at loyva lata uppaftur fyri at skjóta grágást men vit halda atað r harmiligt at mann ikki hevur gjøgnumført ta skráseting sum mann átti avt gjørt hesi árini so mann kanska kundi farið væl víðari enn tað mann ger í dag og latið upp fyri at mann eisini kundi skotið onnur sløg ella mann kundi sagt hetta slagið muga vit yvirhøvur ikki nerta og hetta kunnu vit nerta tað er hvussur í mínu sál eingin ivi um at grágávsin ger stóran skaða á nývalslendi og tað ámága vit taka atlit til men tað má eisini vera skil í tí vit gera í føroyum vit kunnu ikki við eina løtu samtykkja altjóða sáttmálar og siga okkum vera burðardygd og so í næstu løtu á ongan hátt liva upp til tað so eg haldi at tað sum liggur á borðinum nú er ein pragmatiskt loysni millum tað at mann letur upp fyri at man kann skjóta grákast tað kann mann ikki í løtuni tann lógin e vur farin úr gildiso í løtuni kann mann slett ikki skjóta grákast mann letur upp fyri at bøndur kunnu fáa loyvi til at skjóta at grákast og teir kunnu eisini lata øðrum hetta loyvi men samstundis so vísir mann á at landsstýrismaðurin skal brúka hesi tingini sum mann áleggu sær sjálvum at telja upp soleiðis at vit í føroyum kunnu vísa at veiðan ella at skjótingin á grágás er burðardygg takkfyri
ja takk so fær brandur san
eina viðmerking ger sovæl ja takk fyri harra formaður øh eg fari sjálvandi at taka undir við hesum hesum málinum og tað er bara upp á grund av tí at eg vil gjarna hava at tað verður loyvi at skjóta grágast men eg má siga at eg erisjokeraður yvir hvussu lítið í meirilutin í vinnunevndini at yvirhøvur veit um hvat tað er fyri nakað skjóta fugl øh tað er skrivað her at skjótin kann kann skjóting fyri at styggja kann føra til nógva lanbsgogna fugl og tað er ikki savar við góða røkt av djórum altso tað at tú skjýtur fyri at styggja tá skjýtur tú beint um luftna visti tú rakar ein fugl tá so skalt tú vera heilt ófatiliga heldigur skjóting fyri at drepa tað er tað sum kann føra til lambsgoranar full tí at kanska tú rakar han ikki ordiliga so eg geg dugi meirilutin í nevndini hevur ommbard ikki havt hjá trupulleikanu
takk fyri
so er tað bjørt samelsen ja eg skilji væl at mann kann harslæra burturúr avsnar men tað er ikki heilt rætt sum brandur sandoy sigur tí tað hevur faktiskt verið soleiðis at fleiri hava skotið eftir fuglum bara fyri at skjóta eftir fuglum fyri at fáa tær vekk og fyri at gera at tær ikki koma aftur á velt lendi og kanska brandesandakann lesa onkra hoyringsskrivin sum eisini er til málið men men hetta verður bara undirstrikað og hetta er vanligt eisini aðrastaðni at mann ger tað at mann vísir á at vit tosa her um ikki at bara loyva at skjóta fyri at forskrekkja mæn t vit halda at mann skal drepa fuglin o eg kundi kanska lagt afturat eg haldi eisini mann skal eta hann tá ið mann
ja takk
so er tað ingilín didrisenstrøm takk fyri harra formaður ja eg vil gjarnatakka vinnunevndini fyri tað góða arbeiði sum eg haldi at tey hava gjørt við hesum uppskotinum sum kom frá landsstýrinum eg haldi at tað eru nakrar góðar broytingar sum eru í álitinum frá meirilutanum í vinnunevndini millum annað hetta við í ovara markinums verður gjørd tit at seta og at leggja arbeiði til annað stovn øh men tað eru nøkur ting við hesum her uppskotinum sum kom frá landsstýrinum sum eg haldi halta millum annað ta mensamtykti eitt uppskot um skiparafuglateljingar eg vildi ynskt at tað uppskotið kom fyrr taðn tað lógaruppskotið at fáa tað í fæsta fasta legu kom fyrr tí at vit høvdu eina lóg í tvey túsund og seytjan sum gav loyvi at skjóta grágás tá skuldu fuglateljingarnar vera við og eg haldi tað er óheppi at mann kemur við hesum uppskotinum áðrenn mann kemur við einum uppskoti til at skipa fuglaterjingar í lóg tí vildi eg hildið og haldi at framvegis at tað er best at mann vendi tí hinvegin soleiðis at s tingini a hanga saman tí tað hava vit viljað
síðan tvey túsund og seytjan takk fyri
ja so er tað bjørt saman samd gjørt tvá takk fyri ja eg kann gott vera samd við ynsluni dyristur treym í at nú og nú var tað longu í trettan at lógin fyrstu ferð kom í gildi og hon var fimm ár og so var hon sett aftur í gildi og so var hon farin úr gildi í fjør haldi eg eg haldi eisini at tað er óheppið at mann kanska ikki hevur lýst í samband við hetta málið lýst avbjóðingarnar neyvari bæði avbjóðingarnar hjá bóndinum men eisini hetta við at hetta uppskot frá landsstýrismum viðger grákásum men viðger ikki tað av talu av øðrumslag gáv gás eisini er vaks nógv og í veruleikanum er viðmerkjanin kanska eitt sindur merktar av at mann ikki hevur gjørt hetta her arbeiðið mann átti at gjørt fyri at hava nóg góða dokumentatión og so sloppu vit kanska eisini frá onkursvegna at at kjakast úti frá okkara privati vitanum at her hetta eiga tey sum seta lógar við økinum landsstýrismaðurin er jú landsstýrismaður bæði í náttúruverndarmálum og í landbúnaðarmálum so hann skal onkursvegna e taka av til til bæði so eg haldi at vit eiga at fáa landsstýrisfeikina at savna meira vitan og eg vænti at helgi abrahamsen nú hann hevur loyvarhaldið sær sjálvum at gera tað tann eisini fer at gera
ja takk fyri sora
bjarni hammersson fær orðið ger so væl ja takk fyri har formaður eg havi hesar viðmerkingar til hetta her uppskotið endamálið við uppskotinum er at verja grøðina tí gevur tað lítlan meining tí gevur tað lítlan meining um loyvið ikki verður givið at skjóta gás tá
endamálið við uppskotinum er at verja grøðina tí gera vit tað lítla meining um loyvið ikki verður givið at skjóta gás tá grasið stendur hetta er eitt vinnumál mál og tí er fatan um at endamálið átti at verið at verja grøiðina og ber tað ikki til at verja grøðina meðan hon er har so tenur so tenir hetta uppskotið ikki endamálinum hjá ser sjálvum nevndin er fingið upplýst at grásin ikki er í bønum tá hon bølir tá er tað ungfuglur ið ger skaða á veltlendi tí tenar teð ikki endamálinum um tað ikki verður møguligt at verja grøðina tá ið grasið stendur tí út frá teimum loyvunum sum verða givin so ver ikki lovað at skjóta tá ið gásin bølir sjálvandi skal mann ikiskjótaen á gási sum ger tað sum bølir men hon er ikki í grasinum tá í veltum bøi tá er hon uppi í í haganum og burtur frá tí veltabønum har sum fólk eru í føroyum eru fleiri sløg av villarigás tí vil hetta uppskotið vera ísøog avmarkað um tað einans umfatar grágas tað er alment kent og koma eisini fram undir viðgerðini á grágas bert er ein ein partur av gæsum sum gera skaða á velt lendi í føroyum skaða gera eisini eitt nú branngás íslandsgás ósahvítgás og aðrar heimild eigur tískil verða givið verða broytt til villgás í staðin fyri grágás men umsetingin her møtti ikki tað var møguligt at gera hesa her broytingina í hesum lógaruppskotinum vegna identitet á sandi er tað serliga brandgásum sum hevur fingið fastatøkur brandgásum nørist í fullari ferð og er til óbetaligan skaða á grøini í sandoynni tí er tað alstórum týdningi at loyvi verður givið at skjóta brandgás ið setir seg á velt lendi um ikki aðrastaðs so øllum førum í sandoynni tí har er tað túsundavís evscebrandgás sum ikki er heimahoyrandi í føroyum men er komin uttanífrá bundur sum hava stóran ampa og fíggjarliga tap av gásini hava frammanundan ríkiligt at takast við tí er tað fáur sum jakstrar gás av bønum til stuttleikar teir rana døgurðabara tíð sum kundi verið brúkt til dagligan rakstur men tað er neyðugt fyri at bjarga og verja grøðina tað er eisini eitt øðrvísi fíggjarligt sjónarmiði hesum sum okur ikki geva okum far um tað er tann beinleiðis stuðulin sum fer á landinum millum annað av tí skaðanum sum villgás ger á lendi í føroyum gásunfremur stóran skaða á lendi við at traðka eta bæði eplir grasirøtur og annað bóndur ella bøndur verða tí noyddur at keypa eykanøgdir av kostnaðarmiklum kunnstøði framleitt millum annað úr hollandi og onglandi av tí at gróðurin als ikki er líka góður sum hann kundi verið um gásin ikki var í bønum so má máar bøndur eisini keypa eykagras og hoyggj eisini framleitt uttanlanda nógvav gásini flýgur so víðari frá føroyum júst til hesi lond og so blívur hon skotin í teimum londunum hetta er ein serlig og samstundis keðilig ringrás sum frðaaferð endurtekur seg og talan er um milliónarvirðir sum fara fyri sjeyti í føroyum tað er umráðandi at bøndur lættari kunnu fáa hjálp til at styðgja gásina verandi loyvir øðrum ein í senn at koma inn á festini við loyvi frá landsstýrismanninum og frá bóndanum og her hevur veiðu og skjótifelag føroyar vísta á at teirra limir tað eru vandir skjóttar teir hava bæðir førleikan teir hava áhugan at hjálpa til og tílíkur skjóttar kunna eisini gera tað gera tað at tað minkar munandi um landsgotnan fugl har eiga landsstýrismann hygja upp á um halda se til ein kemur í senn eisini kanska ein hvønn dag men kanska ger tað eitt lítilsindir lættari at fáa tá villukastasløgini eru tald stovnsmetingar eru gjørdar eigur landsstýrismaurin at kanna møguleikarnar fyri burðardygari veiðu av vilgás í føroyum ein møgulig veiða og vilgás skal sjálvandi at regulerast við greiðum reglum og treytum við hámerki fyri hvat hvør einstøkur kann veiða og hvussu nógv kann takast úr stovninum krøv skulda setast til førleikara hjá veiðufólki teirra kunnleikara til ymisku fiskasløgini nei fuglasløgini og so vegis tað er umráðandi at okur á skilabestan hátt varðveita føroysku veiðumentanina sum við fleiri fleiri forðingum er í vanda fyri at doyggja út í føroym við hesum við hesum viðmerkingunum tekur minnilutin undir við málinum og melur løgtinginum til at samtykkja uppskotið tað sum er við mann kann siga kanska ella leggja afturat tað er tað er sjálvandi blivin eisini nógvr mótstandur av at mann ættanasta loyvir at skjóta gás í ein ávísan mun í grágás í hesum førunum men nakað sumann kanska gloymir tað er tað besta sum er hent fyri gása stovnum villkosastovnum í føroyum tey seinastu árini tað er tað at mann hevur givið loyvi atskótaás áðrenn loyvi var eitt skjótagás bøndur og tey sum hevði grøði tey lótu ikki bara at sinda til tá var tað heilt øðrvísi ein nógv størri og um meira umfatandi týðing tá fóru tey fólk avstað oftani nógv út í hagan og so breyti mann brotið øll tey egg mann kundi finna og kanska koyrdi tað ungarnir út yvir bakkanum sum mann kundi finna men tá mann fekk eitt amboð sum er á skjóta gás sum kemur setir seg niður á velt lendið fyri tað fyrsta er velt lendi sirka eitt prosent av velentunum í føroyum umframt at gásin skal seta iski á velt lendið áðrenn tú hevur loyvi at skjóta og sytman eitt skot og kanska tressar ein á gás ja men so fara allur ferð in hinari avstað øllumførðnum eina tíð havstøðan mælir frá havstøan mælir frá at veiða grágæas tí tað eru grundgevingin er at eg eru ongar stovnsmetingar havstovan er tann sami stovnurin sum eitt annaðstað tekur sær av tvey hundrað og tretivu fiskasløgum í føroyum og tað er bara gjørdar stovnsmetingar av seks fiskasløgum í føroyum upposjóvarfiskurin og tosk toskhýsi sami stovnur men mann kann veiga øll tvey hundrað og tretivu fiskasløgini sjálvandi eta munir á fugloy og fiski men meni men tað er eingin ivi um tað at sum eghaldi ingilín didegsen vísti á tað at at fuglateljingarnir sum eru eitt uppskot er samtykt tað burdi sjálvandi longu veri komið niðan kanska eisini áðrennhetta her uppskoti men tað er umráðandi at mann sleppur eisini at skjóta gráges eg haldi villgás sum setir seg á bøin tí hin gera óbøtaligan skaða eg hoyrdi um undir viðgerðini og eitt sindur áðrenn at brandgásin gjørdi altso at tað var eitt óteljandi talað brandgás í sandoynni so eg varð faktiskt veruð har suðuri g fór ein túr suður ringdi til onkran lokalan tað var heilt altso eg vildi næstan mælti løgtingsfólki at fara og hugt altso eg sá at so eg prøvaði nøgulunda at telja men tað vóru øllum før um flokkar av yvir túsund brandgásin í einum fylgi hon vek hon øðrust altso í altso við fuglari ferð tað er gott og tað er flott at síggja nakar gás flúgva runt men tað má vera sjálvandi tað má vera sum hann sigi hvat er forlitt og formeiið hettir altso hvat hvat hvussu nógv skal mann loyva áðrenn tað ger ómøtaligan skaða á grøini í føroyum so nógva grøði hava okur heldur ikki so eg vóni at landstýrismaðurin tekur hetta til sín kanska ger tað itt sindur lættari at sleppa framat og syrgi fyri at fuglateljingarnar koma niðan í tingi og ella fe framdar men eg la fetur framtar og fer víðka heimhildina soleiðis at umfataer eisini aðra gæsu serliga brandgásin sum ger henda her stóra skaðan og hon er sum sagt hon tyku ist nakað sum hoyrir til í føroyum hon er komin uttanífrá akkurát sum deparasmiðilin og skøra næstan kannmann siga men takk fyri hara formaður tað vór orðini
tað eru nakrar viðmerkingar ingilin strømur fyrsteg skilji øgiliga væl at mann hevur eitt ynski um at verja tað lendið og tað sum mann veltar tað skilji eg væl men vit hava havt ymisk uppskot um at skjóta á grákost síðani bjørt samuelsen segði síðani tvey túsund og trettan altso er tað nóg gott at mann í so nógv ár hevur sett sær fyri at kannanda stovnin at tað enn ikki er eydnast um mann stítist stendur her aftur við einum uppskoti har sum hjósavni og havstovan fuglafirðfelagi aftur vísir á vit hava einki tøl hvør koma tit niðan við sínum uppskotum aftur í átta ár hevur mann stiv sagt at áh vit skulu kanska fara at gera tað her men nú gera vit tað her allíkavæl tað er ikki nóg gott

ja takkfyri hara formaður nei eg púra samdur við ingilin didecsen strøm at tað er ikki gott nokk tí at g eisini komi fram hvørja ferð í nevndini at tað er ikki so nógv upp á seg at fáa framt hesarteljingarnar tað kostar ghaldi eg set trýss túsund um um árið í nøkur ár altso eg haldi at mann kundi næstan hekkað tað til nøkur túsund afturat og fingið framt hesar teljingarnar og visti tað er trupulleikin er kanska at tann stovnurin sum skal taka sær av teljingunum easað eittannastað heldur ikki verta tikið seg saman á gjørteljingarnar tað er kanska trupulleikin jamen so má mann flyta til onkran sum hevur áhuga í at fáa talt taltin á fuglum men tað er eingin ivi um at tað er gott at tað verður givið heimild til at fáa skotið esagesurnar sum seta hjá veltlendi og gera skaðar tí tit gera skaða mann sigur ein ein ei líli eitt eit gásapar við ungum ger sama vil eta tað sama sum rossa við fili og munurin munurin er bara á gásinum fer niður í jørðina og tekur
upp við takk fyri harra formaður
ja takk fyri harra formaður tað er gott at hoyra bjarna hammer tí at er tað nakar sum sær út til at hava skil fyri hesin her so er htað bjarni hammer hevur sett seg væl inni í tingini eg eri púra samdur við bjarna hammer í tí nógva sum hann førir fram serliga hefta her við bravnsgasinum at at tær eru eitt tar er eitt stórt problem serliga lokalt á sandi í dag tað eru fleiri fleiri túsund bravngas rundan etir un ty vatnini sum eru har og og í bønum sum sum er har men tá ið tað kemur til at skjóta til at veiða bravngas so má egin má egávara um at vit eiga at fara hóvliga fram tí at brandgas í mun til grágas eru nógv spakari tað vil siga at tú kann faktiskt gera tað ordiligin á stovnin og oyðan visti tú ikki visti tú ikki hava eitn makskt hal at halda teg
til sum tú kanst skjóta so bara tað viðmerkini
ja takk fyri harra formaður ja eg royndi at vísti ta í heilt stutt eisini í hesum her viðmerkingunum hennik old hevur ofta ført á fram at hava eitt hámark á øllum so so so eigi eg tað eitlanastað at bera til mann sigur eisini at mannlg par mampa høvurðs ikki at fara út tig skjóta seg trý hundrað grágás ella ella brandgás tað eigur at vera eitt mark fyri allan stovnin og eisini á mark fyri hvat hvør einstøkur kann taka úr stovninum avi er púra samdur tað má tað sjálvandi gerast tí ati tí ati ella kann tað sjálvandi vera eitt sindur keðiligt men men sum eg skilji so er og havi sæð so er tað ein heilt ómetalg
tei a stórur trupulleiki við brangas á samtyni takk fri ella sandoynni
takk fyri hararformaður so fær bjørt samelsen eina viðmerking ja takk fyri eg haldi sjálvdur ver hann øgiliga áhugaverd viðgerð av málinum og serliga tað at mann tá ið mann kemur niðan løgtingið við hesum her lógaruppskotinum at mann kanska ikki lýst avbjóðingarnar eitt sindur betri í mun til vit vita væl avbjóðigarnar eru stórar hjá bóndunum tað geva tað eisini vart við í í báðum pørtum av álitinum men til dømis hetta við hvørjum slag av grás gas tosa vit um lógin hevur heimilla bara grágáus og ikki at mann veig nakran annan ella skjýtur nakan annan fugl eg bjarni hammer ikki samdur í at landsstýrismaðurin átti veruligat farið inn í málið og fingið tað lýst altso hvussu kundi mann handhevja tað soleiðis at mann fer eftir tí miðvíst sum loysir trupulleikan hjá bøndunum um tað í brangás lutvíst á sandi um mann har skal vera varin við sum brand sandoyr vísir á at mann lætt kann ganga tí stovninum og nær tí at fuglurin er so spakur jamen sovorðni ting eiga at verða lýst betri soleiðis at mann kanninnrætta lóggávuna soleiðis at tú loysir trupulleikan og við sansin kundu vísa á
vit
afyri harra formaður nei jú eg púra samdur viðbjørt samelsen at at tað virkar sum um at at uppskotið er ikki lýst nóg gott tað virkar sum um at kanska mann hevur ikki snakkað við tey sum eru vara av til dømis krøini kanska ikki vara nóg gott av eisini yri gásini sjálvari soleiðis at mann fekk hvat er tey veruligu virðini sum fara fyri sjeyti altso tað hevu verið eg havi lisið fleiri fleiri ella ligur ikki í fleiri at lisð tríggjar kanningar nú um tað fóður virði gras virði sum fer fyri sjeyti av av gásuni meni men tað er kanska tann trupulleikin at mann leggur tað niðan grákasa tað er fínt nokk og so vónaði mann bara at tað er gott nokk í staðin fyri bara at spyrja seg ri spyrj mær seg fyrri seða men kunna vita stuttan tíð eina umsiting sum er so stór sum hendan eigur uttan at brúka nógva tíð upp á tair kundu hava fingið staðfest hvat er verulig hvat er verulig trupulleikin og hvat kan mann gera viðhann her í nú meðan støðan akkurát sum hon er nú í dag og so kan mann fara víðari við víðari tá ið teljingarog
agar er komin upp á pláss takk fyri framman
jóhannes joensen eina viðmerking takkfyri hara formaður ja ø hetta er ein avbjóðing hjá bøndunum púra greitt iseisini dámar weiaat vit vit hava brúk fyri at fáa eisini sleppa at gera tað men men uppskotið hjá okkum um fuglateljingar tað bygdi jú upp á tað at mann skuldi finna grundarlag undir hvussu vit kunnu fáa eina burðardrygga veiðu og fyri mann at fingið tey hagtølini so kann mann einki siga um hvussu nógv mann skal skjóta hvussu nógv mann skal ða og tað er ein stórur trupulleiki og tí eigur landstýrsmaðurin at fáa hesr hagtølin til vega áðrenn mann kemur við uppskotinum um veiða á ymiskum slag so tað er púra greitt at her má pengar setast av til til at telja fuglin og telja stovnarnar sum mann sleppur at veiða tað
hens takk fyri
altso eitt samt løgting hevur hevur fyri stuttari tíð síðan samtykt at at tað skulda gera fremja fuglatelingar innan fyri øll hesi sløgini og og eg vóni at landstýrismannin arbeiði við tí sum jóannes joensen vísir á og tað er nemmigat tann veiði mentanum sum okur noyðast at noyðast at royna at varðveita í føroyum eisini fyri vanligar føroyingar ikki bara fyri bóndur men men sjálvt um fuglarteljingarnar ikki eru komnar so er tað í lagi et má fára loyvi at skjótan nú tí at tað snýr seg um at verja grøðina sum kann fara fyri sjeyti og so einí partvíst ferð fyri sjeyti í dag
takk fyri formaður
altso í mun til teium er á borðinum tað er ein øgilig munur á men men nú eri eg við í hísum álitinum og og ókey umtað tí eg haldi eg kanska kundi mann ja ja lat tað fara men mann kann ikki bara vera í sjálvdráttað alla tíðina tað tí eg eri eg við men men lat tað lat tað vera men men hetta her við at hava teljingar tað er alt klagi mæn at hví skal tað vera vísindaligar teljingar kansn ikki bara vera teljingar okur skriva her tað tað vera vísindaligar teljingar og tú skalt melda tað inn altso svistu tað varða normalt at mann sigur her í tvey túsund og fjúrtan tað vórðu s tvey hundrað og seksogtrýss totnar og tvey túsund og og so tvey ár seittiri fýraogtjúgu og tvey túsn og seytjan níggjuogtretivu so skuldi mann sagt totalt friðing viss hesitølini vóru ætt tað minkað jú eg ekstremt altso bara upp á trý fýra ár men okur vita at tað hevur einki í veruleikan at gera og tí tí eg má komið til tað niður sto sum manná koma við hesum uppskotinum altso visti mann segði at mann hevði teljingar so kundi tað vera at tú fekk fólk a luttikið í eini teljing men tá tað kemur til vísaagar teljingar so so bakka fólk úti á hógavu hetta her havi eg ikki skilt fyri hetta er ikki nakað sum eg kan taka lut í tær sinnu tú tíggju fólk sum kunnu telja mun á at síggja mun á ein graggasu og og og einum trimum fýra ørum grakasi ella sløgarges kanska hita fimm fólk ella sjey sum duga at at at síggja munin á tí og og hetta er hetta er eitt sindur atso hetta er eitt sindur spesielt okur siga tað at vist sú til dømis hevði tannsum heð tyrlupalli skúvoy visti hand stóð fyri teljingina tú kundi melda inn til tann sum hevði tyrlupallin í skúvoy til dømis og hann hevði ábyrgd av av av at skriva niður teljingarnar visá porkerigera summ bigarí far ikki at ringja til til tjóðshavnið at melda inn at nú havi eg skotið eina graggás tað kundi aldrin funnið uppá ringja ta tjóðshavnið so sigur tú ja tú stendur í køl nummar fýra bíða við og so bíða ein hálvan tíma tá tú stendur køl nummar trý bíða við tá hevu taið longu skotið tíggju grakkis ta løtuna men men men men men altso tað hesi tingin eg meini við at tú ger ta til at vera ein vísindaliga ómøguliga uppgáva at telja nakar ges og so sigur mann ja men gásin er er bundin av bortnssáttmálanum hvør og víðu verður í føroyum í verður niðuri í bond og skriva undir eitt sáttmála og nei eg meini hetta hetta er altso hetta er ikki bara bara og so sigur mann a e dt við a avtalan hon sigur virkuliga hvat kann gerast við hvat er hetta við nakað mann mann mnn hevur funnið upp á hví hví hví kemur hatta fram eft her at at einlannrhvi verðið ein flogtúr niðuri í bonn og sagt at føroyingar tað er so fantastiskur tað skjóta ikki ein av nøkrum slagi ikki nakatíðng afstu hetta er púra fullkomiliga villingar sum liggja flúgva runt og og og og og siga hvar hvat hvør skal gera sum sum livað eina normalt lív púra normalt lív og okur hava í ánnur altso eg havi ikki verið nakað granskari men frá reti blokk fekk eg veit ikki us nógv árið í í trekk fekk eg ein ei blokk a fylla út sum okur skildu fast ímillum sketlandið við makreli og hendan vegin hvat mann sá av kvali eg veit ikki hussu oltani eg avliveraði til at tú roypti blokk um var sera takksom fyri at at mann fylti út hesa talvurnar yvir hvussu nógvar hvali mann sá og tað vóru í túsundavís a hvalið sum okur skrásettur meðan okur skildi ímillum her millum londini her o tað var ein øgiliga loysn við at senda ein blokk um umborð til skip og siga ger so væl varsignaður at skrivið niður tað gjørdu okur gleðiliga men tá tað kemur til vísiliga so blivi in at fólk á bakka ikki skil fyri hatta e best at halda ki vekk tí tú kansn koma um heilt illa terri við at koma upp í ovorðsovorða sovorðna merkiliga terjingar og tá haldi g tað h eg haldi at at at skal man fáa nakað skil og hetther sum má fólki í landinum vera við tey sum gera brúk av tí páskinningarhavaskotið skuðrðar og og í í túsundavís men ókey kanska ikki so nónv nú og og tað sama gradds í sumba og aðrastana men men tey skala ikki ringja til tjóðshavnið at siga tvita teg hvat nú havi eg akkurát flant fær nakrar hetta er farið burtur frá fólkini etr vísindaliga tvættlig fyri at siga tað pent nei nei eg vísendi eina fjas eta umskyldaformaði hetta eri ikki nakað vísandi at æflan at telja nakar krakist tað kann ikki bera til at tað skal vera vísádømi og tí má teir koma aftur til tað sum sum fólk vanlig fólk halda og fuglateljing er ikki nakar stórur altso rúmdar vitunskapir fuglateljing tí tú finnur nøkur fólk sum kenna munin á fugliy so kunnu tey telja fugl og ikki fáa tað til at blíva nakað heilt heilt ófatiliga vísindaløtu tað var bara tað sum eg helt at umframt tað so so hava okur gangað okur undir av av teimum fuglasløgunum sum eta alt og sum fáa frið í tí at at okur hava havt fólk inni í nevnduni sum siga at alt eru góðir fuglar altso eieingir fuglar eru óndur tað tað kanmann sjálvt blíva blíva samdur um men nakrir fuglar eta alt sum rekur fyri tess kræga tað sundur og og eta tað og soerð aski t gera ið tað og tað tað sum tað sum tapa tað er tann veit eg e parturin ogtí kravi eg altíð at haldi eg statvekk við at áðrenn fór nógv ár ganga so eigur mann at at fáa eina eina orning hvar ið fólk fáa loyvi at skjóta fjøruti hálvtrýss fuglar anta u lomju ella hvat er og tað er nokk til at liva betur av og ivaleyst tey sum ikki koyra pitsa blakað

fyrst er tað jóhannes joensen gersuvæl takk fyri formaður ja ovurt men eg hugsi eitt eg nevndi til ella viðgerðina um fuglateljingar tú hevur eina skipan til dømis við harewayge at tú hevur haran punkt um fo har tú har tú letur hagtølini inn til ein eina ein databassa har sum mann so kann rigistera sjálvur hvussu nógv mann hevur veitt tað er ein møguleiki so og tað er eisini aðrar møguleikar um tað skal vera til at fáa skipaðar fuglateljingar er tað soleiðis at fólk ikki kenna fugla skila fugloya men so má mann straffa fólk aðrastaðnisplan
til selju takk
ja takk harra formaður ja altso sjálvandi kann kann fólk áaltso pp vist taðat visti tú hevði roðkur pea fara hafini á s keið visti tú hevði nøkur skeivði haftini á við grakeu so sóu fólk mugna tæy so so kundu tey brúkt til tað men tasið eg meini við tað e tað at at tú visti tú hevði tann sum passaðr tillpallin í skúvi til dømis sum skrásetti so hevði ei summig ringt til hann o sagt við annveitst hvat og so fáa tær eitt prát báðir um heftir her at tat nú hava okur skotir naka gragker hvuss so ser út við við stovninum og hvussar úti við haganum og alt et her men men tað fært tú ikki vís til eitt annað skrásetingar av einum løgrum slagi tað tað er viktigt at mann fenk fólk við til at siga ókey hetta her fáa okur loyvi til vvisku er er í nøkurlunda niður á jørðini og og halda skil á ikki bara pomba niður alt sum
rigðu her
magnus ramus gekkso væl takk fyri harra formaður fyri nøkrum árum síðani kanska umleið tvey túsundog tíggju ella ellivu tá blívur borgarstjórar útnevndur til at verða erjar hjá ymiskum fuglasløg eg meini mortensen var verji hjá fullkubbanum og eg kann upplýsa at eg eri verri ikki at rágasneg eg eg var verji hjá graggastunu tey var borgarstjóri og tí eg kundi tað erið áhugavertí kundi tað verið áhugavert at vitaum m um tann sum er borgarstjórin nú úr runavar kommunum framvegis er verji hjá grókastuni men eer tað sum eg ikki odiliga minnist við tað um eg var bara í eitt ár men tað sum eg vil siga a tað er tað at at fyri taman er verri eg hjá grákasuni so haldi eg mnn skal brúkast sunna fornuft og tað er nógv til at grággas har um okkara leið
takk fyri
hennikold takk harra formaður ja visse magnus rasmussen er verji hjá grakalsi so gangur hon ein í ljósari tíð di tað kantað kann ikki sigast annan tí at eg trúgvi einki upp á agmagnus rasmussen liggur út á vindarnum og og og skjýtur eftir alt sum kemur forbí eg kom takkari ta á eg tá eg var smátrogur ein konavági búði niðuri við sjógvi tá fóru um vetur tað var serligur desembur í januar onkuntíð hoyrdi koku bav skot so plaffaði hon sær enn havgás úti ígjøgndum køksvindeygaði tað bar væl til oviðsrhanhevði skotið ein havgaðsútgjøndu køksvindegað í deag tað er blivið att ar hesum opstandilsiafur tað hevði eg ikki verið niðurlagt aftur tað aldrin verður niðurlagt aftur so nógv er verðin broytt í mun til tað at tú tveitir en a pitsu en í ovnina
nú
so er tað billjustinusen ja harra formaður tað var hug at hoyra hennik old og eg g havi eg havi havt inndtrivað av at javnaðarflokkurin er et nok so framkomin flokkur og usum byggi sín politikk á ja á vísind og á gransking og áupptgrundarlag men altso er hetta politikkurin hjá javnaðarflokkinum at at mann nú skal venda aftur til tað sum ja sum tann vanligi føroyigurin kanska heldur er hevði verið skilagott at gjørt er er tað tað sum hennik old líkasum
mælir okkum til
ja harra formaður eg haldi eg altíð at man skal hava eina vanliga fólk við tað haldi eg líkamikið um tað so eg ver graddeis ella tað er nakað annað so haldi eg at at mann skal hava ei vanliga fólk við bara ta talið at tú fyri átta árum síðani hevur skrásett tvey hundrað og níggjuogtretivu og so nøkur fá ár aftaná hevur skrá atir fýraogtjúgu tað sigur okum tað her er okkurt galið tað er ikki tað at grakast mær eru minkaðar men men men men fólkið er ikki er ikki við í í í systemin og tíer ta eg meini við at tú kanst fáa ein vanligan persón at ringja til og ikki ringja til ein nummar so svara tú e nummar fýra køini og tú kemur frá vælkomin aftur um eittíma ell at ári ella eitt annað tí har munurin er t er ikki tú hevr ikki vanlig fólk við í einum sovorðnum systemi ein innmeldingar systemi hvar tú ikki fer at práta um

so fær gersuvælja takk fyri harra formaður dámdi væl røðuna hjá hennrikold tað hetta her við at at vit meira eiga at vera í í egna hædd við við føroyingunum sjálvum og spyrja føroyingin sjálvan um hetta her hvat hhvussu mann standa til á økjunum og og kanska ikki altíð bara loypa beinanvegin eiftur teimum vísindaligu kanningunum og slá hetta her upp til a blíva nakað heilt stórt avanserað nakað sum skal granska stíð og hvat veit eg eg haldi at eg haldi at hendrikod var á á eini øgiliga góðari leið eg ætlaði ikkiat leingi at nókað um eitt orðaskifti sjálvandi koma ndi at taka undir við hesumhesum uppskotinum og og tí sum meirilutin ívinnunevndin kemur við men tá ið bjarni kárason nei bjarni hammer kom inn á hetta her við bravngásini so helt eg at eg skuldi fara upp og siga mínum hugsan um tað og og tað er júst so sum bjarni krason nei bjarni hammer sigur at í øllum førum í ávísum støðum í føroyum millum annað sandoynni hava er eitt øgiliga stórttilfeingi ella fuglamaingi av hesum sum eitur bramngas og tað er serliga rundan um tey vøtnini sum eru í sandoynni serliga rundan um eit vatn sum eiturgróthúsvatn har er træið rundan um tað vatnið og mær vitandi hava tey sum hava seyðir rundan um tað vatnið tey hava simpulten verið noydd at avtikið seyðini hesi seinastu árini tí at tað er simpulten ikki stráið eftir á á teimum træunum sum eru rundanum rundan um tað vatnið har er í túsundavís av avbrammkæs tá ið tá ið tá ið fuglurin er liðugur at reiðrast tá ið ungarnir eru komnir út og tað ger ein øgiligan skaða á tað lendið sum er rundanum mær og tagingin av teimum er eisini øgiliga masi so tað er tað er júst sum bjarni hammer sigur at vit hava vit eiga at fara inn á tað sporið kanska at umhugsa at loyva eini ávísari veiðu eftir brannkos men tann sum veit eitt sindur um hesi tingini við gás hann veit eisini tað at grágásið er øgiliga stigg og tað ber næstan ikki til at oyða tann stovnurin sum eitur meðan branngásin er heilt øgiliga spøk afturímóti tú kangangandí nær av teimum og vist tú skjýtur eftir teimum tú kann fáa eina men tær næstu tær hanga og sikuleraður uppi yvir rondunum af tær so tú kansn faktiskt fáa nógv ár visti tú visti tú hevur hug til tað tí er tað tí er tað nakað sum eg haldi bendir á at mann eigur eg haldi at mann eigur at loyva tí men mann eigur at avmarka talu og hetta her við at mann skal innraportera hvussu nógvar gæsi mann hevur skotið eg haldi tta er fjas tað var sið akranter tá vit snakkað um fuglar teljingar so snakkaðu ikki um hvussu nógvar hvussu nógvar vit hava skotið so s nakkaðu vit um hvussu nógvar eru livandi hvussu nógvar kunnu skjótast burturav eg haldi vit eiga at fara og gera teljingar har sum vit telja livandi gas ikki deyðagas eg dugi ikki at síggja meiningina við at telja deyðagas tað mann veg si akrant tí at tað koma so ongantíð a verpa aftur ø eg haldi at mann eigur at kunna í sama hátt sum ja sjálvandi nú er tað fríviligt hetta her við tí harteljingin gongur fyri seg í føroyum øh visti mann p á ein ellanna máta kundi havt eitt system sum líktist í tí tað sær út til at fungera nøkurlunda eg veit at tað er ikki øll sum veiða haru sum geva sítt upp til ta til tatil tann persónin sum situr fyri tí men tað eg eg haldi at hatta er ein øgiliga góður indokatorur á tí økinum so spurningurin er um tað heldur kundi verið í í einum stóvorðum høpi a at har sum mann sum hennikold sigur at mann ikki bangar upp á hurðina hjá hjá tjóðshavninum og skal standa í køð har teir tveir tímarnar tá ið tey svara telefonini kanska so tað var bara tað sum eg hevði at leggja afturat hesum eg haldi sjálvandi koma vit at taka undir við við hesum og annars blíva gaðskotnar óansaðn loyvi la ikki takk fyri

srðgrsætakk fyri harra formaður ja tað er ikki ætlanin hjá mær at leingja óv um hetta er orðaskifti sum hevur verið rættiliga vítt haldi eg gott mann kann loyva sær at siga men ja eg skilji væl ati bøndur sum velta tey vilja verja sína grøðu fyri hesum gassunum sum leggjast á greiðina tað skilji eg ordiliga ordiliga ordiliga væl tað sum eg ikki skilji tað er tað at vit síðan tvey túsund og trettan hava sagt at vit skulu hava fuglaterjingar áða vit aftur nú í tvey túsund og einogtjúgu standa og siga áh men kanska skulu vit hava nakrar fuglateljingar vissu hetta skal fara ígjøgnum eg haldi faktiskt ikki bara eg haldi ikki at tað er nóg gott eg haldi ikki tað er nóg gott at mann í átta ár hevur sagt vit skulu hava fuglateljingar man so ikki gjørt tar at mann ikki hevur loyst trupulleikan sum er vit nevndin hevur fingið upplýst at tað ikki kostar ella tað kostar trýss túsund krónur um árið at gera tað so eg skilji ikki at mann viðtekur fleiri ferðir at vit skulu gera hesar teljingarnar ikki gerteljingarnar men blívur við at at at sendahetta lógaruppskrotið ígjøgnum sjálvt um eg væl skilji hvat hetta lógaruppskotið skal føra við sær av at verja greiðina hjá bøndunum har haldi eg ikki at mann hevur verið nóg góður og eg haldi at hetta her uppskotið um skipaðarfuglateljingar skuldu koma áðrenn uppskotið um loyvi át skjótta grákas

og fara at bjørt saman sína eina viðmerkingja takk fyri nú vísa vit á at hesin skipaðuteljing kann ikki hava verið gjørdan men tað er í veruleikanum er ein skipateljing gjørd gjøgnum øll hesi árini men tað sum liggur í orðum vísindaligt tað er nettu upp at mann ger sama slag av teljing nakrar ferðir yvir nøkur ár so er tað at mann hevur nakað sammeta við sum at mann skal skaffa so illa tað er orðið vísindaligt men tað hevur verið so er tað at mann skal boða frá tað stendur í loyvinum sum mann fær til at skjóta grákast tá mann skal boða frá búnarstovuni frá og tann fráboðan fungerar ovburt ikki tí í sambært heimutølunum so verður tað skotið øgiliga fáa grákast nú upp av nøkur og tjúgu so onkursvegna ella at spyrja tingkvinnum ikki eisini handlar um at fáa skipanina at virka so so mann kann liggja her ein seriøsin grundarlagi at so geva loyvið at skjóta í tann mun tá kann bøta um trupulleikan hjá bóndinum samstundis sum mann tryggjar sær at mann ger tað burðardygg at seg ikki er so ræðil innviklað eðgjørt bara ein spurningur um at landsstýrisfólkini seta
petat system og fáa fáa tað gjørt sum mann ger tað ordiligt
ingilin strøm ja takk fyri viðmerkingina jú akkurát eg haldi at at tað her uppskotið ber brá av at mann ikki hevur gjørt so kanniga arbeiðið nóg væl tað vil siga at tá ið tað er komið at tað uppskotið sum er komið frá landsstýrinum ikki hevur tikið nóg gott atlit til hvussu hesar her teljingarnar ikki fungera og hvat er sum ikki fungerar hvussu tað skal skipast framyvir og hvussu tað skal leggast í fasta legu og so framvegis er eitt heldur ikki orðandi orðið vísindaligt og eg haldi at kanska at vit man raðist at so veit mann kanska ikki ordiliga hvat tað er sum liggur í
lítíð takk fyri har formaður
gold eg haldi ja takka fyri formaður men eg veit ikki nøkulunda hvat vísindini betýðir men men harfrá og so til at siga tað at telja fugl er nakað nakað stórur vitiskapur altso tað ber til at fáa vanlig podd nú finnur tú ikki tíggju fólk her her í umráðanini sum síggja mun á á dúgvi og ravni so at at ítmerkaði verkið hjá sigmund danielsen í nólsoy hann skrivar hana í sálvabókin ígjøgnum hótt hann sveiggjaði veðrastav tá vit varð løgdir skúgvi og ravni hann banagav ólivis hølis høgv hann varð greiddur so farligur hann yrkir í sálvarsligari kann so ógvusligur kann tað vera við ravni og skúgvi okur siga bara sita so deiligt tey eru so fitt at tað munnu okur frí at eta víðari og drepa so vilt undanungi tað er at finna hendan her balansan og at finna tey fólki sum hava skilferði tingum altso hon tíma
og ikki bara at at at siga
so er tað ingilínsnøvm gersovæl eg og hennigold kunnu ordiliga væl semjast um at náttúran hon er ógvuslig og hon er ikki tespilig í nógvum førum hso takk fyri takk fyri hasar upplesturin tað haldi eg kemur væl við hjá hjá nógvum tá ið tað kemur til vísindaligar fuglateljingar eitt er at telja fuglin eitt annað er at samanlíkna fuglin og at ella samanlíkna tølini og at greina tølini tað skal eisini gerast so tað er líkasum tað er ein fakligheit í hesum her óðansæð hvussu mann vendir og draga tí meni og og tað sum eg ikki skilji tað er at mann ikki hevur tikið sær um royggj og gjørt tað nú vit átta ár aftaná mann fyrstu ferðir setti het ta her í gildi og at mann skuldi hava teljingarnar ikki hevur nakella ikki

anns nstakfya hara formaður ja eg helt meg vera noyd an at taka orðið eg var sjálvur upprunin til uppskotið um fuglaseljingar og eg haldi sjálvur tað at tá ið mann snakkar um fugl so haldi eg ikki a tað tað er neyðugt at gera tað gjøldur burtur úr tí og at flenna eftir tí fuglur var her áðenn vit vóru og fuglar eru ein stórur partur av føroyum uttan fuglar vóru føroyar eitt øgiliga nógv fátækari stað at búgva eg hugsi tá it mann snakkar um fugla veiðu so haldi eg tað er fínt at mann at vit snakka um veiðu vit altíð verða á veiðu samfelag eg eri ein veiðumaður sjálvu tey havði sagt fleiri ferð men eg haldi bara tað at tá vit veiða so skal tað vera grundarlag fyri vat hvussu vit veiða og kvíveiða eg haldi grundarlagið í føroyum er ikki í lagi vit hava eingi hagtøl yvirhøvur aftur í tíðina hvussu nógv mann hevur veitt og nú snakka vit um gradgás eg meini lunda ov nógv annað sum eg havi sæð nógv av og hava veitt nógv sum púrt er burtur í dag tað er eieitt álvart mál í mínari ferð og at flenna eftir tí so haldi eg nógv onnur ting mann kundi flenta eftir eftir tí eg haldi ettað er álvarsligt og tí haldi eg at landsstýrismaðurin eina fara í gongd við at fáa hagtøl til vega at vit skipa teljingar eina øll fuglasøð í føroyum so vit hava eina burðardygga veiðu vit vita hvussu nógv vit kunnu veiga eisini á grátgás tí tí hetta her r r er ikki skemtiligt táið vit hugsa um at um um kanska um hundrað ár so eru nøkur latil í føroyum vit vita at fuglasløg er úti í føroyum gortfuglurin doyðiú og tað er øgiliga lætt at kuna hugsa sær at onnur fuglasløg eisini kunnu doyggja út vist sita ikki ansa eftir okkum og tá meini eg eisini tað at vissu vit skulu kunna veiða í framtíðini fugl so mugu vit eisini royna at finna útav hvussu vit kunnu vaksa um fuglamangin so vit kunnu veiga so vit hava ein stovna veiða av
takk fyri
ja bjørt samelsen eina viðmerking ja takk fyri eg haldi at onkur hevur eitt sindur lyndi til at skula vera eitt sindur makki og siga altso hetta er bara fjas við teljingum og so víðari sovíðari og eg haldi eg eri ógvuliga samd við johannes joensen lat okkum vera veiðr fólk lata okum halda fast um tað og verja tað lat okkum eisini vera við til at loysa avbjóðingarna hjá bøndunum men lat okkum samstundis gera taðitt sindur seviliserað tí tað eru altso bara nøkur fá tíggjuár síðan at gágásin bleivbleiv friðað tí hon var útey altso og tað er í mínari tíð eg var ung genta tá hetta er ikki í fyritíðini onkuntíð so lat okkum bara gera tingini ordiligt og tað liggur eisini eitt sindur av landsstýrisfólkunum og eg ætlaði atspyrja tingm
mann sjandur mær tí altso at brúka tey amboð sum eru og fáa hettar í fáa góða semju millum bøndurnar og millum tað at røkja stovnarnar væl og tryggja mann ikki gongur stovninum nær men at mann sjálvandi hevur lova at skjóta og helst fyri at eta í tann mun at stovnurin er væl fyri
ntakfyrihar fomaður ja púra samd við bjørt samuelsen vit mugu royna at fáa it grundarlag fyri hvussu vit veiga og hvussu vit gera eisini fyri at verja greina hjá bøngjunum hvussu kunnu vit fáa gradkastnar stygdar av økinum so tað ikki fara avstað við grøini tað er púra samd við tað má mann fáa fáa skil á men eg hugsi eg havi gingið so nógv út í náttúruni eg gangi so nógv úti í náttúruni og e wia eisini til dagligt eg skilji ikki at mann ikki hevur verið meira altso eg vil siga fyri hundrað og tvey hundrað o rý hundrað árum síðani varð mann meira hugsar mann meira um um fuglamangið og hvussu mann veiddi enn mann ger í dag tí fyrr tá hugsaði mana man skal ikki taka tann seinasta fuglin men í dag trúgvi eg at nógv veiði fólk vistu tey vistu tey sleppa
so skjóta tað seinasta so eg hugsi at vit mugu ansa eftir at vit hava hægthønn í lagi og har er landsstýrismaðurin hevur eina stóra ábyrgd ásnýsnu
nnilda harra formaður tað at eg ikki verið teljing tað er nokk etr só sum so ein tann fremsti fuglagranskarin í føroyum bergur olsen eg veit ikki hvussu nógv ár enn mansaldur í hvussu er hevur hann sitið úti í skúvoy og talt lundar og lomjar lundar og lomjar hann hevur og og tað hevur passað ófatiliga væl tá eð han her sagt hetta árið verður ringt ár el hetta árið verður eitt sindur frægari ár tú passar ófatiliga væl so tað passar ikki at mann ikki hevur betalt og og hilduð skilatíð men men finna fólk at finna fólk sum síggja mun á útensesni í gásaslagnum tað kanska klára trý ella fýra so helgi abrambsen kann gloyma vissi ann ikki fyri fólki úti í bygdini við at telja vist hann ikki færr fólki við í tí so er hetta burturspilt tíð burturspiltur pengar at snakka um at fáa nakrar einarar ekspertar tí ein ein stórur partur anar ikki hvat hvat slag er hvat er av tí tað er fólkið í landinum sum skal halda skil átí tey sum veiga tað serliga
har
jóhannes joensen takk fyri ja hvussu mann skipar teljingarnar tað tað skal ikki kunna siga hvat hvat hvat er besta at gera men eg hugsi at mann er noyddur at taka fólkið við og tey sum veiða tí at fáa tey at uppgeva veiðuna men eg veit tá tá man hevði fuglatenningar seinast tá tók mann fólk úr norra mein eg men tað máttu vit kunna leysa gjørt at at tiki fólk úr føroyum og finna fólk sum sum hava skil fyri fuglin eg kundi gott bjóða meg fram tað skuldi verið men eg hugsi at vit mugu vit p á einenannan máta taka hetta í álvara og royna at fara í gongd við at finna hagtøl og fáa hagtøl til vega so o vit fáa eina burðardygga veiðu eina fugl
tí tað ynski yvir alt í øllum førum takkfyrija takk so er ikki fleiri sum havt biða um orðið orðaskifti e r enda vit fara at atkvøða í smálinum og fyrst skulu vit atkvøða um eitt broytingaruppskot frá meirilutanum í nevndini um meirilutin er bjørt samuelsen jagum mikkelsen johandal beini johannesen hennergoald og bjarni kárasum petersen vit atkvøða nú um broytingaruppskotðja vit eru liðug at atkvøða málið samtykt við ella broytingar uppskot til samtykt við áttaogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari so skulu vit atkvøða einaferð afturat um málið soleiðis broytttað fara vit at gera nú ger so vælja vit eru liðug t at hva er fimmogtjúgu atkvøðu fyri ein ímóti tvær blankar so er málið samtykt við aðru viðgerð og fer soleiðis samtykt til triðju viggerð vit fara síðani víðari í skránni og koma nú til aðru viðgerð av løgtsmáln um hundrað og fimtan tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um miðlastuðul tað er miðlastuðulslógin og hvør biður um orðið tað verður fyrst djóni nolsø joensen
gersuvæltakk fyri harra formaður ja til viðgerð har í løgtinsmáli nummar hundrað og fimtan frá tvey túsund og tjúgu upskurløgtislóg um broyting ír løgslóg um miðlágsstuðul broyting til verkætlanarstuðul landsstýrismaðurin í uttanríkisog mentamáli jens arana hevur lagt málið fram fimta mars tvey túsund og einogtjúgu eftir fyrstu viðgerð sekstanda mars tvey túsund og einogtjúgu tað beint mentanarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi sætta og sjeynda apríl tvey túsund og einogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við føroysk miðlafólk norðlýsi dimmallættingsosialin vágaportalin portalin binhul thomsens journalimiðlostuðulsnevndina og lanstýrismannin í uttanríkisog mentamálum jenis a raðna undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta meirilutin djóni nols joensen johannes joensen beintaløv jacobsen og bjarni kárasum petersen hevur hesar viðmerkingar fjølmiðlar hava stóran týdning í einum fólkaræði tí er eisini umráðandi at miðlar hava góðar umstøður at virka í síðani tvey túsund og seytjan hava partar av føroyskum miðlunum fingið miðástuðul verandi lóggáva hevur lítið og meirilutin heldur ikki at verandi skipan hevur havt størri bata við sær á miðlaøkinum ein partur av stuðulunum hevur verið veittur í mun til rakstrarútreiðslur árið fyri at ein miðil hevur stórar rakstrarútreiðslur merkir ikki ne turvliga at miðlin eisini førir góðan samfelagsrelevantan ella kritiskan jounalistikk uppskotið hjá landstýrismanninum um at broyta miðlastuðulslógina hevur ávísar batar í mun til verandi skipan men eru eisini fleiri ivamál til dømis hvussu miðlar kunnu verja keldur tá søgt verður um miðlastuðul og hví skal ein nevnd gera av hvat er góður samfelagsliga relevantur sjonalistikkur hetta eru alt avgerðir ið dagliga verða tiknar á redaktiónunum hjá miðlunum at fólk kunnu søkja um stuðul til eina ávísa verkætlan kann vera gagnligd fyri fríyrkisfólk men hinvegin kann ein avleiðing vera at journalistar fáa ótrygg setanarviðurskifti at tey verða sett í starv í styttri tíðarskeið og harvið ikki hava møguleika at tryggja sær eina fasta inntøku harumframt er landið við til at dumpa lønina hjá jounalistum um ætlanin er at tvær nei tær tvær milliónirnar skulu røkka til fimm jouralistisk fulltíðarstørr sum heild tykjast als eingi ella bara faklig atlit at verða tikin tá uppskotið er blivið gjørt fyri bløðini kann uppskotið fáa ógvusligar fíggjarligar avleiðingar tey fáa verkætlanarstuðulin illa at sampakka við teirra virksemi sum eg hevur arbeiðað við aktualiteti og siga seg hvørki hava umsiting ella orku til at søkja fleiri ferðir um árið í staðin fyri at gera eina nýggja skipan beinanvegin eigur verandi skipan at verða endurskoðað hetta var eisini tað ið fleiri hoyringspartar mæltu til harumframt heldur meirilutin at játtanin til miðlastuðul eigur at verða hækkað upp í fýra milliónir krónur tí tvær milliónir muna ikki nógv um ætlanin er at lyfta støði í grannalondum okkara er púra vanligt við miðlástuðli og har verður nógv stuðlað tí eiga vit eisini herheima at hava nógv størri ambitiónir á miðløkinum enn tað sum fyriliggur í bæði verandi lóggávu og í hesum uppskoti fleiri av fleiri av hoyringspørtunum haldað eisini at ávísur miðlástuðul skal veitast somuleiðis hava fleiri hoyringspartar veóð framundir at brúk er fyri bæði einum rakstrarstuðuli og einum verkætlanarstuðli ella við øðrum orðum at verkætlanarstuðulin í hesum uppskoti eigur at koma afturat verandi stuðli við hesum viðmerkingum tekur meirilutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginu
gngan frá at samtykkja uppskotið nú er tað so at ætlaði at eggja at legja sidur afturat í mun til hetta uppskotið tað hava verið ógvuliga áhugverdar hoyringar í í nevndini og og tað er komið nógv fram og og sum tað eisini í upprunauppskotinum hjá landstýrismanninum stendur í samanumtøkuni so er tað eisini kans i man siga tað mann kann siga um sum er samanfatandi fyri tær hoyringarnar sum hava verið at í fyrstuni sóu e kanska eina eina hóma vit kanska eina semju fyri at kanska at kunna leggja hetta uppskotið afturat tíverandi men tað bleiv tað so ikki til hóast tað eisini samankann mann siga samanumtøkan av hoyringspørtunum mann kann siga at at leggur upp til at at at at ein ávísur miðlástuðul skal veitast og at fleiri róðu framundir at tað kundi blívi blivið lagt afturat tí sum er øso bleiv tað eisini tosað eitt sindur um hetta her við miðlástuðulsnevndini um at hon fær eina stóra uppgávu at loysa tað bleiv eisini kjakast aftur fram í í nevndina um tað og um um hoyringspørtunum og eisini bleiv tað eisini tosað um óhefni og og onnur ting sum sum sum viðkoma hesum hesum málinum samanumtikið so so men eisini tað sum eisini stendur í okkara áliti tað ert her við at tá ið vit hugsa um um miðlar so so og hvussu týdningarmikið tað er at hava góðar miðlar í føroyum og at vit kunnu hava álit á teimum so er tað týdningarmikið at vit lyfta tað upp á eitt hægri støði og og tí hevði tað kanska verið ynskiligt eisini eisini fyri framtíðina tað erikki allar súgskiftar bara við hesum also tað er at mann kann hava mál um at mann til dømis hækkar hækkarstuðulin líkasum man ger aðrastaðni tí fyri at fáa og so seta nøkur krøv og og ikki minst eisini eftirmetar tað so hvørt tí at tað gongur eitt sindur aftur í hesum her at tað saknar ella hoyringarnir hava víst at tað veruliga at at fleiri partar hava saknar at kanska at tað verandi lóg sum eisini hevði síni lítið ella hevur síni líti hevði verið eftirmett og hvussu kundu vit so saman saman við politiska landslagið og saman við miðlalandsskapinum fingið komið nærri einum har har øll líkasum sóu seg kendu seg afturí og kundu kundu liva við so mene tað er so nakað sum kanska landstýrismaðurin fer arbeiða víðari við tað tað tað tað vónaði vit í hvussusfur og og tá høvdu vit í javnaðarflokkinum tikið undir við vistu tað líkasum hetta her komað afturat hetta her sum vit tosað um tí raksturin er tungur hjá nógvum og bæði privatum og ja og og serliga privatum miðlunum og ati tí hevði tað verið høvdu vit tikið undir við tí vistu vist tað bleiv hettahetta her uppskotið kom sum hevur nógv góð ting í sær sum kundi verið avgjørt komið afturat so tað skal bara vera míni fyrstu orð í hesum málinum takk fyri frú forhvin
takk her vóru nakrar viðmerkingar ruth vang ger so væl takk fyri ja eg má siga eg haldi at tað sýnist at ganga skeivan veg við hesum uppskotinum altso so sum eg skilji tað so verður tað útinnandi valda sum í kunngerð setir treytir til hvat í innihaldi skal vera í virkseminum hjá teimum miðum sum fáa ágóðan av miðastulinum er er tað rætt skilt fyrr var tað soleiðis at miðlarnir vóru nei vóru fjórða statsvaldi meðan nú sýnist tað sum um at mann undirliggir miðlunum innihaldsmessiga tí útinnandi valdinum fyri at fáa fíggjarligan
oe
ja øtakk fyri viðmerkingina ruttvang tað er soleiðisnar at tað hevur eisini verið nakað av tí sum hevur verið su ma siga róð framundir í nevndarviðgerðini hetta her við hvussu hvørjar treytir og tað hvørjar treytir skulu fylgja við fyri at fáa hendan stuðulin verkætlalasstuðulin og har hevur landsstýrismaðurin eina arbeitt við eina kunngerð sum hann har hann setir treytirnar í fyri at fáa hendan verkætlansstuðulin og nevndin bleiv eisini upplýst nøkur av teimum tingunum og og tað haldi eg tað kann lansstýrismaðuin eisini útdýpað tá ið hann kemur á her og og men men men tað eru tað eru ávísar treytir sum skulu við og har er tað eisini soleiðisnar at teir verandi sum missa nokk so nógv teir miðlarnir sum missa í hesum nokfitt av peningi hava møguleikan at sum minnilutin eisini í teirra uppskoti sigur kunnu søkja í hesum verkætlaninr og stuðulnum og og har er tað so ein nakrir ein kunngerð sum sum lanssýrismaðurin kemur
við sum skal útdýpa tað takk fyri frú forkvinaja
ja takk fyri tað er púra ræst sum tað verður sagt í sambandi viðvit høvdu eisini umiðlastuðulsnevndina inni í nevndina í mentanarnevndini og tosað eitt sindur við við tey um akkurá tann partin hvussu tú metur um hessa verkætlanirnar og har var tað púra greitt at tey tey søgdu púra greitt at sum tað eru í dag so koma tey hella seg til tær kunngerðirnar sum koma at vera til lógina og líka sum út frá tí og tí er tað kanska eisini nokk so ovavert í hesum tað er tað hvat koma tær kunngerðirnar at at siga og síðani vísta tey eisini á hvussu er sambandi við sambandi við bløðini at tað var ikki sami kostnaðurin at bera bløðini út sum at bera eina útbering út ella eitt eitt reklamublað út og tað er kanska eitt sindur sindur løgið tí at visti eg soveiðis nari at tað stuðulin fer til verða uppetin í í íí teimum gjøldunum so er tað faktiskt eitt sindur eitt sindur órættvíst

ja takk jóni nolsø joensen gersætakk fyri frú forkvina og takk fyri viðmerkingina jenis agariasen ja tað tað vísti seg eisini undir viðgerðini atnættum miðlastulusnevndin tá tey blivu spurd um heta her hvussu hvussu tey fóru at grýpa et her ann og og og og og lýsa ella umsóknir ella gjøgnumganga upbóknar so so vóru tey eitt sindurtey vistu ikki upp á teirar vuð týspunkt tí at tey ikki høvdu fingið innlit í í av góðum grundum eisini í í hesar kunngerðina sum landsýrsmaðurin kemur við tá ið tá iðhetta málið fer ígjøgnum ø og og tí fer tað eisini at at blíva ella allir partar fara líkasum blíva klókar upp á tað hvussu tað líkasum skal gerast í praksis tá tá ið hesar umsókninar komu inn og og vit haldi eg haldi í nevndini fingu eina góða fatan av at høvdu líkasum tí tað vóru nakar ivamál áðrenn miðlasøvuðsnevndin kom inn og tá ið hon greiddi so væl frá hvussu teirra arbeiði var so so haldi eg vit vóru øvæl klókari aftaná at
tann hoyringspartin hevði verið inni takk fyri fyri forskuna ja
takk beint at løga jacobsen ger sovæl frú forkvinna ja júst heta her við ábyrgdini hjá miðlunum og hett her við sman siga góðskuni tað hevur øiliga stóran týdning og tað er eisini tí at viti umboðin hjá javnaðarflokkinum og tjóðveldinum og framsókn í mentanarnevndini mæla til nevnjahani at hendan her upphæddin sum er tvær milliónir at hon oyr at verð at hækkað til fýra tí tú fært ikki kvalitetsshjornapistikk fyri tvær milliónir og tí er púra samd tá ið røðarin tosar um hetta her við at tað er øgiliga umráðandi at at tað fakliga eisini er í lagi og tann ábyrgdin sum liggur
frá fjølmiðlum takk fyri frú forkvinna ja takk djón
nósi johannesen ger so væltú skalt náa takk fyri viðmerkingina beinta løgu ja eisini nógv av tí sum sum kom fram undir viðgerðini var eitt her við at ein vansi og sum eisini stendur at fleiri heimspartar vóru millum annað føroyararar arbeiðsgevarfelag eitt her við at at kanska at summir redaktiónir vóru kanska noyddar at at siga góðum starvsfólkum upp sum eru útbúgvin og at kanska fólk sum ikki sum eru ófaglærd kanska skulu meira upp á banan og tað ger so tað kanska at støðið lækkar men men vónandi verður tað ikki so vónandi kunnu teir miðlarnir sum sum standa til at missa her kunnu kanska fáa meir úr verkætlanunum og søkja eftir tí men eg púra samd við beint løgu at at at vit skulu vit skulu at ikki bara líka mikið hvør hvør tekur sær av tí journalistiska tað skulu vera útbýndir journalistar sum eiga eina eina virðiliga løn sum eiga at halda støðið á tí so høgt uppi sum
túr høvur gjørligt fyri allar føroyingar takk fyri frú forkvina ja takk næstur at røða er beinir johannesen
takk fyri frú forkvina eg skal lesa álitið hjá minnilutanum upp minnilutin beini johannesen heðensacah jeensen og edva jacobsen hevur hesar viðmerkingar fjølmiðlar hava stóran týdning í samfelagnum í dag hava vit ein stóran almennan poplikcvágsstovn men eisini størri og smærru privatu miðlar ið hava sín týdning bæði til at upplýsa fólk men eisini at koma við fjølbroytni í miðla landslagnum tí er tað týdningarmikið at vit við hesi lóg royna at halda fastligu ta fjølbroytni ið eru í miðlunum í dag undir viðgerðini hevur upphæddin til henda sovur fleiri ferð verið uppi og vent upphæddin er lítil í mun til hvat verður sett av til stuðulsskipanir til miðlar í grannalondunu okkara minnilutin metir at hesin spurningur átti at verið reistir samstundis sum spurningurin um endurskoðan av pobblekssørvissátnmála verður viðgjørdur samgonguskjalið leggur upp til eina eftirmeting av skipanini og er landsstýrismaðurin komin við hesum uppskoti uppskotið leggur upp til at allur stuðulin so nakað nýtt verður latin til verkætlanir minnilutin metir hetta verða eina ov stóra broyting í mun til verandi skipan sum kann ka partar av vinnuni meint og tí mæla vit til at broyta uppskotið soleiðis at hálvfjerðs prosent verður latin verkætlanin meðan tretivi prosent fara til rakstrarútreiðslur tavil siga tveir triðingar til verkætlanir og ein triðingur tir rakstrarútreiðslur harum eisini mælir minilutin til at lógarbroytingin fær gildi fyrsta januar tjúgu tveyogtjúgu og ikki dagin eftir at hon er kunngjørd vit eru komin væl ávegis inn í árið og verður tað knøkt tí at hava tvey umsóknarumfør bæði fyri umsøkjarar og fyrisiting eisini verður mett at tað er óheppið at tílíkar broytingar verða gjørdar mitt í einum roknskaparári og tí seta vit í miðlotanum fram tvey broytingaruppskot sum eg havi greitt frá her fyrst tað at mann býtur stun upp í mann sigur tað at hálvfjerð prosent fjørui verkætlanir og tretivuproset rakstrarútreiðslur og samstundisum tað at mann setir lógini e gildi fyrsta januar tjúgu tveyogtjúgu bæði tað at tað kann vera øíiliga knapt hjá nógvum av hesum sum kanska ætlar sær at søkja verkætlanir um atfara í gongd við at søkja og og so framvegis eisini hjá fyrisitingog nevnd og annað at líkasum at taka og viðgerðaala alla hesar umsóknirnarmen nú tá ið vit hava tosað eitt sindur um sjálva upphæddina so hava vit eisini so gev tað eisini tíð til at mann kann hyggja at landstýrsmaðurin hevur verið frammi um at mann ætlar at endurskoðað mann skal til at fornýggja pollescørvssáttmálan og at mann kanska sær onkrar broytingar har og haldi eg eisini at í tí samansamanhangin kannisen hyggja at hesm og eisini upphæddin tí at altso eg haldi at eg veit ikki um ein sovorðn stuðulsupphædd hevur fingið seg so nógva umrøðu úti í miðlunum og kjakinum sum henda her og og nær kanska í galsayarum tvær milliónir bara og í mun til hvat alt annað er so og og eisini serli ljósini av vit hava almenna popisørstovn sum liggur upp móti fýrs milliónum so haldi g eg gottat mann kundi hugt at upphæddini og kanska hækkana eg skal so ikki lova nakað vegna samgonguna her beint men men g eg haldi at tað hevði verið sjálvsagt at mann hugt at tí og eisini nettupp fyri at halda fast við ta fjølbroytni sum er í miðlunum í dag tí at vit hava vit hava sanniliga brúk fyri hesum privatu miðlunum haldi eg sjálvur og mann hevði sæð hvat hvussu stórt fjølbroytni er bæði tá ið hoyringskrinvar skrivaði og eisini tá i vit havt hoyringar inni har mann heg sæð hvat fyri hugsanir tey hava bæði viðvíkjandi skipanina tey eri øgiliga ósamd um hvussu ein sovorðnin skipan burdi verið rikin men eisini tað atat teysíggja øgiliga ymiskt uppá hvussu mann skal føra miðlar og sofornviðis meni alt í alt so haldi eg at hesar broytingar vit vóna at tað hvørtsfalt ger mun og at ja og eg skal tað enda við at vit siga so eisini viðmerkinum at vit vilja mata mæla løgtinginum til at samtykkja hetta uppskotið
og hesar broytingarnar takk fyri ja takk her vóru nakrar
viðmerkingar beintav løgu jacobsen ger so væl ja takk fyri frú forkvinna nú nevndi beini johannesen okkurt um poplikssørvágssáttmánnan hatta havr er so ikki ordligat hoyrt fyr aer hugsandi hjá samgonguni at samanfinna popplikssørvágssáttmánnan hjá tí almenna kringvarpinum við teir privatu miðlarnir nú veit ikki um røðarin fær at svara upp á tað men um ikki er so er tað í slagi men eg hugsaði at spyrja at beini johannesen hetta her við upphæddin er tvær milliónir tað verður býtt hálvfjerðs tretivu a tretivuferðr til rakstir og hálvfjerðs til at søkja um stuðul so g hugsaði at spyrja beinja johannesen hvørjar avleiðingar hetta kann fáa fyri starvsfólkahópin hjá hjá privatum
miðlunum takk fyri frú forkvinna
ja takk beinir johannesen gersovæaltso tá mann tosar um in enskarposørvsátman so hevur landssýrismaðurin sjálvandi verið frammi um tað at tann verandi eg haldi hann er gingin út ella skal ganga út nú og so færhann av leingi hann ella gera nýggjan og sjálvandi mann kann hugsa sær at gera forskeligar broytingar aðrar altso til dømis tað at mann kanska útlisterað meir úr kringvarpinum til aðrar til onnur at taka sær av meneisini tað at mann kansa hevði sæð aðrastaðni til dømis danmark at mann har mást tú tikið kanska lesentpengar og deilta eisini yvir til miðlastolu og so framvegis so tað kundi verið ein møguleiki sum eg bara nevni her beint men akkurát hvussu hetta fer at ávirka so áðrenn var tað so sær í upprunauppskotini var tað hundrað prosent verkætlanstuðul og tá var tað jú soleiði sær at fyri miðlarnir har var tað so sær at tey sum sum lungu treytirnar fyri at fáa burtur av hesum her eingin var tryggjaður at fáa nakað som hest men hin vegin so kundi onkur eisini fáa alt men við hesar her broytingini er so er tað jú at tretivup osent ferð til rakstir og er tað jú tey sum blúka treytirnar sum kundu fáa burtur av
hetta fyri ja takk
so er tað góðni nólsoyohansen gert so vælja takk fyri frá forkvinna ja sum minnlutin eisini í mentannevndini er komin til so var tað eisini tað sum kom fram undir hoyringunum ella eftir at tað var nokk so nógv ella nokk so breið semja um at hetta her var ikki ordiliga akkurát tann rætti mátin at fara og tí er tí er tað og tí var tað eisini gott at nevndarviðgerðin vísti tað at hvat skal eg siga millum komu til tað at at at men allíkavæl heldur er lívsindi fast við viðviðjiverandi skipan tí at eg trúgvi tað í framtíðini eisini nú tá vit kjakast ella kjaki eg fram um um nýggjan publiksørvistáttmála at vit hava ein fyri at fáa fjølbroytni í at vit hava bæði teir privatu sum kunnu bjóða seg fram og og ein sterkan eisini haldi eg eitt sterk kringvarp við við sterkum journalistum í eina journalistiskum umhvørvi men hetta er sum eisini kom fram undir hoyringunum eg hugsi bara at hoyra hvat beinur heldur um tað at her er johannesen um tað at vit skulu lyfta støðið og fáa eitt sindur

ja takk beinir johannusen ger sovælja altso eg haldi at tað eru øgiliga týdningarmikið mann heldur fast í mjølbroyttini sum er í her og vit hava bæði kanska landsdekkandi smærri miðlar og eisini lokalar og og eisini øgiliga ymiskt hvat hesir privatu miðlarnir leggja dent á hesum tíðindaflutningi og eg haldi tað eru øgiliga týdningarmikið mann heldur fast í tíð og eisini tað at tær teir kunnu eisin vera eitt mótspæl ímóti tí almenna men altso eg havi thav gjørt so onkra broyting men hetta er í høvuðsetinum enn ein verkætlanarstuðul sum mann mælir til og so er tað hetta her vegjáttanini og tað so haldi eg at sum sagt at mann burdi tikið tað upp tá ið mann fer í gongd við poppsørasáttmála og annað at hyggja at tí og tað verður so kanska í helst at mann ger tað

so er tað heðinscariasen gersæja takk fyri nú kom beinir ohannesen inn á hetta her í sambandi viðtær broytingarnar sum vit hava gjørt í sambandi við upprunauppskotið o tað er púra rætt at vit hava viðmælir hvussu til at halda fast við at tretivu prosent av tí sum er fer til rakstur og hálvfjerðs prosent til til verkætlanir men eri faktiskt púra vit eru faktskt púra samdir eisini í í nevndini eisini minnilutin í tí ati tað er viktigt at hava privatar miðlar og at vit eisini fara at prøva at arbeiða fyri at fáa hasa upphæddina kanskal broytta til til komandi ár hvussu tað fer at gangast tað kemur so bara tíðina at vísa men mentað sum beinir jo hansen vísir á hvussu hvussu umráðandi tað er tað eri eg faktiskt púra samdur í og at vit eisini fara at gera nakað fyri at fáa hasi tingini
takk fyri
ja takk beinir johannesen ja altso tað er hendan broytingin við gjørdi eisini í mun til hesi her tretivuprosentini so eru tað kanska eisini nógvir smærri miðlar sum ella teir smærru sum líkasum løgdu dent á tað at tey kanska ikki høvdu orku til attey havga
kanska eitt tvey fólk a redaktiónum og tey framleiðu tíðindiri hvønn dag og og hava ov mikið við tí at tað er kanska ikki orku til at fara at leggja seg yvir at at framleiða verkætlanina alla tíðina og er tað sjálvandi kanska ein bæði í so máta men eisini fyri kanska nýggir spurirar í hesi vinnuni a tey eisini kanska ikki eru heilt aftur úrsild tá tað kemur til at fáa lut av hesum her so og ja upphæddin tað haldi eg eisini mann burdi hugt eftir takk fyri
ja takk so er tað edva jakobsen ger so væl takk fyri frá forkvinnuna eg havi tugt ov nógv eftir bæði verandi skipan og so teir tankarnir sum eru vit í nýggj skipanini og sum broytingin sigur so vildu vit ikki sleppa heilt tí prinsipinum sum er men vit hava báðir partar opnir og tað tosar eisini um í sambandi við tað at vit ikki seta handa gildu fyri stagan vóru tveyogtjúgu at vit eisini fáa møguleika fyri at taka tað upp í samband við tann samlaða miðlapakkan í føroyum hvussu sær hann út hvat fyri rúm hava tí tað vísir seg at at vegst tú hyggur eftir londrunum um okkum so er tað so svarað tað til nøkulunda tað dupult at kanska eg var so neyðugt við so tað er glutfallið hvat fer í tili privata miðlar eitt nú eitt nú niðri og og tað er tann tann tankin vit høvdu við tí fyri ikki at sleppa sleppa tíð og og so hyggja eftir um um tann møgulis kundi vera eitt sindur eitt sindur størri upp at hvussu fordeilingin kundi verið tá mann fer at líka sum endurskoða alt økið

ja takk beinir johannesenja tað vórðu eisini í nevndini vísti á tað at í mun til grannalondini hjá okkum so so eru vit perrja íbúgva mamn siga soleiðis so ímiðalmsstunnilin nakað lægri og atmum mann tók okkurt land sum dømi so áttu føroyingar skuldu vera á sama støði so átti tað verið kanska eini knappfýra miliónir ella harum so atum mann hugdi eftir hesum her og líkasum fekk tað viðgjørt tá ið heyst tá vit fara ella seinni tá vit fara at líkasum at endskoða ella hyggja at øllum kanska tí stóra partinum so haldi eg atmann burdi tikiðhefta heri við tí at ja tvær milliónir tað er lítið í mun til tað kanska knappfurs sum verða eisini til ein til tað almenna
pollsørostovunu ja takk fyri
jaa jantakk fyrifrú forkvinna e eg siti og spekulera eitt sindur upp á altso nú tekur mann eitt uppskot sum øgiliga fá egentiliga at taka undir við sum so tað eri ikki ordiliga nakar partur sum er nøgdur og eingin partur av politisku skipani nøgdir eingin í miðlalandslagnum er nøgdur meni og sum bein johannesen sigur so snýr heta seg um tvær milliónir sum í forvegin er rættiliga lítið og nú ætlar mann at býta tað upp í eyvnus smærri partar hví velur mann at pressa ettaer ígjøgnum nú í staðin fyri at kanska bara taka uppskotið aftur og so taka alt frá byrjanina av og syrgja fyri at tað verður gjørt frá røttum enda tí at mítt inndrúk er frá bæði frá miðjunum av og frá politisku myndugleikunum av so tykist hetta verða gjørt nokk so ófyrireika og og
á tí skeiva endanum takk fyri frú forkvina
hannesenja fyrst ofremst so et nakað man er hvørtsfrælt nakað som lanssýrikmaður lagt fram o sum hannhevur verið samdur um at mann skul ígjøgnumføra og vit halda so fast í sjálvt um vit hava nakrar broytingar fast í at tað er í høvuðsheitum einverkætlaninar stuðul men eg má hoyrir eisini í mun til verandi skipan at tað er nógv í iðlan sum heldur iki haldir ikki heldur t hon er nóg góð ella ella at hon tæni sín endamáli a og eg veit ikki aso um eg skal siga mína meining so veit eg ikki um tað er akkurát hendan her skipan sum ger tað vit fáa ikki munar betri sjónalistikk her á landi um tað er hetta her sum verur avgerandi fyri tí ella ikki so men jú sum sagt so haldi eg at jú tað er nakað sum vit hava verið samd um at vit leggja eftr um til høvuðshoynini til ein verkætlanarstuðul so og tað at ja vegandi skipan hon hevur hvøra helsd ikki sínar stórir kjeppar
takk fyri ja takk so er tað beint
gsja takk fyri frú forkvinna ja frú forkvinna til viðgerðar er uppskot í broyting í løgslóg um miðlástuðul í fólkaræðinnum har tosa vit um trý být av valdinum tað lóggevandi tað út í navn tí hetta dømandi og so tosa vit eisini um tað fjórðastatsvaldið sum er miðlarnir og latmeg bara siga beinanvegin at eg haldi tað fjórða startsvaldið í føroyum er sera veikt og tekk onnur ymsar orsøkir til tað tað kunnu vera vánaligar arbeiðsumstøður og fá við fakligum førleikunum men eisini vantandi virðing fyri fakinum bæði sum jornalistur sum fotografir ella fjølmiðlafólk sum heild viðverandi hendan verandi skipanin við miðlastuðuli eg haldi ikki at hon hevur bøtt um støðið tað má eg bara siga smær men eg ivist í um uppskotið hjá landsstýrismanninum nú um tað fer ati bøta so egiliga nógv um støði hóast eg haldi batar eru tað skal sigast í mun til ta verandi skipanina so ivist eg í um hetta uppskotið sum tað sær út nú fer ati bøta um støðið tvær milliónir er ikki nógv at gera miðlarfyri ella framleiða miðlatilfar tí at tað er kann vera rættiligani kostnaðarmikið ogtað er øgiliga týðarkrevjandi eisini um tú skalt hava kvalitet atat hava ella fáa sigur sjórnapistykk og tað atonkur hevur verið framyvir sagt hetta her hesar her tvær milliónirnar at tær skuldu geva eini fimm størv altso tað haldi eg er at dumpa lønina hjá miðlafólkum tað haldi eg ikki ordiligani at tað kann vera rætt at tað almenna við løgtinginum á odda gongur gongur við til at dumpa lønina altso so frætt að virðing m a tað vera fyri fakinum og fyri fólki og vit mugu eisini bara viðganga tað at kvalitetir tað tað kostar eisini tá tað snýr seg um sjónarpstikk øtí haldi eg at um so er at politiska skipanin ætlar sær at hava betri miðlar so eiga vit at gera eitt betri arbeitt uppskot har vit taka miðlar og fakfólk við og vísa at vit meina tað í álvara men hinvegin altso um so er at vit skulu brúka pening hjá skattgjaldaranum til at fáa betri miðlar so mugu vit eisini seta krøv altso vit mugu seta krøv bæði til okkum her í politisku skipanini at vit vita hvat tað er ið vit ætla okkum og ikki minst at vit duga at hava armbslognarprinsippi men vit mugu eisini seta krøv til miðlarnar soleiðis at vit saman røkka málinum at fáa betri miðlar og harvið eitt styrt fólkaræði frú forkvinna vit skulu ikki gloyma at miðlar kunnu hava ómetaliga stórar ávirkan onkur kalla tað vald í samfelagnum og tað kann standa skaði av tí um fólk sum arbeiða í fjølmiðlunum ikki hava teir fakligu førleikarnar og tí ikki vita hvat tað er tey gera tað kann hava avleiðingar bæði fyri fólk fyri fyritøkur og fyri alt møguligt annað so tí má eg siga at um so er at vit ætla okkum betri miðlar so mugu vit í politisku skipanini eisini vísa tað í verki og tað kunnu vit gera millum annað við at seta hægri krøv til fakligar førleikar hjá teimum sum arbeiða í fjølmiðlunum og lat meg eggja afturat at tað er galdandi bæði tá ið tað ræður um privatar miðlar men eisini tá ið tað ræður um tað almenna

okur viðmerking gjóni nólsoy joensen ger so væl ja takk fyri frá fólkvinnu ja ein sera góð røða frá beint løvi sum lýsir tað journalistiska eisini økið og hvørji vandar og enntá brúkar beint løvi so sterk orð sum at tað kann vera skaðiligt vispið ikki hvat skal mann siga grípa tað rætt an og ein journalistur sum fer út og dekkar eitt mál tí nú havi eg ikki líka stórt innlit í tað journalistiska umhvørviset sum beinta hevur løgu hevur men ofta sakni eg bara tað at her við at tá tú lýsir eitt mál at tú ikki bara frá eini ella tveimum persónum men kanska frá triðju og fjórða persónum eisini sær inn á hetta sama máliða og tíði eisini sum vit nevna í okkara áliti at tað er tað týdningarmikið at vit halda fast at tað ikki má ganga í dvivu tey so journalistiska at fleiri ella at journalistar blíva uppsagdur uppá sínum men at vit vit heldur eiga at at og mugu hava tað og hyggja alla tíðina at at styrkja um tað og at so vit fáa tað á so høgum støði
no í føroyum su e hevur gjørd takk fyri
ja takk beinta løgi jacobsen ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna ja júst tað skuldi verið helst endamálið við einum miðlastuðuli at styrkja um støðuna hjá tí fjórða startsvaldinum tí so leingi sum fjórðat startsfaldið er sterkt jamen so eri hini startsveldini eisini uppaftur sterkari so so tí er tað sera umráðandi at og har er tey komið inn het her við at seta krøv seta krøv til teirra sum arbeiða í fjølmiðluheiminum tí tað vera jornalistir tað er eitt handverk og tað eru iki øll sum duga tað summi duga tað øgiliga væl og summi duga tað als ikki og fyri at siga tað sum dær ati í løtuni er tað øgiliga nógv soleiðis at sjórnalistikkur verður satt sum vikki mann kann kalla tað eitt frítíðarstarv hálvgum eru øgiliga nógv sum kanska fáa tað í arbeiða við sjornalistykki í summarfrítíðini meðan tey fáa sær eina útbúgving ella tá tey er liðug í miðnám og tað haldi eg ikki er nøktandi fyri fakið hóast eg veit at tað eru summi sum við royndum eru ómetaliga blivin ómetaliga dugnaligir journalistar men eg haldi at mann má seta faklig krøv men tað er øgiliga umráðandi at tað almenna ikki gongur á odda við at dumpa lønina hjájournalistum sum eg haldi kann
dera vandi við at fyri hesum uppskotinum takk fyri
ja takk heðin zachariasen gjørt væl ja takk fyri tað er eingin ivi um at beinta løgu veit hvat ið vit tosa um tey hevur snakkað um hetta her økið her ella fakið men hon er beinta løgu koma eitt sindur nú eitt her at vit mugu hava virðing ella eg veit ikki sum segði manglandi virðing at tað var ella mann skal í gudsferð hava virðing fyri starvinum og tað er væl eingin ivi um tað og eg haldi eisini at tað við virðing fyri einum starvi tað skapar tað skapar tú sjálvur ella tey sjálvi sum eru í einum starvi antilposilivita negativt og tí kunnu tú hugsa mær at spurtbeint løvi hvat hon um mann kann útøpa tað eitt sindur betri tá mann tosar um hetta hevur við at hava virðing
fyri starvinum takk fyri
ja takk beinta løgur jakobsen ger sov apptakk fyri frá forkvinna eg eri púra samd við heðin zachariasen um at virðindeygað fyri starvinum hon kemur frá teimum sum eru í branskini og ikki minst frá teimum sum seta hesi størvini ein virðing tað er tað at tú setir fakligt krøv at so annað at tú hevur útbúgvingarkrøv ella onnur krøv til fólk sum skulu arbeiða at tað sjónvarpslikkur ikki bara er eitt starv hjá einum sum akkurát liðug í miðnámsskúlanum og fínasta slag arbeiðir tí eina løtu at mann sleppur víðari men at tú setir nøkur køv til fólk at um so er tað so at fólk hava hug til arbeiðið sjónvarpslykkki at ja men so seta inn í tað gevur teimum eina upplæring í hvat tað er tað kundi so verið eitt og so má eg viðganga tað sum alt annað at ein stórur trupulleiki í sjónalisti heiminum hevur eisini verið tað at tað er at fólk við sjónalistiskum førleikum tey fáa betri løn aðrastaðnar og so velja tey tað sjónalistiska fakið frá og tað sigur seg so sjálvandi at vit støðu hví skalt tú fara at læra til sjónalist tá ið tú kanst fáa tað sømu lønina við at bara at hava miðnám ella okkurt annað so virðingin kemur innan frá og hon kemur eisini frá tí at frá leiðsluni á bæði tí
ein privat stovn takk fyri ja takk næstur at røða er bjarni kárasum p
fyri hara formaður eg val ii at taka orðið tí at eg haldi ati hetta er nokk so ein nokk so óheppin gongd haldi eg fyri ta politiska landslagið at hetta her uppskotið kemur ikki tí at tað broyti miðlalandslagið sum so men eg haldi tað vísir eitt sindur ati at samgongan hevur onga visjón hvørjum miðlum viðvíkur og tá ið mann kanska ikki er so góður við eina kritiska pressu so er tað ikki so undarligt at at tað er so tað sum mann nú ger er at mann kemur fyrst við einum lógaruppskoti sum eingin ynskir yvirhøvur og tey sum ynskja tað hava vit í øllum før um ikki hoyrt nakað frá enn til víðari tað er eitt uppskot sum kemur frá landsstýrismanninumn í mentamálum har mann skal skifta ein rakstrarstuðul yvir til ein verkætlanarstuðul og tar grundgevingarnar eru øgiliga tunnar í mínari verð og eg haldi tá ið mann tosar við partarnarsum hava la til dømis verið til hoyringar so ynskir eingin í øllum førum tað uppskotið sum fyriliggur á tingborði í dag fyri at gera ilt verri so hevur mann gjørt eitt broytingaruppskot har sum hálvfjerðs prosent fer til verkætlanarstuðul og tretivu prosent ferð til tann rakstrarstuðulin sum var frammanundan og harafturat kann mann ikki hava meira enn fjøruti prosent av tí rakstrarstuðlinum tað vil siga ati eitt nú miðlahúsið ella dimmallætting ella norðlýsið kunnu í mesta lagi fáa einar fýraogtjúgu túsund krónur frá frá hesum her frá hesari stuðulsskipanini tað haldi eg ikki er at taka veruliga hædd fyri ta aktuellu sotivatiónina sum nógvum nógv av teimum etableraðu miðlunum í føroyum eru í og eg haldi eisini at mann tikis tað frá skeivum enda við at ikki hava inndrigið partarnar tíðliga og sum tað eisini bleiv ásett tá ið hetta tá ið miðlástuðulsskipanin kom ígjøgnum at mann skuldi fara og endurskoða tað saman við miðlunum tað hevur mann ikki gjørt landsstýrismaðurin heldur at tað er nóg mikið at mann ger eina innanhýsiskanning ella eftirmeting í aðalráðnum og hevur ikki partarnir sum tað umfatar við í løkningini tað haldi eg er ein øgiliga undarlig prosess og eg hopi ikki at hatta er galdandi fyri aðrar fasettir í admenitratiónini at mann bara gera sovorði har innaneftirlit og sigur hetta má sikkurt vera fínasta slag sum eg segði jáðni so haldi eg at ikki bara samgongan men eisini løgt tingið veit ikki ordliga hvat mann skal gera við miðlarnar og taðer kanska eisini eitt sindur trupult og og og og ringt ati vurdera tá ið miðlar sum konsept er blívur meirog meira útvatnað í og við at vit hava fingið so ræðuliga nógv meira samskifti á talgildum miðlunum og ein og hvør kann í prinsippunum blíva miðlað fólk við í ársins skeiva týdningi kanska skal eg skal eg siga og tað ger tað eisini trupult tí vit vita ikki um miðlar statitionellur miðlar um teir eru keyptir ella seldir tey næstu fimm tíggju tjúgu árini tí skilji eg ordiliga væl at tað er trupult at gera sær eina greiða meining um hvat mann skal skal tað vera nakað sum er skal tað vera nakað sum klárar seg út frá marknaðartreytunum skal tað klára seg í kappingini við teimum stóru tekkikantunum í cfranxisku hvat vilja vit við føroyskum miðlum eg haldi sjálvur at føroyskar miðlar gera nakað sum eingin annar miðil ger mær vitandi og tað er føroyskt og aktuelt føroyskt vtilfar tað haldi eg har haldi eg at miðlarnir eru í einari serstøðu og í ein marknaðargrundaðum ø í ein marknaðargrundarskipan kann man kanska seta spuringartykkin við um tað berir seg í longdini at veita føroyskt tilfar til nakrar tretivu túsund íbúgvar og brúkarar tað haldi eg tala fyri at mann mann kann gott lata geva eitt sindur gundstðar ella gera eitt sindur gundstaðar skipanir fyri føroyskar miðlar visi tað merkir vælat merkja at góðskan blívur hægri tað haldi eg er tann ovasti ealsetningurin sum vit hava her á tingi í dag at vit fáa góðskuna upp tí eg haldi at tey seinastu árini so hevur tað føroyska miðlalandslagið viknað sov so og tað er bæði galdandi fyri tað privata miðlalandslagið men eg haldi eisini at ati at kringvarp føroya hevur nakrar álvarsligar trupulleikar sum teir mugu interngera upp við og eg haldi eisini at politiskaskipanin ikki skal vera bangin fyri at endurhyggja kringvarpið soleiðis sum tað er strukturerað í dag men at fara harfrá til at skula siga at sovorðið sum kritiskt skal úr poblikssørvígssáttmálanum um mann onkursvegna her hála teppi undan teir privatu miðlarnar í tí rakstrarstunninum sum hevur verið givin tey seinastu árini tá haldi at mann vil mann vil miðlunum meira ilt enn gott tað havi eg illgruna um og eg haldi eisini at við tí broytingaruppskotinum sum meirilutini ella samgongulimirnir í nevndini eru komin við so haldi at mann ger tað enn eg haldi slett ikki t hetta her uppskotið kann góðtakast hvørki í mun til hvør prosessin hevur verið heldur ikki tað innihaldsliga heldur ikki avleiðingarnar av uppskotinum og heldur ikki prinsippini sum liggja aftanfyri og av tí orsøk so fari eg at mæla til at uppskotið fer aftur í nevnd til eina gjøllari viðgerð tí at tað er simpultenn ikki nóg gott útarpaitt tað er eingin sum er nøgdur við hesum uppskotinum eg kenni ikki ein visti kunnu peika mær á ein persón sum heldur at hetta er ein góð í dag so skal eg vera tann fyrsti til at nikka og viðurkenna tað men annars síggi eg ongan sum tekur undir við hesum tað var eitt sindur ov hjartasuffi frá mínari síðu frú forkvina haldi at hon fekk við at eg mæli til at mann koyrda aftur í nevnd
og so ætlaði eg at takka fyri meg ja takk har vóru nakrar viðmerkingar
beinta løgur jakobsen ger so væl ja takk fyri eg púra rætt sum bjóði hannum klára sum sigur at hví hevur mann ikki tikið fjølmiðlarnar við beinan vegin tá mann ger hetta her uppskotið tí tað er so umráðandi at vit hava góðar og sterkar privatar fjølmiðlar eisini og tí hugsa eg at spyrja ráðaran um hann heldur at teir fjølmiðlarnir sum eru og sum hava verið inn til hoyringar um teir eru nøgdir við hetta her uppskotið síðast sum tað
sær út nú takk fyri frú farskuna
ja takk bjarni kárason petersen gersovæøhtakk fyri spurningin beintá løgu eg haldi ati eg hoyrdi at arigu lintsga og siga í útvarps tíðindunum í gjár haldi eg tað var at hetta var øgiliga fantastileyst og øgiliga visjónsleyst tað eri eg øgiliga samdur í eg haldi eisini tað er framgingið í nevndini øgiliga týðiliga at mann fyri tað fyrsta ikki heldur heftir eitt gott uppskot bæði tað innihaldsliga tað at mann skifti frá rakstrarstuðul til verkætlan og so altso tað man ger ein verkætætlanarstuðul at mann tekur rakstrarstuðulin burtur mann vil heldur mann kundi heldur hugsað sær at tað var okkurt so plarandi og eg haldi eisini at partarnir hava ikki í fólk seg í nóg stóran mun inndrignir í prosessuna sum eg haldi er eitt stórt problemi sjálvum sær og so er tað hetta her við tað tann yvirredaktiónin sum hendan her nevndin skal vera fyri tilfarinum ogg og og landsstýrismaðurin setir kunngerð hvørji kriteriar skulu vera eg haldi ikki at hetta er tikið frá røttum enda eg haldi eisini at tað er egentliga eitmakkverk a venum uppskoti øog tað haldi eg eisini at tey flestu onnur eru samd
síð uttan jensarana landsstýrismaður takk fyri
ja takk heðinsachariasen ger sovæl takk fyri frú forkvina men nú kom røðarin inn á hetta her í sambandi við hvat mann kundi fáa út av hesum her í sambandi við verkætlanirnar og nú helt at hann segði eg nevndi nakað um nøkur tjúgu túsund el eitt annað og og eg veitiskum tað var í sambandi við verkætlanirnar men altso taðtað er væl soleiðisnar í sambandi við ta upphæddina hasa hálvfjerðs prosentini til verkætlanir so so í prinsippini kann tað gott vera soleiðisnar at onkur fer avstað við øllum og og men tað er væl tað sum tann nevndin sum tann trímannarnevndin sum er sett til ettar skal taka støðu til nemiliga hvør er kompitentur til hetta og hvat er góður journalistikkur og sovíðari og tað er kanska eitt sindur soleiðisnar í hesum her men menmen altso tað verður væl soleiðisir at vit vita ikki pat forróðn hvør fær hendan stuðulin til verkætlanir so atí veruleikanum kann gott einfara
tai við øll takk fyri ja
takk fyri frú forkvina ja tað r tað eru ivaleyst rætt tað sum eg sipaði til tað er tað at hini tretivu prosentini sum fara verða verandi í rakstrarstuðlinum tað er trýss túsund krónur og fjøruti prosent av tíð tl fýraogtjúgu túsund so so teir etabileraðu miðlarnir fara ikki at fáa meira enn tað og tað tað røkkur hvørki nakran veg hendan veg llandaveg so tað er eitt sindur óambitiøst haldi eg tá tað kemur til verkætlanarstuðulin so er tað eisini statvekk ikki heilt greilt hvat ið tað hvat ið tað merkir hvat skal verkætlanarstuðulin s stuðla altso tá i mann tá mann arbeiðir í miðlalandslagnum og mann ger miðlatilfar og verkætlanini so fer ein stórur partur av tí til lønir tað er sum oftast øreislu gangi út frá eg veit ikki um mann kann søkja og siga eg ætli mær at gera okkurt eina myndafrásøgn og eg sa eg vil hava stuðul til eit kamera upp á tjúgu túsund ella eg fari at gera mær eit podlkast o eg fari at keypa mikrofonútgerð fyri tretivu túsund hvat skal mann kunna stuðla er tað lønir ella er tað útgerð ella er tað nakað heilt triðja tað haldi eg heldur ikki er serliga greitt og eg stúri fyri at landsstýrismaðurin kann seta tær treytirnar tí at tað haldi eg ikki eri hansara
uppgáva sum landsstýrisfólk takk
ja takk djóni válsoy joensen ger so væl ja takk fyri fyrr forkuna ja bjarni kára sum kemur inn á nøkur áhugaverd ting í nevndarviðgerðin tí haldi eg at og eg prúði samdur í at tað hevur verið nokk so akkurát her sum sum bjarni kára sum sigur at eg hevði ikki øll ivastu eitt sindur á so tað sum hevur verið tað hevur ikki verið nóg gott tað sum er nú ella tað sum landsstýrismagnurin kemur við er helvt ikki nóg gott og og tí haldi eg at samaní at mann kann siga at fyri nevndarviðgerðina eisini er tað at mann situr eftir við einum sovorðnum kenslu at ja hetta er eitt sindur óambitios ella tað kundi verið meir ambitios vil eg siga og og og tí hevði tað eisini verið rættast sum sum allarflestu hoyringspartar og og eisini tað sum kom fram í nevndini verður tað at mann eftirmeti hetta nógv betri og ítøkiligari og tað sum eisini haldi eg at broytingsemja var um at mann hevði tann rakstuðulin koyrandi víðari og so legði mann hendan verkætlanin tí eg haldi nógv gott er íðisverkætlanin verkætlanarstuðulinum
ja
takk fyri frú forkvina ja altso eg haldi at visti mann visti mann nú endiliga vil sleppa av við hesum vælsigniav rakstrarstunnum visti er tað mann vil so má mann geva tí eina eina rímiliga útfasing sum soleiðis at man kann ilaga seg tað haldi eg er nokk so viktigt taðer taðhvur mann hevur gjørt aðrastaðni mann fær fiskivinna hon hon fær tólv ár at tillaga seg í men miðlarnir skuldu tillaga seg aftan á nakrar feirir mánaðir h so vissi mann vil tað so má mann helst geva teimum eitt sindur av tíð til at skifta yvir eg haldi sjálvur at mann skuldi havt ein rakstrarstuðul og so haldi at mann so plagrandi skuldi havt onkran form av verkætnanarstuðul til til nýggjarnýggj miðlaprosjektir til nýggjar inovativar verkætlanir innan fyri øki tað haldi eg tað er tað er øgiliga stórtfunnin kjali í tí men akkurát hetta uppskotið er er er øgiliga langt vekk frá frá nøkrum sum kundu verið til gaks fyri fyri miðlalandslag í føroyum og so er tað eisini hesin her spurningurin au nú segði beini johannesen at at hetta er tað hetta er kanska ikki perfekt men heta er tað ð man er blívin samdur um hvør blívin samdur um hetta hvør inni her kann forsvara tað og egentiliga vil hetta tí at hað er øgiliga nógv uppi sum forsvara tað men te kanska ein elgar tveir persónar í samgonguni sum fakti
sum vilja hava tað atverauppá hendan mátan takk fyri ja takk næstur at røða er heðin zachariasen
takk fyri frú forkvina ja øh nú viðgera vit hetta her í sambandi við nú ella nú er álitini komin aftur í sambandi við hesa her ætlanina í sambandi við verkætlanarstuðul og hvar ið uppskotið legði upprunaliga til at mann brúkti hesar tvær milliónirnar til at gera nakrar ella til at stuðla í sambandi við verkætlanir lat meg siga beinanvegin eg haldi at vttað eru nógv fólk sum hava verið inni í nevndini og vit hava fingið nógv góð ting at vita í í mentanarnevndini frá teimum fólkunum sum vóru inni og eg haldi eisini tað er øgiliga umráðandi at vit hava vit hava góðar sterka miklar í føroyum og í dag er tað soleiðisnar at vit hava eina skipan sum er vit hava ein almennan miðil sum fær syrka fýrs milliónir um árið og síðani a hava vit hendan her sum hevur fingið ta privatu sum so deili hsá tvær milliónirnar sundur alt eftir tí uppskotinum sum tá bleiv gjørt og tað sum hevur verið galdandi er galdandi er í dag tað er tað at ein stórur partur av hasum her fer til rakstur av til lønir og annað og man kann siga tann skipanin at tú fært ein stuðul alt eftir hvussu stórar útreiðslur tú hevur lønarútreiðslur sovíðari tað haldi eg ikki sjálvur er eina røtt skipan vist tað vera ein skipan hvar tú hevði journalistar inni í skipanini og og upp á tann mátan tað sást aftur í stuðlinum soleinar at tað eisini sæst aftur í framleiðsluni so var líkasum so hevði tað haldi eg verið ein betri skipan men tað er eingin ivi um at tað sum vóru inni í nevndini nógv av teimum tey hildu slett ikki at hetta her verandi skipan var góð og tey mælt eisini frá at fara frá hesari skipanini ella í hvussu her at broytana ella at hækka upphæddina og sovíðari ta tað er eingin ivi um tað men vit vit eru hvussu her inni í tí skipanini at vit hava ta privatu miðlarnar sum hanga saman út frá tí upphædd illa tí inntøku sum teir sjálvur skapa sær við at framleiða eitthvørt at so tað verður seg greinar og og og lýsingar og hvorta sínum og síðani hava vit kringvarpið og ikki negativ sagt men altso í prinsippinum tú fært pengarnar inn tá ið árið byrjar og so kanst tú leggja tín rakstur eftir tí

er ein vissu munur á at tú noyðist at framleiða nakað fyri at kunna yvirliva og at t at tá ið tú so ert í tí skipanini at tað er í prinsippinum hevur ikki so stóran týdning um hhvat er mann ger ella hvussu nógv tað er mann ger so bara tað e sa sjálvum er nokk so skeiklandi men lat tað vera sagt eg haldi tað er øgiliga umráðandi at vit hava vit hava eitt gott kringvarp sum sum eisini kann vit pliga at siga sum er óheft og tað er tann fjórða stavsmaktin og og tað er eisini neyðugt at vit hava miðlar sum fylgja við hvat fer fer fram ían samfelagið bæði tá talan er um tá politikarar bæði landspolitikarar ogkommunupolitikarar og ikki minst vinnulívið og eisini tá vit í dag síggja at vit hava øgiliga stóra stórar fyritøkur og tað er eisini gott men men tað at tú hevur onkra sum fylgir við og og og talar at ella seta spurningar tað er umráðandi men tað er eisini líka umráðandi at teir miðlarnir sum vit hava arbeiða seriøst og og og lata allar partar koma til orðana í hvussuur tá ið tað eru avdúkandi

øh í hesum førinum eru vits hvussu komin til minnilutin komin til tað at vit siga at lógin skal ikki koma í gildi fyrr enn fyrsta ella frá fyrsta januar næsta ár og tað er eisini í samband við at tað bleiv ført fram at mann hevði í innverandi ári kanska katilerað við at henda her upphæddin sum í dag er inni at hon verður ein partur av tí sum er og tí helt mæn tað vera rímiligt at mann segði at mann útsetti tað til komandi ár og eisini út frá tí at eg ligið nakað út ári soleiðisnar at so byrjaði tú við einum fullum ári og at mann sigur tað sum landsstýrismaðurin kom við at verkætlaninir í hesum førinum er hálvfjerðs prosent ferð til verkætlanir og tretivu prosent til til rakstur og tað er heldur ikki nøkur loyna sum sum beini johannesen verðr inni á og og taðav vit eisini tosað um at vit fara at prøva at vita um vit ikki kunna fáa gjørt okkurtið esa upphæddina til

so haldi eg tað at attað er sjálvandi nakað sum er fyri ta almenna kringvarpið men tað burdi faktiskt verið soleiðisnar at tað var galdandi fyri alt allar stovnar í í føroyum bæði tað almenna og tann privata soleiðisnar at tú sást eina linju eisini soleiðisnar at at tað er nokk so natúrligt at ta privatu miðlarnir eru ein partur av miðla lagnum í føroyum og ikki bara tað almenna og eg haldi eisini tað er øgiliga umráðandi at vit hava privatar miðlar soleiðisnar at at tað eisini er í kapping við tað almenna soleiðisnar at tí at ert tú ikki kapping so er tað øgiliga skjótt at sovna og upp á tann mátan ikki framleiða tað ella í prinsippunum hyggja eftir hvat er tað tú framleiðir tá ið tú kappast við einhvørn so hevur tú tað at líkasum at metað teg upp ímótir og eisini at at koma við einum neyka innsatsi soleiðisnar at eg gangi út frá at øll ynskja at gera it gott arbeiði og at tað sum mann ger er nakað sum fólk veruliga kunna síggja upp til so harra formaður taðí sambandi við hettaher og eitt annað sum eisini komið fram tað er sjálvandi tær lýsingarnar sum hava verið ella tær sum eru í sambandi við tað almenna kringvarpið og í hesum førunum tað havi geisini fórt fram fyrr at her tosa vit um tvær milliónir sum í priptuni e odropa í havinum í forhold til tær fýrs milliónirnar sum annars verða tí haldi eg tað vit eiga so ella so at styrkja um tær privatu miðlarnar og at tað eisini verður gjørt soleiðisnar at tað er áhugavert hjá journaliat vera í starvi í tí prát í vinnuna tí í hesum førunum tú tú hevur tað almenna og so kanst tú flyta teg harfrá skalt tú flyta teg harfrá so mást tú inn til tað privatu ella at tú kanst fara vit síggja tær at tat fari nógvir jórnalistar eru farnir í í almenn størv altso í í í sambandi við ráðini sum hava verið og hvørt á sínum sohvar ið líkasum tey skula selja boðskapin hjá tí almenna so at tú hevur ikki nógv a velju í tí er tað eisini øgiliga umráðandi at mann mann byggir tað leiðinær upp at at tað er áhugavert og avbjóðandi og gevandi at vera í einum sovorðum starvi og at tað eisini tænar samfelagnum og at vit síggja tað aftur í tí dagliga arbeiðinum sum verður gjørt øtað vevur tosað nógv um tað fjórðasta aldið tað er væl eingin ivið um tað umráðandi at hava og og tað haldi eisini at tað er eg eg meti ikki at hettar sum landsstýrismaðurin er komin við skal vera tað sum fer fer at sensirera fjølmyðlarnar í føroyum ella teir privatu biðlarnar absolutt ikki og eg haldi eisini tað at tá ið mann letur pengar so má mann leisin kunna seta nakrar treytir og tí tað verður gjørt allastaðni so tað í sær sjálvum er ikki nakað løgið í í mínum eygum út frá tí tað er heilt natúrligt men sjálvandi skalt tú líkasum hava armslongdina frá og at at mann ikki líkasum politikarar blanda seg uppí og tað síggi eg heldur ikki at at tað er tað sum mann gera í hesum her í hesum førum hevur mann so valt kemur mann so hava eina eina nevnd sum kemur at meta um tær tað tað sum kemur inn og skal eisini siga okkum føroyingum hvat ið er góð jonalistikkur og góðar verkætlanir so útfrátt tíð verður verður hesin stuðulin e latin harra formaður nú er hetta her ikki nú er hetta teir privatu miðlarnir men vit hava sett okkum fyri á eisini samgonguskjalina at gera nakað við tað tað almenna og tað haldi eg eisini er øgiliga umráðandi at vit fáa gjørt tí at har haldi eg sjálvur eri nakrar broytingar sum han átti at gjøra eitt av teimum sum eru tað er til dømis tað at at tað burdi verið kringvarpi og ella sjónvarp og útvarp burdi kanska verið atskilt og at at vit eisini eiga at farat hyggja eitt sindur eftir teimum gjølduni sum blíva áløkt visu vit hyggja eftir tí tí vinnuliga partinum eg enki ímóti sum vinnulípsmaður at betala mem sjónvarpsgjald men eg dugi øgiliga ella at at síggja hvat rættvís er í tí at tað verður goldið alt eftir hvat hvussu nógvar stóran umseningur urtú hevur ella hvussu nógv fólk tú hevur í starvið osovíðari so tað haldi g er absolutt nakað sum mann eigur at fara inn og og gera nakað við men í hesum førunum so er tað teir privatu miðlarnir og tað er tvær milliónir og vit í minnilutanum hava so mælt til at ta tað kemur í gildi í komandi ár og at vit hava býtt upp í hálvfjerðs prosent av tí fer til fer til verkætlanir og tretivu prosent tretivu prosent av tí verður so býtt til rakstur

tak so er tað beint af røva jakobsen sum ern viðmerking ger so væl ja takk fyri hara formaður heðinsachariasen rør fram undir at skilja sjónvarp o útvarp funduraftur hjá kringvarpinum sum sagt eg veit so var tað fólkaflokkurin sum orðnaði fyri at leggja stovninin saman í eitt men friður við tí eg púra samd við heðinsachariasen í at tað er ómetaliga umráðandi at hava sterkar fivatar fjølmiðlar tí á tann hátt fáa vit øgiligani fjølbroytt fjølmiðlalandslag sí eg hugsaði at spyrja ejensachariasen hvat hann sigur til at tað nú verður ein almenn nevnd ið skal taka tær redaktionellu avgerðirnar í staðin fyri blaðstjórar ella redaktørar á hesum privatu miðlunum altso hví skal tað almenna nú onkursvegna vera eitt slag av yvirredaktøri eiga taðikki at vera tay upp til tey privatu at reka sína fyritøku sum tey nú halder frægast har havið eg ikki sagt at mann ikki kann seta krøv frá tí almenna tá mann veitir stuðulin

ja takk ikki so væl hevði eg til at eg var við til at ella hevði landsstýrismann í tí tá vit gjørdu løgdu stovnarnar saman men eg haldi at tann ætlanin sum sum mann tá setti út í kortið hon verður slett praktiseradur í dag sum mann hyggur eftir vit síggja tað at tú sært tað á somu fólkini í í dag og viku so eru tey í í útvarpinum og so eri so at út frá tí hevur mann blandað alt saman og slettis ikki hild seg til tað sum ætlanin var tí metir tú rætt at mann broyttið tøktar koyrdar sundur aftur og tá ið vit snakka um populistørvistu sáttmálan í sambandi við treytir so meti eg tað at hann eigur eisini at fara inn og siga nakað um tær privatstøðu miðlarnar og tað sum beinta løgu sigur at í hesum førinum nei mann sigur allíkavæl at vit hava eina nevnd sum tekur støðu til hvat er sum verður skal framleiðast hvat fyri hvat fyri trygd er í ella kvalitetur rítið og so viðari so út frá tí so er tað ikki politiskt ja nevndin er politiskt vald men men tað er hendan nevndin trímanarnevndur sum kemur at gera av hvat er sum skal so sæðan fáa stuðul og og ikki fáa stuðul sjálvandi út frá teimum

ja takk soørda johannes joensen sum eia viðmerking ger so væltakfyra hara formaður ja jens agariasen fórur fram at teir privatu miðlarnir mugu stuðlast meira ella bara spyrja hinseð riasen um hann hevur nakað tal á hvat tað burdi verið í lutfornim til kringvarpið og so eisini tað at tá teir hava gjørt greitt í teirra áliti at at mann býti stuðulin og hálvfjerðs prosentum tretivu prosent var mann ongantíð í í tankumum um kanska at hækka stuðulin soleiðis at tað lutfallið var uppeftur í staðin fyri tað var av tí verandi landstýrsmaðurin gav útsúgv fyri í hoyringunum at hann var villigur til at at arbeiða við at hækka stuðulin soleiðis at tað sum vit skjóta upp tvær milliónir afturat staðin fyri at mann býtu tær tvær milliónirnar sundurtakk fyri
ja takk ger so væ
jú takk fyri jú altso tað veit johannes joensen eisini at vt vit vit í nevndini tosaðu rættiliga nógv um hetta her dámt so broytt um tað og hvat vit halda vera eina eina hóskandi upphædd í hesum førinum kunnu vit siga at at sum vit ofta hennra ført fram ella er hvussu her tá ið ið vit tosa um hetta við stuðli so er mann kanska nokk so fremstur manska halda mann skal onga stuðul á vegnum hvørt á sínum vistuvit taka tað innan fyri landbúnaðin hvørt á sínum men samtíðis kanst tú staðfesta tú kappast við útlandi sum fyllir eina rúgvu av pengum inn í stuðli og tað er tað sum føroyingar skula sum kappast ímótur og vistu vit taka miðlarnar so kunnu vit hvussuer staðfesta samanlukna tað við við útlandi so kunnu vit staðfesta tað at so burdu upphæddin kanska verið sirkarenu fýra milliónir altso sum meirilutin mælir vísir á hasar tvær milliónar afturat men men vit hava so valt at halda okkum til tað sum er galdandi fyri innverandi ár og siga hon kemur í gildi í næsta ár og síðani fara vit at prøva at taka tann partin upp hvat upphæddin endiliga skal vera og tað ætlar vit at taka upp
takk fyri
ja takk so r anika olsen sum erna viðmerking ger so vælja takk fyri harra formaður ja eg haldi at eðinsaghariasen greiddi øgiliga væl frá málinum og serliga væl hetta her við at at mann eigur at eftirhyggja mann ikki skal hava ein poplikssørvágssáttmála fyri teir privatu miðlarnar ta er immavekk ein stuðul mann gevur tver milliónir til til miðlarnar at mann at mann setir nakar treytir tað ger mann í øllum øðrum lívsins viðurskiftum og eisini á fíggjarlógini also allar stuðulsjáttanir hjá okum har er ein reglugerð aftan fyri har ið mann setir nakar treytir fyri so tað er ikki meira enn rímiligt og sjálvandi vilja øll hava tað at miðlarnir hava góðar umstøður men tað at fáa góðar umstøður merkir væl eisini tað at mann setir nøkur krøv og harvið eisini hækkar um um dygdina so tað haldi eg var ein øgiliga áhugaverd vinkul og vónandi lurtar landsstýrismaðurin eisini eftir tí og vil arbeiða víðari við

ja takk ger so væl lejens ardesen ja takk fyri og takk fyri til aniku olsen at tað er væl altso tað er nokk so innlýsandi at tá ið tú letur eina upphædd av pengum til eittkvørt so hevur tú sjávandi nakar treytir og so kann man siga hvat er tað so fyri treytir og tað sk skulu vera rímiligar treytir í hesum førinum kunnu vit staðfesta at vit tosa um tvær milliónir sum eru øgiliga lítið í forhold til tær fýrs milliónirnar sum annars verða brúktar til tann almenna miðilin og tí haldi eg faktiskt at tað er øgiliga umráðandi eisini fyri at vera við til at styrkja ta almannamiðlin at tú styrkir teir privatu soleiðisr at tú fært eitt sindur av kapping í og tú eisini at tú gert tað soleiðisnar at teir journalistar tey starvsfólk sum eru at vistu tey fara harfrá so til eitt annað stað so so so er tað nakað sum sum er áhugavert og og uppbyggjandi til at at at arbeiða í og og tað haldi eg at tað eiga vit at gera og brúka við at geva ein stuðul soleiðisnar at hesir privatu miðlarnir kunnu
arbeiða víðari takk fyri ja takk so er næsturða røða edva jacobsen
fyri harra formaður sum tað longu er sagt víð til fyrstu viðgerðina nú so er tað miðlastuðulin smel til viðgerðar og vit høvdu nógvar hoyringar inni og broytingin sum sum skal verða gjørd ter tað at alt skuldi latast til at kunna søkja um verkætlanarstuðul í staðin fyri rakstrarstuðul sum tað er í dag og sjálvani so kann mann spyrja hví er mann se broyttar frá til hálvfjerðs tretivu tað var vit vóru aftaná at havt allar hoyringarnar inni so so vildu vit ikki líkasum ser ígjøgnum og siga at alt skuldi til verkætlanarstuðul men vil gjarna hava ein part eftir til eftir eftirverandi loysti og so valdu vit eisini at gera tað útfróvtaim hoyringum sum vóru út frá teimum meiningum um nær hetta skuldi koma í gildi og hvat ávirkan tað hevði á fíggjarraksturin hjá hjá hjá teimum ymisku sum sum hetta var har av so vildu vit gera tað at vit settu út til fyrsta januar í tveyogtjúgu so ávirkar tað ikki mitt í einum rakstrarári at vit seta annars skula vera dagin eftir tað var varð lýst og tað verður nógvar hugleiðingar rundanum so sjálvandi so so er aftur tær meiningarnar at tað sum var ringt tað bleiv bara verri men har eri eg ikki har eg ikki samd og vit pjóðast heldiskt øll at verða samd grundin til at vit søgdu eisini fyrsta januar eitt sum heðinsagariasen eisini var inni á í áðni tað er í sambandi við tað at vit so kunnu hyggja eftir loystunum allam sum mann er er tað er tað ókey at tað bara fara tvær milliónir til ta privatu og o tað fara so nógvar pengar til kringvarpið sum er í dag og meiningin er at kunna hyggja eftir øllum tísamlaða pakkanum og har haldi at mann kann saktans vordera hetta her málið eisini um vissu vit eg próva hugt eftir lyklatølunum fyri lond rundan um okkum og tað liggur tað svarar til sirka tað tað dupulta av sum vit lata tað vil siga kanska skuldi tað verið umleið fýra vist tað var í nøkurlunda í sama lutfalli sum sum tað er eitt nú niðri millum tey privatu og teir almennu fýra milliónir men tað er ikki altíð so einkult at hækka bara mitt í einum ári so valdu vit at siga at tað skuldi vera frá fyrsta januar í tveyogtjúgu

mann hyggur eftir hvat hevur tað privata ávirkan og vilja vit hava alt skal vera alment eg haldi atað er gott at hava at hava eina blanding millum privatar og almennar bilar so ati og so haldi eg mann kann eisini hyggja eftir øðrum skipanum altso hvussu verður verður gjaldið kravt í dag í sambandi við teir almennu miðlarnar tí ati tá ið tú tosar um kanska tað er einun hálvfjerðs fýrs milliónir sum eru inan fyri almennu miðlarn so rokni eg ikki við at mann hevði merktð øgiliga væl um lutfallið var eitt lítið sindur øðrvísi um tað so vóru tvær milliónir afturat til privatu tað trúgvi eg tí at tað er eisini øiliga nógv teknikkur komin innan fyri eitt nú inanfyri kvf hvussuteir arbeiða og tá er og tað er heilt sikkurt eisini nakað sum prísmessi er eitt sindur bíligari enn tað hevur verið so ati øll høvdu kunnað verið til fyri tann skil men so høvdu tei privatu kanska havt størri møguleika fyri at gjørt eitt arbeiði enn tað ger tað eitt sum var áhugavert tá ið vit hugdu tað í tá ið vit gjøgnumgangu hett í nevndini tað var eisini at vist tú skalt kunna fáa journalistar til at hava eitt arbeiði har so var tað eisini grundarlagið øgiliga tunt í dag staðin fyri at vist tað var eitt sindur meira t kapitalið at arbeiða við so var tð eisini lættari at fáa møguleika fyri at at at seta jornalistar sum høvdu kunnað fólk tað at teir kundu virkað eitt heilvt ár í einum sovorðnum arbeiðsplássi so at eg haldi ikki tað er so ræla nógv eg havi eg haldi tað er fínt við t hat gjørthsa broytingina og tað vit hava tikið tað við til at vera fyrsta januar tveyogtjúgu so vit kunna taka tað við tá ið vit fara at arbeiða í fíggjarlóg um eisini tað tí tað skal jú eisini kunna vera við í í fíggjanini til mentamálaráðið sær skulu kunna hækka arbeiða við meira pengum inna fið hatta økið so skulu pengarnir til tað vita vit væl og kann mann so víðka tað har soleiðis at samstundis s mann arbeiðir við einum ja einari ætlan um hvussu miðlalandslapbið skal síggja út í føroyum tað haldi er haldi eg fínt og tað eg haldi tað tað treingir til at verða tikið upp til yvirflatuna er arbeiðshátturin innan fyri okkara sum man sigur miðlalandslag er tað er tað í ordan altso tolir ikki alt at vera endurskoðað eg haldi eisini at alt tað sum inan fyri miðlalandslagið eisini tolir at endurskoðað hvussu er tað við við fjølbroytni t vig arbeiða runt um landinum er tað meira miðsavnað enn tað kanska er úti um alt føroya land at at mann mann hevur tíðindi frá og og tað skal ikki stýrast herfrá men tað gera einki umm um mann hyggur eftir polisørvisáttmálanum um mann livir upp til sítt endamál tað haldi eg at tað haldi ein og hvør skipan sum er livir teir liva ofta bara víðari men allar skipanir tola verða endurmettar inn millum soleiðis at mann kann hyggja upp á tað samliga landslagið er tað nú soleiðis sum sum mann kundi hugsað sær tá ið mann nú eitt tá iðmam eitt við eitt kvf kom til ella at kundi tað verið nøkur ting suvar øðrvísini kundu teir privatu verið styrturi eit lít sindur meir soleiðis at mann fekk eina eina størri vekt millum privat og alment og tað sum eg haldi at at fjølbroytni at mann kemur eitt sindur runt um í landinum og fær tíðindir allastaðni frá og tað haldi g tað tað haldi eg eri sera spennandi arbeiði mann kann fara í holt við og eg haldi at jensarana eisini vísti ein áhuga at mann kann fara og hyggja veruligauppá hesi tingini tí at tað vísti ofta at so sigur mann bara jamen kvf tað er hatta ovit betala hatta og taska fýrs miliónir inn og so seti mann ikki so øgiliga spurnartekin við kanska tað eg haldi alt treingir til at at líkasum at vera hugt eftir í seyminum alt eisini kvf allar skipanir so nógvar skipanir sum virka innan fyri øll tey almennu økini í føroyum sum sum høvdu tolt tað fingið eina eftirmeting fungera tær nú sum teir skulu altso eg leikluturin hjá teimum sum sum nútíðin svarar til tað er so øgiliga skjótt at vit koyra bara í somu skipan og eingin spurnartekin við nakað tað er tað sum eg ofta sakni tað eru almennir pengar til pengar sum sum tann føroyski skattkeldarin betalir um at seta sortliga spurnartekin við um at fara tar fyri pengarnar sum mann kundi ynskt og har haldi eg tað at tað ger einki um mann tekur alt upp til yvirflatuna og so har í í í tí sambandi hevur hevur teir privatu við og tí haldi eg tað var eina orsøk til at eg og vit sum vóru í í samgongu vildu lgjørdu minniluti í nevndini men men í samgonguni at vit vildu siga at vaska fyrsta januðar tveyogtjúgu somal ikki forstír hetta áðrenðn og mann fór tíð at arbeiða víðari við ta í heyst so at lutfallið kann eisini aftaná tað so blíva øðrvísini at til dømis kann vit koma fyrsta januar o tveyogtúgu áttar sum møguliga hava meir pengar arbeiða við so hevur mann ta tíðina fyri sær eisini
takk fyri harra formaðurja takk

okunu fáa eina proklamatión
ja takk ger so væl ellujacobsen takk fyri harra formaður kanska að er ikki verður í tí høga tónalagnumsum hjá tórvur jacobsen tað tað var tað kanska ikki akkurát nú men tað sum eg segði eg veit ikki um torvur jacobsen føldi ta sum ein spurning men eg segði vit fór at hyggja upp á hetta tá vit komu til hestar grundin til at vi tað sett fyrsta januar tveyogtjúgu var tí at vit ætla møglist at gera tað øðrvísi eg havi ikki ett boð uppá í dag akkurát hvussu men eg haldi at tað tolur av at hugt eftir seyminum eg roknaði verður hendan samgongan sum geri tað visti nakar skal gera tað tí tann samgongan sum situ í árinum kanska ikki hugt nógv hon smekkaði hendan her miðlastuvilin ppá tvær milliónir og tað kom kanska bara yvir nátt tí at onkur kanska hevði ynski um at tað skuldi vera so uttan nakra forkláring akkurát hvat var best og hvat fór og mann hevur kvini um hendan her stuðulin síðan hann kom eg haldi ikki hnnvar gjøgnumhugsaður eg haldi at hannvar
har fara eg frá degi til dags takk fyri harra formaður
ja tks et t merkin gjersto væl ja takk fyri harra formaður fyri tað fyrsta at seta seta krøv tað haldi eg vit skulu gera eisini til tað almenna kringvarpið men eg haldi ikki at eg vil jacobsen kann loyva sær at siga at tað ikki verður sett spurnartekin og krøv til kringvarpið í øllum førum er tað ikki annað enn tað sum starvsfólk ú kringvarpinum uppliva føra ferð tey fara út um eina hurð so skulu tey persónligan standa til svars fyri tí sum hendir í einum almennum stovni og tað haldi eg ikki rætt heldur kki um politiska skipanin so e tað koma á pláss men eg hugsaði at at spyrja i etat jakkoðusen nú at hon tosað um hetta her við pobliamum pobiopanin er ú galdandi fyri almenna kringvarpið nú tosa vit um teir privatu fjølmiðlarnar so tí hugsaði at spyrja eta jaknussen hvøra tanka hon hevur gjørt sær í mun til popi sørvigssoftmanlan og so teir privatu
fjølmiðlarnir takk fyri harra formaður
ja takk ger so væl elvar jakobsen takkfyra harara formaður eg segði ikki at tey vóru árbyrgdar leys tá tey fara út um hurðina hjá kringvarpinum tað segði einki um eg segði at allar skipanir tolaðu eftirhugdar eisini tann skipan sum er galdandi fyri kvf eisini innan fyri aðrar almennar tænastur vit hava tað fyri at seta skipanir í verk og so vera teir øgiliga ofta lítið fluttar henda við hadavu kanska tí im mann ikki fær mann ikki fær samstarv ella mann ikki fær semju um ter politisku skipanini tað kann gott vera men at mann endur hyggur og at mann so hyggur eftir popilsørosáptmálanum og hyggur eftir teimum privatu samstundis hvussu kunnu tær skipan nnafyr vatu blíva kanska eitt sindur betri soleiðis at tær í nøkrum førum blívar mótvekt at tæir hava nakrar millar eisini at arbeiða við tað vísir seg visti mann nevnir kvf so er tað tí man er ímóti tí men tað er tað ikki tað er eisini týdningarmikið felagsskapur er tað fjórða statsfaltið men fyri tanskin kann tann privati vera til og eg haldi a hann kom hann kom øgiliga knappliga til í hasum tvær milliónunum eghaldi iki ta var nøkur útrokning sum segði at tað skuldi akkurát vera tvær milliónir tað varu nøkur ynskir sum vóru
kanska ovurnheit og so koma sín stuðulin og øll søgdu sum spurnartekin eisini hesum fingu hann takk fyri har
so er ta frimuns rasmussen sum fær ein viðmerking ger so vælja takk fyri harra formaður sagt fyrst og fremst at eg haldi tað at vit skulu stuðla tí privata miðlalandslagnum nú snakka vit um at vit skuldu taka pengar úr landskassanum fyri at geva teimum privatu miðlunum men vit taka jú eina rúgvu av pengum frá teimum sum eiga landskassanum sum er føroya fólk vt taka ein rúgvu av pengum frá teimum og geva einum sum almennum kringvarpi dag eg haldi tað at vit skuldu gjørt tað at at at pengarnir koma inn frá kringvarpið skuldi verið verið tað skuldi verið tað sum fór til rjournalistar og tað sm teir gera og so skuldu vit býtta øðrvísi o vsu mann sigur tað at fýra milliónir er tað tað tekur forrøld til danmark so rokni við tað at tað strekkir ikki roknast ka meir til tí at í føroyum eru vit færri og mann fær kanska meira fyri pengarnar niðri visti mann sigur tað við mann tekur fólkagrundarlagið so eg haldi tað at vit skuldu far inn at hyggja eftir hesum ordiligt og brúka pengarnar sum koma inn til kringvarpið

ja takk so er tað edva jacobsen fær orðið aftur ger sovæl takk fyri harra formaður ja eg púra samdur tí sum frimunt rasmussen sigur at kanska fýra milliónir tl lutfallið er kanska ein avbjóðing tí vit hava ikki teir stóru driksfordeilirnir sum teir hava kanska í einum landi sum er hundrað ferðar størri enn vit so tann lutfallið kann gott vera tað at tað skal styrkjast enn meir men eg hugsi t tá mann fer at hyggja eftir etir landsskapinum so hyggur mann bæði eftir teim privatu og teimum vinnuligu og mann fær tey eisini við í líkasum í práti sum ma fara finna útav hvat er tað best hóskandi o hvussu fær mann best burtur úr jornalistikki bæði innan fyri ti privata og innan fyr tað vinnuliga nei innan fyri tað almenna tí at hetta er altð sum tað eisini verður sagt akkurát í viðmerkingini nú hetta er peningur sum okkara skattgjaldara hvør sínum lag og og so sanniliga vinnan er við til at gjalda í í lutfalli av av hvussu nógv hon tjenar so tað er tað er rættiliga stór tøl tá ið mann hyggur eftir hvussu tað hvussu tað er býtt so eg haldi at at uttan at seta

soariasen sum fær orðið fylen viðmerking gersu væl takk fyri formaðurin ø eg prúrva samdur við edvu jacobsen í tí at sjálvandi tolir tær eftirhugt og tað er eisini okkara uppgáva sum politikarar at gera tað og mann fer inn og sigur hvat ið tað almenna kringvarpið skal hava og í hesum førunum tað privata og tí er tað faktiskt uppgávan o politiska uppgávum ta er tað er tað sum vit skula gera eitt annað sum kom fram eisini í nevndini tað var hetta her í sambandi við bløðini tað at tú berir bløðini út at tað kostar nógv meira at bera eitt blað útenn til dømis eina deiling ella útbering eina reklamu ella eitt annað og tað haldi eg er nakað sum er eitt sindur løgið at at tað skal vera og tað vístar eisini á var ein veldigur trupulleiki fyri tey trý bløðini sum sum sum eru í føroyum og og og tað er eisini nakað sum mann skuldi kanska farið inn og hugt eitt sindur nærri uppá nú var tað felags fyri seg sjálva eitt eitt alment partafelag men tað var eisini ein
sum tey vístu á í nevndum
takk fyri tað tað var eg um eina avbjóðing tí at tann hækkingin sum var farinum fór kanska stórur partur út í at prísahækkan av at bera at bera bløðini út so tað bleiv kanska ikki so nógv til til at hava meir at róða yvir og tí bleiv tað sjálvum eisini mankað í tá mann so tók tók nakað veakað vekk aftur men nú var torbi jakobsen inni á at at eg setti mær spurningar ein svar og og eg haldi ikki at at samgongustin sat áðrenn eg setti nógvar spurningar tá ið hon kom í miðlastuðluni eg haldi at hann kom vælja knappliga og nógv av teimum sum skuldu fáa av hesum miðlastuðluni tey ristu við høvdinum altso hví hví ger mann hetta og hví tvær milliónir og so so eg haldi tað kom kríla knappliga at at hetta skuldi vera so so at so tað er ikki bara vit sum sum koma við at við nøkrum tankum rundan um mær men men ein ein ein lutasligur tanki hvussu tað kann gerast øðrisini hann haldi eg
eg haldi eg fínur takk fyri harra formaður ja takk næstu røða verður beint
bleva jacobsen ger so væl ja takk fyri harra formaður fyrsta viðmerking til undanfarna røðara nú veit iki um hon misskilti meg tá ið vit tosa um hetta her í kringvarpinum og hvussu starvsfólk í kringvarpini verða læstaði eg havi als ikki sagt at røðarin segði at tey vóru ábyrgdarleyst á nakrað sum helst hátt tað einasta eg segði var at politikarar og onnur tosa alla tíðina um kringvarpiðog vat mann skal gera við kringvarpið onkursvegna liggja hóttanir alla tíðin luftini og taldar r ódámligt og tað sum eg segði var at starvsfólk í kringvarpinum alla tíðina vera lastaði o fyri eitt og annað tá i tey fara út um hurðina eisini í frítíðini altso altfrá skuldu ha fyri at halda seg til vinningarnar í gekkinum til tíðindaflutning til skránna og so framvegis og tað er ikki tað neinstaka starvsfólkið sum tha ábyrgdina so eg haldi ati eisini her í húsinum skal mann eit sindur meira virðing fyri teimum sum statarvasta almennum stovnum eisini í kringvarpinum men fyri at venda aftur til hetta her við fjølmiðlunum eg haldi tað er sera umráðandi við sterkum og góðum og fjølbroyttum privatum fjølmiðlum tað er ómetaliga umráðandi og tað haldi eg onkursvegna er fatan her í løgtinginum eisini at vit skuldu hava góðar privatar fjølmiðlar spurningurin er bara hvussu vit fáa tað eg haldi ikki at verandiskipanir hava sagt tað so ofta eg haldi ikki at verandi skipan við fjølmiðlastuðuli hevurrið vøtt um fjølmiðlarnar men eg haldi heldur ikki at verandi uppskot sum tað sær út nú fer at bøta um fjølmiðlarnir og eitt sum eg haldi eitt sindur ódámligt tá ið vit hava privata fyritøkur so haldi eg ikki tað at tað almenna onkursvegna skal fara inn at blanda seg mentað er onkursvegna tað sum mann ger nú mannhevur skal søkja um stuðul og so er tað ein alment nevnd sum skal onkursvegna vera redaktørur um nú tosi eg als ikki um fólkini sum eru í nevndini eg tosi ikki um politiska ávirkan tí er meira hetta her við hví skal tað almenna inn at vera eitt slag av yvirreta aktøru fyri hvat er góður og journalistikkur ella hvat er samfelagsrelevant ella ikki tað má tað vera úti á redaktiónum at avgerðirnar verða tiknar í staðin haldi eg at tað eiga at fylgja onnur krøv við tá ið mann sigur tá ið tit søkja um miðlastuðul og fáa tit so skulu tit liva upp til nøkur krøv faklig krøv tí up á tann mátan er dær redaktørarnir sum framvegis taka avgerðirnar um hvat er relevant men tey skulu samstundis liva up til nøkur krøv frá tí almenna so eg haldi ikki at vitsk hava eina onkursvegna eina almenna redaktión har nøkur fólk sum so skulu taka avgerð um hvat miðlarnir skulu hava í bløðum ella á netinum el ella hvar ea í útvarp ella hvar tað ær og ja eg haldi vit skulu seta krøv tí at nú gongur tað so skjótt í fjølmiðlu heiminum at tað snýr seg ovart bara um hetta her við at fáa fólk at hyggja á heimasíðurnar ogúrsliti er so eisini tað at í nógvum førum so er tað sovorð við ein koppipaysøga kanska úr eystrablaðnum ella onkrum øðrum og tað haldi ikki er relevant altso tað kunnu vit lesa á eykstrablaðnum ella á d r ella hvar tað so er so tí hugsi at vit skuldu hava føroysk framleiðlan sjoranestikk ella í øl førum sjóranstikk sum eru relevantur fyri tað føroyska samfelagið ø og so hugsaði eg at spyrja landsstýrismannin eitt eg havi hoyrt øgiliga nógv fólk í samgonguni tosa eitt sindur um hetta her við poblikxsørvígissáttmálanum og eg hugsaði at spyrja t landsstýrismannin hvar tann polsørvígssáttmálin blívur av ella um hann er undirskrivaður ella hvørjir fótdonglar eru har sum gera at hann ikki er undirskrivaður eg veit ikki eg hoyri bara at samgongun fólk tosa um tað í samband við teir privatu miðlarnir ætli mann andrea teir privatu miðlarnir inn í poplekssørvíssáttmálanum so tað haldi eg er øgiligani áhugavert at fáa at vita men sum sagt hetta snýr seg um at vit skulu hava sterkar privatar miðlar tí tað er gott við kapping u tað eisini gott at kringvarpið fær kapping frá teimum privatu miðlunum so tað er tað sum tað snýr seg um og tað haldi ikki akkurát vit fáa við hesum og so eitt afturat so eri g eitt sindur móð av allan at hoyra hvat undanfarna samgongan gjørdi ella ikki nú var eg slekki í politikki tá men eg hugsi um nú hevur mann sitið í tvey ár nú skuldi mann helst hat fingið framt okkurt sum mann kan ikki blíva við at brúka undanber undanførsluna um at undanfarna samgonga einki gjørdi so eg meini at amerikaski forsetar teir sitað í mesta lagi í átta r og nógvav teimum fáa grúvliga nógvar skaftir serliga ta fyrstu tíðina og tað haldi eg eisini at mann skuldi klára at fingið tá mann siti við valdi í tvey ár so eg haldi ikki at tað er rætt at blíva við at brúka undanførsluna um hvat onnur hava gjørt hví her mann einki gjørt tá mann siti
tg eltin av valskeiðnum takk fyri harra formaður ja takk
gjørdi tað væl takk fyri harra formaður ja tað er veitt her sum beinta løgið er inni á um tann óvissan tá ið mann byrjar í politisku skipanini at tosa um hvat vit skulu í framtíðini við miðlalandslagnum hetta er við publiks-sáttmáli hvussu fáa at vita eitt gott av hvørvi fjálmælalandskaparkvirkvarkvart av sínum so kunnu eg hugsa mær at ella
so hugsi eg at at akkurát í tí so skapar tað eisini ingmenn sum hava hg at tosa um at fara út um tingsalin at tosa so røðarin kann hoyrast og viðmerkira kunnu hoyrast ja tað spar takk fyri tað skapar tað skapar eina óvissu og og tí er tað haldi eg pási pláss at tá ið vit kjakast um hetta her í í í tinginum at vit halda tað hvussu á einum virðiligum støði so at vit virða líkasum tei partarnir sum eru í hesi óvissu støðuni og at vit ikki óneyðugt hanga kanska journalistar ella úti fyri tað arbeiði sum tey gera óneyðugt tí at tey gera bara sítt arbeiði øtl anstað takk fyri frúforkina
ja takk ger so væl bentarløv jakobsen ja tað eer púra rætt sum djóni nolso joensen sigur og tað sum eisini er tað er tað at vit skulu ikki gloyma at hesir pengarnir her tað eru eisini starvsfólk á privatu miðlunum sum er tekngd av tí tað kann vera at tað verður treytað um tey hava arbeiðt ella ikki og tí haldi eg at vit skulu fara við hesum her
við virðing takk fyri at hava
ja takk so e ta hennrikold sumra viðmerkin gersuvælja takk harra formaður nú síggi okur efti her at man nú skal tað vera prosjektir alt er her og og eg lesi leiðaranu at dimmarleting nokk so oftani eg fari ikki at siga hvørja ferð og tey eru rættiliga skeptisk við hetta her altso hvat skal dimmarletting til dømisaskriva um eitt prosjekt sum ein el annar finnur uppá eg tar nakað sum tað sita lesaranum hjá dimmarleting tað eg ivist eg í men men nú nú nú sirú som fólkaflokkurin hevr fingið síni gamla keppahelsta upp aftur at fáa beint alt á vegnum allar kritiskar røddir rudda tar vekk á vegnum og og tað sær út sum hetta her er av einum læðrari merkiligari orsaka hevur mann fingið sambandsflokkin at vera virði í at rudda dimmarletting á vegnum tað hevði eg ikki roknað liga upplivað í mínari tíð at sambandsfólk siga geeft hvat hetta sluttu est her nú fara tiku í holt við prosjektir og einki meir tætl við við at nú skal ag vera fólkafloksprosjektir einki annað kemur ígjøgnum her restina tær verða ruddað á vegnum og tað er tað hetta uppskotið ganga út uppá fyri at siga tað í stuttum

j ja so fær beint lvu obsengersvæja takk fyri harra formaður tað er púra rætt sum hennikold sigur hvat er nemliga eitt prosjekt og hvat ereitt relevant prosjekt hví er tað ikki leiðslan á tí privata fjølmiðlunum sum skal gera tað av tað haldi er akkurát tað sum e er týdningarmikið í hesum her málinum her tað er redaktørarnir tær blaðstjórarnir sum gera av hvat eru relevantogsjóvanir stykkur tað kann tað almenna ikki koma og blanda seg upp í og eitt annað sum hennikold eisini nevnir tað er tað kritiska sjálvandi mugu vit hava kritiskar sovrðan sikt tað er ikki neyturvligani negativt tí vit skulu ikki gloyma at tað at fólk torða at seta kritiskar spurningar til politikarar ella stjórar ella bara samfelagið sum heild tað bøtir um støðuna hjá tí demokratiska samfelagnum og tað bøtur um støðuna hjá fólki í samfelagnum og tað skal gerast við skili og tí er tað eisini umráðandi at vit eisini seta faklig krøv til tað sum kemur fram
og sjálvmiðnum takk fyri at fáa mær ja takk stuttliga er jensaraðnarlagsmaður orðið
ger so væl takk fyri harra formaður fyri at byrja tí sum beinta løgu endaði við tað eru rederaktørarnir sum avgera í dag og tað verða redaktørarnar sum fara avgera framyr og tí ertað eisini krav í lógini til at tey skulu hava ein ábyrgdarhavandi redaktor men so fáa tað ein møguleika afturat tvær milliónir lítið í forða til hvat ið tey arbeiða við til dagligt so kunu tey velja um tey vilja søkja um tær tvær milliónirnar ella ein partur av teimum báðum milliónunm vistu tey ikki vilja jam so søkja tey ikki vilja tey so søkja tey og og eg sigi sum eg jey hundað og fyrstu vikerð hevði tað verið í hesi meri hndan møguleikan eg hevði ikki sett ein spurning eg vði farið til arbeiðis o søkt heftir hesum pengunum og tryggja mær at fingið mín góðan part hetta er eitt fantastiskt uppskot og tað vil tíðin fara at vísa at uppskot sum kann víðkast upp aftur meir og eri glaður fyri at at skjált meirilutin andstøðan í í løgtinginum meirilutan í mentanevndini eg komi til somu niðurstøðu sum eg gjørdi at eg fór í holt við hetta her og eg kann
pessa burtur úr teirra áliti síðani vey túsund og seytjan hava partar av føroyskum miðlunum fingið miðlastuðul verandi lóggáva hevur lítið og meirilutin heldur ikki at verandi skipan hevur havt størri bata við sær á miðløkinum altso tað er núverandi lóg sum núverandi andstøða sum setti hann í verk tekur saman at mann metir ikki at verandi skipanin hevur havt størri bata við sær á miðløkinum ein partur av stuðlunum hevur verið veittur í mun til rakstrarútreiðstrarár fyri at ein miðil hevur stórar rakstrar útreiðslur merkir ikki natúrvuliga at miðliin eisini førir góðan samfelagsrelevantan ella kriktiskan journalistikk so langt meirilutin í mentanarnevndini tavilsiga nú var an tey andstøða sum setti hesa lógina í gildi tá ið tey vóru í meiriluta púra samdur og tað er hetta útgóðsstøðið sum gjørdi at eg fór í holt við at vita um hvust mann kann bøta um tað eg eru sannførdur um einaferð afturat at hetta verður ein góður bati ein stórur bati tosað verður hevur verið nógv um nei lat meg líka taka nakrar viðmerkingar sum sum meirilutin og sam meiriluti hevur

og tað er aftureftir her at tað fer at taka st nógv orku at søkja fleiri ferðir árliga tað skal mann ikki aftaná hoyringarnar bleiv uppskotið sum bleiv lagt fram í tingi á tingi broytt soleiðis at tað er tvær ferðir um árið tað skal søkjast og tað kann ikki bera til at mann ikki klárar senda eina umsókn tværferð um árið tað kann ikki bera til at skriva umsóknir tað er ikki eitt ein vísindi tað er ikki ein pod av handling tað mátti tey sum liva av at skriva og sum skrivað okkum evað einasa dag frá morgni til myrkus tað máttu tey kunna klára tað hatta er ikki eit ein ein ein undanførsla sum sum eg keypi hvussu at journalistarin skuldi fingið meiri ótrygv viðurskifti sum tað eisini stendur og at mann dumpar lønirnar tað dugi eg heldur ikki at síggja eini ein viðmerking altso ein viðmerking undir viðmerkingunum kemur aldrin aldrin at avgera hvussu nógv í føroyskir journalistar fara at verða fara at fáa í í í løn absolutt ikki og at tað verðar ein ógvuslig avleiðing fyri bløðini ógvusliga kann tað ikki blíva tá ið tað bara snýr seg um tvær milliónir fyri tað fyrsta til øll og fyri tað næsta vist tað fyrr enn ógvus vist tað vera ein ógvuslig avleiðing so trúgvi at tað er ein orsøk til tað og tað er vist tey velja ikki at vera við í í tí hvat skal mann siga at tann tann tann forrætt tey fáa at kunna fara og søkja á jøvnum føti við allar aðrar miðlar um at fáa fatur á hesum tveimum milliónum so er tað spurningurin skul kurhækka hækka upphæddina eg haldi að tað havi eg eisini ført fram at tað burdi okur farið nevndi eini bredda at okur kundi farað um fordeilt ttær hvat knappar fýrs ella góðar fýrs milliónar sum kringvarpið fær saktans men men okur mugu eisini seta okum spurningin sum onkur hevur gjørt her er játtan ein høg játtan garantir fyri er agarantir fyri kvalitetið altso tað er eg meini tey sum fáa fýrs milliónir hava tey flestu sagt tey í kringvarpinum hvat uppliva tey í dag dagliga uttan kritikk tey vera niðursáplaði fyri vánaligam jónalistikk hvat vara inna sosialur miðlarnar og oo og og her løgtinginum eisini fyri tansara skuld tær tosa við fólk halda tykur um jonalistikkin tey hava nokk av pengum tey fólkini so tað eru ikki bara pengar sum skapa góðan kvalitet og góðan jonalistikk hetta er ein roynd at økja um eitt annað afturat tað verður ført fram her at so so nógv fær manní miðlastuðuli í øðrum londum ja men okur skulu hava eitt eitt hægri mál fyri miðlastuðul og alt annað sum okur takast við í føroyum enn at samanbera okum við onnur lond okur skulu gera alt betri okur skulu ikki hava sum mál at kunna gera tað á sama støði sum onnur lond uttan mun til hvat tað eru fyri lond okur mugu hava eitt hægri mál sum er at gera tað sum okur gera betri enn onnur lond

so hevur eisini verið tosað nógv um ja popliksørsáttmáln popleksørsáttmálan kanska broytastað í sambandi við at at at at okur endurskoða hann meni hendan her tíðin fer frammi miðlastuðulsnevndum altso mær dámar ikki at mann líkasum leggur upp upp ímóti og tosar upp ímóti at t er nakað odiøst í hesari nevndini her eru tvær milliónir onkur skal umsita tær tvær milliónirnar frá byrjani av tvey túsnog seytjan hevur tað verið ein miðlastuðulsnevnd og tað verður tað framvegis eitn miðlosundsnevnd sum er so langt frá arminum hjá ípolitiska valdinum sum hugsast kann eg endurtaki tað fróðskaparsetrið gevur uppskot til tvey eitt av hvørjum kyni blaðmannafelagi føroyskt blaðfólkadeitur gevur uppskot til tvey av hvør síni kyni og búskaparløgfrøðingafelagið gevið uppskot til tvey av hvør síni kyni og so tekur landsstýrismaðurin og velur trý av teimum seks út soleiðis at tað er eitt av øðrum skynum tve finum og tað landstýrismaðurin hevur viðt at gera lat meg líka nevna tí fleiri hava spurt um um hesa

kunngerðina fyri fyri nevndina miðlástuðulsnevndina sum eru altso serkønn fólk sum seta seg at gera av hvussu tað skal fordeilast akkurát sum tað hevði gjørt higartil síðan tvey

hon er ikki liðug kunngerðin tað er nógv hvat ska mann siga tekniskt í enni ella tekniski vet ek vat han skal siga tíðarætlan og og og sovíðari og og hvør søkir og og og so víðari men eg kann lesa tvær av av av av greinum sum vísa at hetta er ikki ein politisk nevnd um verkættnanarlýsingina stendur verkætlanin sum søkt verður um stuðultil skal lýsast væl og virðiliga so miðlastuðulsnevndin kann meta um dygdina og samfelagsliga virði verkætnarlýsingin skal evna endamál evnisøki innihald málbólk vav miðlapallar og miðlaætlan verkætlanin skulu í minsta lagi verða mettar til fýrs tímar í mesta lagi til til átjan hundrað tímar talan kann verða um bæði einstaklingar avrik og toymisarbeiði og í grein fýra tá umsoknarinm stuðul verður viðgjørdar verður journalistisk verða journalistisk eyðkenni at galda sum metingarstøði mett verður um jounalistiska dygd og samfelagsligt virði og miðlasovusnevndur kann útvega sær hjálp frá serkønnum innan jonalistiska yrki altso tað snýr seg um fakið um tað journalistiska tað snýr seg ikki um politpolitikararnir skuldu halda fingrarnir langt burtur hví skuldi eg ynskt tað at politikararnir fóru inn og stýrdu miðlunum í føroyum tí at tú annariski koyripolitikarar sita nakar sita í dag onærkur sita um um um um nøkur ár tí okur eru sitandi her eát sjálvt um kanska onkur ætlar sær men altso tað verða okur ikki tað verða skift út og áðrenn okur vita hava so evta kanska akkurát tey mótsattu politisku sjónarmiðini sum sum sita her hví skuldi eg so havt sum mál at at at tikið nakað ávísa politiska konstartatiónin sitið og stýrt hesum her tveimum milmilliónum slett ikki hetta er ein púra óheftt nevnt og arbeiðið hjá henni verður púra óheft og og og hetta eru fólk sum hava góða útbúgving og sum eru før fyri at gera eitt gott arbeiðið púra leyst av tyopoitisku hugsjón takk fyri
til okkara viðmerkingar tann fyrsta tær verður biligur stinussen gerst væl takk fyri formaður eg haldi at jens á rana greiddi sera væl frá hví mann ger upp á hendan mátan og hvørjum fyrimunum kunnu vera í akkurát at gera tað upp á hendan mátan eg havi hug at spyrja jens á rana annars hann nevndi eitt sindur um at hevur við publiksørvísi og so víðari og vit hava mangan verið inni á hesum her við at kunna bjóða publikk sørvis út breiðari enn bara til kringvarpið hvør er ætlan hevur landsstýrismaðurin við tí og hvussu gongur við verandi publikk sørvis sáttmála sum er farin úr gildi

jatakk ger so væl jensarana okur fingu eitt uppskot til popleksørvsáttmála ministhjúunur ábeint áðrenn jól jú tað er tað fyrst veri beint áðrenn jól og okur hava so valt at arbeiða við honum altso heldur enn bara at at at slúka rott tað sum okur fára sendandi sum kanska var eitt eitt ein framhalda av tí sum var áðrenn við nøkum smærri broytingum so hava okur arbeitt í vár við poblekssørusáttmánanum vissi okur høvdu skundað okum kanska tær síðstu trær vikurnar høvdu okur kanska nátt at lagt hann fram men tað vildi okur ikki gera og eg vil siga v seta ein yvirskrift yvir hvat ið hvat ið okur hava roynt at fingið ávirkan á so eta fyrst og fremst at fáa privatiserað altso útveitt útveittfleiri funktiónir tí tað kann veruliga seta ferð á úti í samfelagnum millum fólk sum sum sum hava góðar útbúgving bæði jonjournalistar og og innan fyri tøknin altso tað tað hava okur sett roynt at fingið ígjøgnum og nú fara kur at síggja men tað verður beint á
á ólavsøku so er hann klárur
hjá tá tá tú mentarliga úr jakobsensum fyri at viðmerking gjørt so væl tá fyri at formaður verða í einum landsstýrismaður er nógv inniheilsnir at tað er bara søki at tað er fantastiskt og tosa nógv um hesa nevndina eg tosi ikki um hasa nevndum um politisk vald eg tosi ikki um tey fólkini sum eru í hesum nevndini tað sum eg tosi um er redaktørar og blaðstjórar sum hava ábyrgdina av hesum fjølmiðlunum um tað er skrivað ella útvarp ella sjónvarp ella hvat tað er tú flytur samstundis sum tey sita við ábyrgdini so setir tú eina almenna nevnd at vera eitt slag av yvirretaktøri um hvat er góður sovorðnan stykkur ella hvat er samfelagsrelevantur sovorðnan stykkur og tað er tað sum danskar tosa øll nógv meðan tað er smakstómarið altso at samgongan setir nakrar sovorðnar smakstómarar at siga hvat er samfelagsrelevant ella ikki og tað er tað sum eg ikki haldi er í lagi tað má vera uppgávan hjá teimum privati miðlunum tey skuldu vita tað best tað vildi eg hildi at hvussu at henda samgongan hevði so frægt álit á tí privata vinnulívinum so kann eg gera eina samanbering nú landsstýrismærðurin lætstirir sær um at

ja takk gerst væljansrenaog tað er eingin miðlastuðulsnevnd ella nakar annar hvørki politikarar ella ikki politikarar eingir serfrøðingar sum særa at gera seg inn á teir redaktørar ella kvinnur ella menn sum sita í dag á ongan hátt tey koma at gera sítt arbeiði og hava frælsluliga gera sítt arbeiði akkurát sum tey vilja hetta snýr seg um tvey milliónir sum tey hava møguleika um tey vilja at søkja og teimum tveimum milliónunum har er tað ein miðlastutusnevnd sum situr og hevur vald á ikki hinum eingin miðlastutusnevnd sleppur at blanda seg upp í tann redaktionella arbeiði á nøkrum sum helst miðli hvørki blað ella
net ella hvat enn er
ja takk so e ta bjarni kárasum petersen sum fei viðmerking ger so væltakk fyri harra formaður eg eg eg eg vil mæla landsstýrismannin til at byrja at gera sínar evalieringar út frá nøkur faktaog nøkrum tølum eg haldi tað eri ikki nóg mikið at vit her á tingi hoyra frásagnir um fólk kann e tosa við úti á gøtuni og bólkar á facebook tað er simpultenn ikki nóg mikið til at gerna kvalifiseraða evaliering av hesum her lógaruppskotinum tekur tú til dømis nøgsemiskanningina hjá kringvarpinum so vísir tað at áleið fýrs prosent eru nøgd við kringvarpið í sínari heild væl nøgd ella nøgd sjálvandi harvig er ikki sagt at tey tjúgu prosentini eru eisini eit problem fyri kringvarpið og kringvarpið hevur eisini strukturellari trupulleikar men eg haldi at hann at landsstýrismaðrin koyrir nokk so hart á almenna miðlin poplekssørvígismiðlin hjá okkum ø hitt er hetta býtið sum sum sum nevndin skjýtur upp á mahn er hálvfjerðs prosent til verkætlanarstuðul og fjøruti prosent nei orsaka tretivu prosent til rakstrarstuðul

ja takk ger so væl jensarana takk fyri harra formaður eg skilji ikki hvat hvat altso t at at ei ein setningur hjá mær um um um hvat ið fólktosa um um journalistar at tað skal blíva gjørt til høvuðs endamálið aftan fyri hesum uppskotunum kg at fer tvætl orsaka harra formaður kom uppá eitt ordiligt støði il ann ioi tosa um heta her á eina eini virðiligum støðieg koyri ikki hart á eg havi gott samband við fjølmiðlarnir og okur hava havt nógvar fundir um hetta uppskotið eisini við fjølmiðlar teir hava ynskt oð eg havi ynskt fund eg haldi okur okur hava t um ikki tríggir so hav ok íg hvussu fer havt tveir fundir við við teir størstu aktørarnar og eg havi størsti virðing fyri teimum sum arbeiða sum sum sum sjornalistar tað er teirra arbeiði í virði teirra arbeiði har eg kann vera ósamdur við
annað ja takk fyri eg kann líka minna landsverkinum at tingfólk tvætla ikki men kanska okkurt sum er sagt er tvætt tilsnakan men so er tað
hans joensen sum fær ein viðmerkin ger su væl takkfyriharara formaður ja landsmaðurin før førir fram at stuðulin burdi verið hækkaður og tað eri samd íðhann í meni hann sigur at møguleiki er at taka pengar frá kringvarpinum flyta tað yvir á imiðloysstuðulin er tað ætlanin ella ætlar mann at hækka stuðulin á fíggjarlógini soleiðis at tað verður ein rakstrarstuðul og ein íverstanarstuðul ella verkætlanarstuðul ella hvussu ætlar mann at tryggja ofta sigur mann tryggar karmar fyri fyri ta privata
heilan eisini takk fyri
ja takk so er fyr jensarana orðið aftur gersuvæl nei eg vil ikki siga at tað er ætlanin at fara at taka pengar frá kringvarpinum øh tað er ein møguleiki men nú fóra okur at síggja hvussu tað verður í heyst eg havi kanska onkran onkra aðrar hugsanir um hvussu mann kundi veitt meir pengar yvir til tað privata samanumtikið so so havi eg ongantíð verið verið havt ta hugsani at mann skal fara og og og og steingja ella koyra til hús í í í í í kringvarpinum tað einasta eg hevði kunnað hugsað mer tað var tað at vanlig fólk fingu høvið til at bestemma at avgera um tey betaltu kringvarpstjaldið ella ikki tað er tað sum eg síggi fyri mæg orsaasæra fyri mær men tað vísi seg vera ein ein ein stór trupulleiki hetta her at tú valdi hvat tú hugdi eftir ella lurtaði eftir og betalt fyri tað
tað hevði verið fantastiskt

ja takk gerso væl jensarana nei eg ynski eg eg vóni at okur hava ein møguleika fyri at at fáa ávirkan gjøgnum popliksørsáttmálan soleiðis at kringvarpið fer at dekka ikki bara suðuroynna men men stóran part av av størri part av landinum eg varð so glaður fyri hvat tit rí hvart ár hvnei ehav g sí hvart ár tá ið okur hoyrdi um at nú hevði kringvarpið fingið ein fantastiskan buss sum kundi senda allastaðni frá so víðari og eg veit ikki hvussu ofta hann man hav vera í suðuri ella ella ella runt um í landinum men hann má hann skal í hvussur til arbeiðstan bussurin tað má eg siga nei tað var ari sjey sum knappligani hevði eina eina eina sendsendiá tvøroyri og sendiúr suðuri tað var fantastiskt ein privat støð og eg má siga at tá ið tá ið kringvarpið kann hava fólkstaðsett á kristiansborg í danmark so skilji eg ikki hví kringvarpið ikki kann hava fólk staðsett eisini runt um í landinum tað mátti verið sjálvsagt at tey høvdu fólk á hvørjum staði sum dagliga kundu fortalt teimum
so víðari
jatakk so fær erhard joensen era viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður øh eg haldi at lansstýrismaðurin hevur fatur í nøkrum røttum her eg kann taka nøkur dømi sum eg sjálvir havi upplivað við miðlum bæði almennum miðlum útvarpi sjónvarpi bløðum og sovíðari øhsum hava viðgjørt ymisk ting til dømis í alivinnuni sum eg havi hvar eg havi verið aktørur í eini fimmogtjúgu ár og sum eru bæði grunn og til tíðir misvísandi og tað er simpultenn upp á grund av at jonalistar ikki eru ekspertar á øllum økjum og teir hava ikki tíð til at fordjúpa seg í øllum og taðvusia taðhevu einki við teirra professionella støði at gera men men teir hava simpultenn bara ikki møguleika til at koma fram til tað er niðurstøður og og og og ta

so færjensræn orðið afur ger su væl púra rætt og eg tá eg hugsi um hetta her hetta uppskotið so so hugsi tað sum eina byrjan sum mann kann kann sum mann kann menna við tísama fyri eyga sobeint á løgu var nógv inni á tað er akkurátá somu sjónarmiðini her at at at jounalistar teir gera hetta arbeiði men teir eru ikki serfrøðingar á øllum økjum og tí er tað neyðugt at at kunna fara inn og stuðla stuðla undir journalistar soleiðis teir verða betri førur fyri altso eg hugsi bæði um um útbúgving men eisini tí at teir fáa betri tíð til at viðgera tey evnini ikki hefta her at fara hjáhey tilvágs og gjerandis sending um eitt el annað og so kskula levera hana á sama kvøld tað er ikki virðiligar arbeiðsumstøður og tað er heltr ikki virðiligur máti
at viðgera evnir uppá
jatakk so r ta jens ariasens fe a viðmerking ger su væltakk fyra hara formaður nú verður tað sagt at mann við hesum uppskotinum ynskir at líkasum at steðga fyri at at at fjølmenlarnir fáa møguleikar til at kunna og og og at arbeiða líkasum á tí økinum soleiðisnar at fáa uppklárað nøkur ting men eg haldi at landstýrismaðurin kom hann eisini inn á hetta her við kunngerðini og út frá tí kunngerðini tað hevur ann eisini víst okkum og sagt okkum í nevndini so er vil bara líkasum byggja undir upp á tað at at út frá tí so er tað eingin ivi um at tað er slett ikki tað sum liggur í tí altso tann kunngerðin sum vit fingu presenteraða etla uppskot til til kunngerð hon púra greitt leggur upp til nøkur ting men tað er absolutt ikki til at mann fer inn politiskt og blandar seg upp í tað sum journalistarnir gera og tað sama tað tað tann stuðulin

jens arana orðið aftir ger sovæl takk fyri góð orð um kunngerðina og og takk fyri broytingarnar sum sum nevndin hevur gjørt tí bara tað at atnevndin velur at at bíða til fyrsta januar tað er tað er tað er óført tí at tað gevur betri tíð til at gera arbeiðið betri tí at tað hevur drigið so leingi út ha okur koma ja mai byrjar jú fyrsta dagin so so ein fjórðing ein triðingur av v av árunum er farin so tað er eingin trupulleiki fyri okum sum hava hava arbeitt við við hesum uppskotinum og takk fyri eisini at at at geva hendan møguleikan fyri at tretivu prosent av av stuðlum verður deildir út eg hugsi um tað eru kanska smáar støðir sum sum ikki síggja seg føra fyri fyi fyri at gera tað er í byrjanini tey kanska vil eg síggja tað itt sindur ann so hav tað hvussu er eitt grundarlag til at til at arbeiða við hesi tretivu prosentini sum verðu deilt út í avntun
til tey sum søkja
ja takk so fær edva jacobsen eina viðmerking ger sovæl takk fyri harra formaður tá eg nevndi hetta her við at samanluknði londun um okkum so var tað kanska bara fyri at lýsa hvussu nógv lægri tað var her í forhold við tað tað kann altíð vera meir tað sum rasmus var inni á tað tað hugsar bar at tað kundi verið í einari ætlan tá mann fór at hyggja eftir øllum samlaða pakkanum hvussu svarar hetta til eisini í sambandi við verkætlansstuðul hvat gera hetta rúmd fyri at arbeiða við góðum verkætlanum fyri at lýsa ymisk jonalistisk mál betri enn mann kanska kann gera í dag fyri at tað skal kanska koma so rætt út sum tann einaferð kann og hvat so við tretivu prosentunum kundi tað verið meir ella hvussu passa tað og so fær man eisini gjørsær henni eina eina vordering av um um tað er nakað sum ger tað at at onkur av teimum smærri ikki klárar at yvirliva sigur jenis arana landsstýrismaður eisini møguleika fyri at at hugsa tað inn í ætlan tí settu vit fyrsta januar fyri at tit ikki skuldu taka við beinanvegin
ja takk
gerso væl jensarana ja tað er øgiliga ringt at ella trupult at samanbera millum lond tí tað eru ymiskar skipanir í í ymiskum londum meni eg má bara siga sum er at at mín grundhugsión í í politikki tað er tað at okur hava eitt aeina fantastiskatjóð eitt fantastiskt land og okur hava møguleikar fyri at gera eitt alt sum okur gera gott og kanska betri enn onnur og okur hava møguleika fyri at at fara úti heim í staðin fyri at leggja okum skerfløt og tak ímóti øllum sum kemur okum út frá so hava okur hin møguleikan at gera nakað betri og fara út og vísa teimum at tað kann gerast up á ein annan máta og tað kann gerast b
batgý
jatakk steffan klein poulsen fær viðmerking ger su væl harra formaður nú er støðan tann at at kringvarpið hevur eina játtan á fýrs milliónir og tái privatu fáa ein stuðul á tvær milliónir og tá ið landsstýrismaðurin og vit nú vit løgtingin fa inna á pilku upá hesar tvær milliónar tað haldi ikki tað er tað tað er ikki nøkur kollvelting tí at tað er ein so mikið lítil upphædd vit tosa um og og sjálvandi so hava tær nakrar inntøkur afturat tíð men tí haldi eg sum onkur annarkaskur borið fram at mann kundi saktans hugt uppá um mann skuldi flutt ein part frá kringvarpinum yvir til hendan privata stuðulin ella økja játtanina tíð er so eisini en annar møguleiki tí at eg haldi forhold eru so ræðulia ekstremt at at tvær milliónir atso tvær milliónir standa so ræðiliga smáar upp ímóti teimum fýrs vistmann skal far hyggja eftir øðrum londum so í danmark hevur mann tað stóra d r men tú hevur eisini twtwe sum sum er partvís privat ella kostrer men har er eisini nógvir almenn privat stuðul ella miðlastuðul sum fer til til ttvy og tað s

ja takk ger so væl jensarana eg ivist onga løtu í at tá ið tá ið næsta fíggjarlóg er samtykt so er henda upphæddin hækkað men aðtað er løgið hetta hr við við við peningi og dygd tí ein av teimum sum sum gera t eitt dygdararbeiði innan fyri innan fyri privatar fjølmiðlar ú føroyum altso ótrúliga flott arbeiði ha vil næstan siga at hann hann hann hevur yvirhálað teir flestu hann sigur ikki talingurum vit skulu ikki hava eina krónu frá tí almenna tí tað er bara ein forðing so ymiskt kan mann síggja teg hann er avgjørdur ato siga tað tað behøvust ikki eg vil ikki hava tað tað er ein forðing og til dømis tannhevði møguleika fyri at søkja úrúrkreppupakkunum og ikki segði hann á sama háaari so tað er ikki bara spurningur um krónur og oyru takk fyri ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biða um orðið orðaskifti er endað so fara vit at atkvøða í hesum málinum
ja og tað er soleiðis at tað er eitt broytingaruppskot frá minnilutanum í nevndini sum er beini johannesen heðinzachariasen og edva jacobsen nei orsaka tað r áðrenn áðrenn vit koma til tað so so skulu vit atkvøða um málið skal beinast aftur í nevnd tað er soleiðis at tit biða um at beina málið aftur nevnd og tað skulu vit sjálvandi atkvøða um fyrsttað atkvøða vit um nújaja vit eru liðug at atkvøða tað málið verður ikki beint aftur í nevnd ti trettan atkvøðu fyri fimtan fyri fimtan ímóti og eingin pláss so málið ver ikki beint aftur í nevnd og tí skulu vit atkvøða í málinum tað fyrsta vit atkvøða um er broytingaruppskotið sum eg nevndi frá beini johannesen heðins achreasen og edva jacobsen ger so vælvit eru liðug at atkvøða tað mál broytingaruppskotið er samtykt við fimtan atkvøðum fyri trettan ímóti ongari blenkari so atkvøðar tað eina ferð afturat um málið soleiðis broyttger so vælja vit eru liðug at atkvøða málið e samtykt við fimtan atkvøðum fyri trettan ímóti ongari blankari og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð síðani koma vit til næsta mál á skrá tað er onnur viðgerð av løgsmáli nummar hundrað og sjeyogtretivu tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um sjófeingi sjófeingisloygin til loyvi at landa um at loyvi um loyvi at landa og avreiða í mesta lagi fimtan prosent uttanlands hvør biður um orðið tað verður bjørt samelsen sum fær orðið fyrst
hetta er so álitið í sjálvfeingismálinum hundrað og sjeyogtretivu loyvi at landa og avreiða í mesta lagi fimtanlands prosent uttanlands landsstýrismaðurin í fiskivinnmálin jakub vestergaard legði málið fram trettanda apríl og aftan á fyrstu viðgerð fimtanda apríl varð tað beint vinnunevnd nevndir viðgjørdi málið á fundi tann nítjanda og tann tveyogtjúgunda apríl undir viðgerðini hevði nevnd u fund við umboð fyri veghorn delt á siðfull partafelaaga norðborg pilagus fyra arbeiðarfelag og landsstýrismannim í fiskivinnumálum undir viðgerðin hevur nevnd ir býtt seg í tríggjar minnilutar ein minniluti sum er sjálv hennikold og bjarni k petersen vísi á at sjálfeingislógin hjá hesi samgonguni er longu broytt óteljandi ferðir síðan lógin koma í gildi við ársenda í tvey túsund og nítjan nú verður enn ein av høvuðsásetingini lógini broytt við ta kravið um at allir veiddir fiskur sum útgansstøði skal landast í føroyum fyri at vera atkomligir til virkinga ðiskapan í føroyum

umaftur nú verður enn ein av høvuðsásetingunum í lógini um sjálfeingi broytt við tað at kravi um at allir veiddir fiskur sum útgavstøði skal landast í føroyum fyri at verða atkomligir til virkingar og virðisskapan í føroyum hetta kravið verður nú linkað landsstýrismaðurin hevur longu heimild at geva hetta undantøk hetta undantak í serstøkum føri tað er sera trupult at hóma hvør fiskivinnupolitikkurin hjá samgonguni er lóggávan er við mongu broytingunum sum longu eru gjørdar og fleiri sum eru til viðgerðar í løtuni ein sanlig fløkistamp fet fyri fet tikið samgongan bakka frá sínum egna sínum egnu avgerðum høvuðsgrundgevingin fyri at tað nú skal verða loyvt á landa og avreiða fimtan prosent uttanlands av veiðuni av øllum fiskasløgum er at eitt veiðugjald er ávegis og í endurgevi tað hevði verið ein trygd fyri prísásetingin í føroyum um ein partur av veiðuni kann land avreiðast uttanlands men veiðugjaldið er einans fyri uppisjóvarfisk og bormfisk í barrushavinum og tykist hetta tí sum eina kottlig grundgeving fyri at lata upp fyri landing uttanlands a bormfiski veiddir undir føroyum politiska skipan má gera uppi seg sjálva hvat vit vilja við fiskivinnu á landi hesin minnilutin heldur tað hava týdning at tryggja at virðisøkingin av veiddum fiski í størstan mun fer fram í føroyum og at arbeiðsplássinir verða skapt her heldur enn í láglønar londum minnilutin ásannar at serligar avbjóðingar eru við svarkjaftinum størstu mongdirnar verða veiddar hesa ársins tíð har svartskjafturin er bleytur heldur sær stutt og góðskan illa eygnað til matna avmarkað er av móttøkukapasiteti til ídna og kappingin er sera avmarkað altso prískappingin minnilutin skjótur tú upp at tretivu prosent av svarskjafti kann landast uttanlands men einans í apríl altso avmarkað til apríl um mai á hvørjum ári og hetta gera vit so í eini roynd kann mann siga at fukusera upp á hvat hvør er avbjóðingin tað er eingin grund til at geva loyvi til standandi loyvi til at landa fimtan prosent av bomfingina uttanlands aldeilisvirki virkjini í føroyum og ikki minst nú í korona tíðini men virkini í føroyum hvønn einasta dag ári runt tey hava tørv á at fáa meira bomfisk at virka men so siga vit ókey kundi mann gjørtær eina semju um at mann ásetti hetta bara feri svartkjaftin so kundu vit gott tikið undir við tí men vit taka ikki undir við at mann fer at loyva standandi heimild til at landa bommfisk uttanlands so vit vóna at samgongufólk høvdu viljað verið við til tað men henda broykingin skjóta upp er so sum nevnt tað sum eg havi nevnt og har siga vit so at tretivu prosent av svarkjafti skal kunna landast í apríl um meia hvørjum ári uttanlands í mesta lagi avso allur annar fiskur skal landast í føroyum og so havi eg hug at leggja afturat at í veruleikanum so haldi eg at landsstýrismaðurin átti at tikið hetta her málið aftur og grundin til at eg haldi tað tað er ati høvuðs grundgevingin í hesum uppskotunum fyri at geva standandi heimild til at landa øll fiskasløg fimtan prosent av tíð uttanlands er veiðugjaldið er at kunna áseta veiðugjaldið rætt ella í øllum førum tað sum eg rætt eftir útganðsstøðinum hjá

nú eg komi at álita í gjárkvøldið sum sigur tað at hetta veiðugjaldið tað er útsett eitt ár tað kemur sletki vit hava bíðað eftar í tvey ár men nú nú verður tað útsett eitt ár tað vil siga at tað er eingin orsøk til at geva gjøgnumføri hesa lóggávurna hjá jakupvesturgaard um veiðugjaldið ikki kemur fyr en um eitt ár

so um grundgevingin fyri at vilja loyva at blanda botnfisk við standandi heimild aðrastaðni enn í føroyum er ein heilt onnur enn heta veiðugjaldið so átti málin sjávandi at havt grundgevinð við tí

vit taka ikki undir við eingin í í eingin í av anstøðu umboðnum og taka undir við at loyva at landa fiski uttanlands men hesin her minnilutin sum telur trý umboð í vinnunevndini sigur at um vit kunnu gera eina semju um at loyva svartkjaftinum fyr i apríl um mai ahvørjum ári so kunnu vit liva við tí men vit síggja onga orsøk til at loyva fiskur verður landhar uttanlands uttan tat stannan gongd verður boðin út til virkini í føroyum so vit vit mæla staðiliga frá at mann tekur undir teirri samtyktini men um mann tekur undirvið okkara broytingaruppskoti so verður tað bara galdandi fyri svartskjaftini í apríl í mai so men samanumtikið so haldi eg framvegis at landssýrismaðurin átti at umhugsað tikið málið aftur tí at grundgevingarhjóðinum tær eru falnar við álitunum hjá fíggjarnevnduni sum koma
í gjárkvaldið takk so fær

tað var eg
ja bjørt samelsen nei takk fyri nei eg haldi at tað er veri gott um mann kundi staðið saman um her á hesum høga tingi ati allur bótnfiskur í øllum førum sk at koma á virkinum ella at virkini í føroyum skulu hava atgongd til so nógva okkara fiskatilfeingi sum evurhøvur gjørligt og eisini tá tð er galdand fyri uppsjóvarfisk men sum eg nevndi so kann mann gerast undantak við svartkiftin tí har eru serligar avbjóðingar í háhors tíð men altso grundleggjandi som hevur landsstýrismaðurin jú eisini eina heimildtá hann og serligum føroyum kanngeva undantak tað ereg hein heimildan hevur alla tíðina føroya arbeiðafelag er eisini úti í dag eg haldi tingfólk mugu gjarna lesa tað sum eru í vinunum í løtuni frá føroya arbeiðafelag ta elr tey somu sjónarmiðini tey hava ført fram í í nevndini og har vísir tann nemiliga á ati at við at loyva fór nógvar landing uttanlands so kann mann ella so øki má vandan fyri at mann missir arbeiðspláss her heima meðan mann stuðlar upp undir arbeiðspláss uttanlands men taðetað er sjálvandi ein ein samansettur spurningur men eg haldi ati soleðir sum tingini standa beint nú so átti at

siristenbergn viðmerking takkfyri harar formaður ja at mann roynir at loysa ein avmarkaðan trupulleika í at avmarkað tíðarskeið við svartskjaftinum tað er so tað tað er men annars eri eg samd í tí at mann eigur at tryggja at virkini hava ráðvøru tí tað er eisini týdning fyri arbeiðspláss men grundgevingin í hesum her uppskotinum tað at mann skal brúka hesa heimildina til at fáa eina prísáseting til veiðugjaldi hon ejú sum bjørt samussen vísti tað púra burtur tí veiðugjaldið kemur ikki í gildi og tí haldi eg tað er rætt at málið verður tikið aftur tí e dugi ikki at síggja tað hvur nækrantýdning tann grundgevingin heldur so ikki altso vistu mann skuldi sagt tað góður vágsmálið so er tað

aðja nú helt onkur at hatta var ikki vágsmam men tvørorár mál men gott tað samasuðuroyamál tað stendur í øllum førum rættiliga greitt í í viðmerkinum til uppskotið at tað hevði verið ein trygd fyri prísásetingin í føroyum um ein partur av veiðuni kann avreiðast uttanlands og tað varður grundgevið við at hetta veiðugjaldið hetta góða veiðugjaldið skal koma at tað góða veiðugjaldið sum hvussu hsu hvussu langa tíð var tað tað skuldi taka tá ið undanfarna samgonga sat at tá ið níggju stjørn kom til ein borgarlistgald so skuldi hon ásata veiðugjald var tað varda viku ella var tað á nú er ein tingseta farin og tann næsta farin ogh eg rokni tað var nokk so nógv av okkum sumvrýmiliga yviraskaði í gjárkvøldið tá ið tá ið álitið kom úr fíggjarnevndini har stóð at nú er tað útsett í eitt ár tað
ljóðar áhugavert takk fyrija
so er tað uni rasmussen sum fær henina viðmerkingtakk fyri tá ið tað verður sagt at tað blívur púra órelevant tá mann útsetir veiðugjaldið so haldi eg ikki tað er rætt at siga tað tí tað er viktigt at mann kann áseta prísin ella finna út av prísinum nakað ov tíð frammanundan so á tann mátan er tað ikki órelevant at kunna landa uttanlands nú fyri at finna útav hvat tann rætti prísurin er táiman einaferð skal brúka
tað sum grundarlag til at rokna eftir
ja nú er sjálvandi kann mann siga bomfiskur sum fiskar barenshavini hann er sjávandi hann fær veiðugjald men allur bommfiskur undir føroyum hann er altso ikki partur av veiðugjaldinum og og tað sum vit vísa á í okkara viðmerkingum tað er jamen hvar altso hvar hvat hugsar mann um um fiskavirkini á landi vit vita at tað er øgiliga stórur tørvur á at fáa atgongd til ráðvøru og tá ið mann letur upp fyri at landa meira uttanlands jamen so letur mann sjálvandi eisini upp fyri at tað er minni til fiskavirkini og eg eg veit gotá het er ein samansettr spurningur men eg haldi at mann er noyddur til at setast niður og finna útav hvat vilja vit vilja vit royna at tryggja virkina á landið atgongd til ráðvøru so eigur mann í øllum førum ikki at loyva hetta her nú meðan veiðugjaldihar heilt áðrennn veiðugjaldið kemur og so slett ikki fyri bomsfis tí tí konn mann kanska at gjørt tað fyri svartkjaftin og ikki fyri ikki fyri restina
takk fyri ja takk fyri so er tað
stór sæg til t politikarar í føroyum vóru samdir um tað mann

í okra samgongu abcsamgonguni forðaði fyri at mann kundi landa uttanlands í sambandi við makrelstríði og okur kravdu ati man bygdi virkir í føroyum eisini hvat bleiv gjørt og har við tryggjaði tað at mann fekk uppbygti ein ein ein einein ein ein serkunnleika eisini um framleiðslu mann fekk uppbygt nøkur sera effektiv

krevjandi virkir taðvil siga effektivur virkir sum kundi tryggja tað at føroyar eisini frameftir kundu vera kappingarfør á pilagiskan marknaðinum tí heta tað føroyar eg eri í dag eg var nógv ár sjálvur ein partur av pilagski vinnuni eg minnist hvussu tað var tá tað stóð í hundrað fólk og og og framleiddu og frysti niður í bakkar í pilagski vinnuni millum annað ð a bakkafrost or enin bakkafrost bleiv eitt eftireitt laksavirki og onnur virkir eisini sum koma aftan á tað eg vavi við til hava útbyggja aguí kollafjørðu og ogjørt tað til at atematiserað virki og so víðari so tað sum er hent tey síðstu tíggju árini fyr ini er heilt fantastiskt fyri føroyska fiskivinnuni og í grundini er botnfiskavinnan ein sera lítil partur í dag av tí stóra tilfeinginuskum tosa um tað vita tykur øll hyggja eftir hvussu nógv ov nógvar uppskur verðarveiddur og hvat hann hevur virðið hygg eftir hussu nógvr toskurin veit hvønn hevur virðið og so víðari tað sum tað sum er tað stóra í føroyum í dag er tað pilagiska tað er har ið tað allarstørsti virðini liggja saman við laksinum í føroyum til útflutnings og tá ið mann so fór inn og sigur tað at tað er fantastiskt bara at lukka av og siga nea einki umá fara út føroyum tað er ikki rætt okur gjørdu ta av einari orsøk og tað fyri at fáa uppbygt eina plagsy v í alandi í føroyum at fáa framleitt í føroyum og tað eydnaðist til fulnar okur hava fingið fantastiskt virkin í føroyum í dag sum eisini í nevndini tá okvur høvdu efti málið til viðgerðar greitt gjørdi gjørdi tað fyri okum greitt at tey vórðu kappingarfør eisini við útlendingar at keypa ráður frá útlendingum

eg haldi sjálvur tað at tað er tað er í ordan at mann loyvir útlendskum aktørum at selja til okum tað sig ikki sjálvt okra ráðurin virkir keypa tosk frá norðmonnum ogkeypa tosk frá íslandarunum í einum kommunlerangs avtalu tað loysir seg og framleiðan í føroyum og sleppa undan tolli til es okur nokta teg ikki

nú er mann hin vegin noktar tað at føroyingar ykføroysk føroysk skip sum kanska erenór góðar áður er skultu hava møguleika fyri at fáa besta prísirna

tað er handilsskapur ið mínar v líka nógv sum tð er tað at skuldu hava nakrar tendrað á landi til at kunna virka hendan landið virka at eroka kappingarfør so kunnukur altíð virka og tað siga pilagisk at vita mum okur eru eg eri slett ikki bangin fyri tí at at ikki útlendsk pilagisk skip kom á landa á sínar ráður í føroyum til til fuglafjørð og til plagos og til varan og aðrar vistiprísirin er í lagi og eitt annað sum eg haldi eisini e relevant tað er tað at manningarnir á hesum skipunum her fáa tað optimala burturúr tí sum selt verður tann veiða sum teir fáa til høldar við teimum skipi tæri við uptað landa og selja

at vinnan í føroyum pelagiska vinnan er sera nógv versikalt intigrerað skip og virkihøyra samanog

tað í sær sjálvum sigi mær tað at prísurin er kanska ikki altíð er tað allarbestu

eg haldi tað er øgiliga gott ja okur kundi gjørt eitt mann kundi sagt at mann fylgir til dømis sillusasti lagud í prísum og sovíðari sovíðari men tað bar heldur ikki til tí at veiðu sysongirnar í føroyum tá fiska fiskin her og aðrastaðni eru kanska ikki altíð ti somu prísmessua tí haldi eg eisini tað at at okra skip skulu hava loyvi tilat kuna selja

og vik siga tykum tað bertýðir sjálvandi eisini nakað fyri tilfeingisgjald tað sigu seg sjálvt og tað e væl tað okur ynski øll somul eisini at fáa so nógv sum gjørligt inn í tilfeingiskjaldið og tað koma okur at fáa tað eg ivst o onganu liggja í tvissi hesin her ventilurin er til og eg eri byrji ongan bangan fyri at tey apulagiski við tít fara at mangla fiskt tað fara teð ikki tey koma at fáa tann fiski tey skil ga hava eisini frá útlendingum og tað sama við havsbrúðnm tí tað

eitt annað ting sum eg haldi eisini mann skal nevnaa tað er tað at eg gjørt vart við frá frá teimum londunumsu okur hava handilsavtalur við millum annað norra síðan okur settu bannið í gildi til at landa at okur bróta okra handilsavtalu okur bróta ein part av teimum treytunum sum eru í handilsavtaluni við norra millum

uppá sikt kann man nokk ikki forsvara tað okur kundu sikk forsvara tá tá ð okur gjørdu tað tí okur vorynari serstøður við makrelstøðunum og trýs sum hendra rundam um tað eisini frá norðmonnum og tað var kanska eisini ein stakk takk fyri seinasta ímóti teimum í teirri viðferðin fingu hjáv teimum í men einaferð mann man eisini fáa han mála seta tingini aftur og tað haldi eg mann kann gera uppá hendan mátan eisini at mann mann loyvir eini parti av okra ráðvurablaselt uttanlands til tann marknaðin sum eg ar fyri at fáa besta prísin

mann kann taka tað sama við eg veit gott tað at summi av okra saltfiskavirkjum kanska hava ein trupulleika akkurát her nú at fáa ráðurin okur hava fyrsti s solara sum veit í dag at kunna selja sín fisk á uppboðssølu tretivuprosent skal egu yvir upboðssølu sambært sambærtlógini

hetta uppskotið hava okur í samgonguni sagt í álitnum at okur taka undir við sum tað fyriliggur og tí vilja okur mæla tinginum til at samtykkja tað
takk fyr hara formaður ja takk so fara vit undirhínunm
nakrar viðmerkingar bjørt samuelsen fyrst takk fyri jóhandal hevur fullkomiliga rætt í at setti r ein ein sama sett spurningur sum eg eisini nevndi í í mínum mínari røðu men avbjóðingin haldið om blívur er at mann ikki settir seg niður og ger greitt hvat mann vil tí nú er jóhandal nakrar heilt aðrar grungingar fyri hesum uppskotnum ein landsstýrismaðurin her tí landsstýrismaðurin vísir bara sum høvuðsargument á at mann nú kemur ein veiðugjald og tí má mann gera hetta her og tí ætlaði t spyrja oanda at hann vísir til nakrar pelatiskar fyritøkur um nakar fyritøk sum mar vera í vinnunevndini og tær siga atær kundu vera kappingarførara í prísi tað er rætt men tær fyritøkurnar sum vóru og og teyumboðini fyri fiskavirki sum vóru í nevndini tey hava jú ikki mælt til at samtykkja uppskot tey mæla eisini frá og ein grundgeving er millum annað atð er ikki javnsettar treytir millum kappingarneytarnar norra og íslandsu frameftir íslendara til dømis har verða revsari kvotu við seir ikki landa í íslandi so víðari so allaðet spyrja oan dal ei mans setast niður og fáa lagt ein politikk fyri hvat vil mann við fiskavirkinum á landi og hvat vil mann við við fiskahvat vil mann við

takfyri hara formaður nú kann bjørt samalse ikki svara mær aftur her nú men eg vóni at gera tað seinni men bjørt samalsen sat sjálv við enar samgongu tá mann tosar um at forskakla forkvakla kappingarmøguleikan á landi hjá hjá sfiskaviknum landi so var undanfarna samgonga tann sum fakst gjørdi tað allarstørsta brøllaranum í jøum nýggjum fiskinum lóggávuni og tað var tað at og fór inn okuav eina rúgvu av skipum gratis makrel sum sosial hjálp fyri at kunna fungera og til at kuna brúkast til at kappast beinleiðis ímóti virkin a landið við okur hava havt pollgrekastað millum annað inni í vinnunevndini í fradferð og aðrari við eisini sum hava sagt tað jami tykur hava givið hjá skipinum her milliónir um árið gradis sum tað selja víðari til til pelagsreðaríuni fyri at kappast mátti okum og keypa tá keypa sjálvr sín fisk bíliga hatta er fakta hatta var samgongan undan okum sum tað má blíva við at tosa um tað at hendan samgongan ikki hevur nakað fiskiinnupoltikk hendan samgongan tú hevur oyði lagt fiskivinnusjónin so er tað púra vesýðunar av eg evu blivi eitsindririteraður tað kanska merkist formaðurin á mær tá mann skal fer aftr fer at hoyra hetta her másu jet te siga tað vróliga vsti mnn kan siga tað her frá frá
andstøðulimin tí tí velast er ein annar velast er tann at tað vóru tykur sum faktiskt byrjaði at forstýra skipanina og kappingarførði á landi ja takk fyri tað er kanska ikki rætt at siga at tangfólk brøvla
men so er tað heðin sakariasen sum fær hana við mær ikkitakk fyri formaður eg haldi at jóhann dahl greiddi øgiliga væl frá gongdini í fiskivinnuni á landi og tað sum jóhann dahl var inni á eisini at her at mann kann siga at so hurður gongur báðar vegir tað at tú gevur møguleikar til at landa uttanlanda gevur eisini møguleikar til at fáa vøru ráður til føroyar og ikki minst tað at tað er við til at at at at fiskmaður fær tann rætta prísi og eg eri samdur í eina dalívu tí at vit hava nógv góðu virkir og at eg tí yvir so onga løtu í at tey eisini klára at kappast og og eg trúgvi at at nú er hetta møguleikin er har men hann verður kanska rættiliga lítið brúktur men eg haldi at hetta er ein fínur møguleiki og eisini eitt signal um at vit
vknnu eisini lata aðrar koma til okkum á landi takk fyri
atakfyr formaður ja eg eri púra samdur við jensi ekndrliassen og eg hopi ein ting hisjakur jensen eg hopi ein ting og tað er tað at tá ið nú stálið skal knýtast ella ðaknýtast æst á stálinum fysta januar at hesi her sosial hjálployvini sum eru givin í makreli velða seld til teir sum kuna fiska teyr frægast soleis at mann fær hetta balansan íaftur aftur tí tað sum fyrigongur í løtuni er ikki serliga heppið fyri nakran sum hannhevur gjørt tað haldi eg ikki tað er og eg vóni ta at mann fær rætta tingini inn aftur aftur yvirtí eg g eg eg eg skilji væl eg skilji væl hesi her virkini av landin sum hava trupulleikar og eg vóni sjálvandi tað at tey eisini yvirtíð kunna koma at fáa eina eina fornufta loysn upp á upp á málið við við ráðvøru men altso okur liva í í einai í einu í einum samfelagi har kapping og og marknaðarkraftir er tað sum mann líkasum baserar seg grundarlag uppá so tað er kapping til einogkerðar tíð sum ger seg galdandi at teir kunnu keypa ráður frá útlandinum og aðrum keypa frá okkum tað er væl tað sum tað snýr seg um og vera best til at gera tað sum sum sum man arbeiðir við
teg ivist ikki vív at okkara fólk eru takk fyr hara formaður
ja og so er tað edva jacobsen takkfyrhara formaður tá vit rundan um eftir tá vit viðgjørdu eftir fyrstu viðgerð tá var tað eisini eg spurdi eisini inn til nógvav hasum bólkunum tað vísir seg at fleiri av teimum sum fiska kanska rundan um ísland og kanska vestanfyri ohar fær mann kanska hýsast er ein avbjóðing at føra til føroyar ta árstíðina og av tí sama so so liggur hon kanska eftir tei fær iki brúkt tar kvotuna sum teir skulu tí at hon hon hevur ikki tann kvalitetin sum sum ger at hey man kunna landarnar yvir soema at kunna gagnnýtta tað er so ein annar partur tað er nakað sum kanska ikki verurbrúkt í dag sum so kemur inn í afturat við at mann gevur henda her møguleikan til kanska tveir tríggjar túrar so fáa teir nýtt sinna fullu kvotu so tað er eisini tað er ikki bara tað atman tekur fimtan prosenti so forsvinnur tað út úr og tað mann fer hyggja upp á tey stongdu økini kemur eg eisiniat hjálpa til at mann kanska at fleiri av teimum bólkunum sum í dag fáa forlítið á rávøru tí eg slepp eftir henni

ja takk fyri harra formaður ja nei e eg eri púra samdur við við edva jakobsen tað er ikki bara vansa við við við hesum hersum so langt frá so so langt frá altso eg haldi sjálvur ta at okusklu okusklu ikki altso síggja trødd á aljósum degi tí tað er ikki veruleikin tað at andstøðan royna at sita g og og og mála eitt skríms á vegginu við at siga tað a manni leta sær uttanlands síða so er deyðadeyðadómar yvir yvir føroyska vinnulívið og pilagsk vinnuna og virkna landið tað er ein kolagsvørt lygn fyri seg akkurát sum tað r tata tað tað er tá haldi eg mann livir í eini fullstendiga aðrari veru enn veruleikin er og haldur tey sum ikki stenas til tar burdi farið út at prøvað av at liva í tí verðini tí eg har havi eg veri í nógv ár og hennrikold hevur eisini verið har og aðri við og eg veit tað at hetta her er tað rætta
takk yrha formaður ja ólavskart lygd tað er kanska í so ógvusligt eisini at brúka á tingið so er tað
billiustinussen takk fyri formaður í hangrundgavursera væl fyri at hetta her er skilagott at gera eg havi hvussu hildið at eitt høvuðs argument er atserliga til ávísar tíðir so erta so er tað bíðirøðir við at slappar tum at til at landa svartkjaft og tað hevur verið eini høvuðsstrívmig aftan fyri at fáa eitt uppskotið fram men so hevur mann í uppskotinum brúkt eisini aðrar grundgevingar millum annað fyri at fáa eina rætta prísin tað er sjálv nakað sumøll haldi ok kunnu taka undir við at sjómaðurin skal altíð fáa eina rætta prísin tann besta prísin fyri sín fisk menso hevur mann tikið allan flotan við eisini eisini tað sum verður verður veitt av botnfiski væntað júhandal at tað fer at verða nógv brúkt tað sum verður fiskað á føroya grundnu til dømis at at fimtan prosent far verða landað uttanlands av tí
plusku
ser taja takka fa formaður nei eg má siga akkaðvim mær at eg dugi øgiliga illan at meta um hatta við bólfiskinum tí bóllfiskurin er er ein ikki nógv er ikki nógva tóran mongdur su eg higuri hettr henum í dag og eg ivast í hvussu nógv av has hindan prosentunum sum verða møguleikar at landa uttanlanda verliga at fara at verða tleiknti landa uttanlanda okur siga imtretivu prosent skal teð dag at landast vir uppsølu og sum øll vita fer til tey virkini sum sum sum eiga skipini sum sum sum framleiðaupsa og tað haldi eg er eri í ordan fyri sovítt og eg haldi tað í ordan at veiðir menn sum ikki kníttja nøkrum virki sum hava skip og aðrir við sjávandi eisini hava ein møguleikar til at fáa bestan prís fyri tann fiskin sum tær nú einaferð skulu veiða et tað ikki annað rímiligt eg meini tað e rímiligt tí tað er tað sum øll onnur vilja hava sum arbeiði í einari hvøroyari vinnu timburmenn handilsmenn og sovíðari sovíða i øll vilja gjarna hava optimalt fyri tað produktið sum tey tey gera og framleiða og ongntíð más sjvni fær paa konkomi og tað erval tað sum hendir eisini í fiskivinnuni summartíðar og g haldihtð er gott at man hevurvenn til atil landa uttanlands eisini við teir pon

rja formaður ja ghavi lænt tær nakrar túrar uttanlands tað saman tað hevðiverið e samt at vita í jandal kunni eg nevnt eitt dømi um eitt skip sum komm brúka eftað e eg eri eitt hundrað prosent siggur í ikki eitt at einasta eitt føroskip kann brúka etta lógaruppskotið ikki eitt kunnu okur fáa navnið á einum skipi sum kann brúka teg altso vilti so taka svarthjóllaskipini og teir lata siga teir taka tríggjar túrar uppá tvey túsund g tons sum er en góðir túrar so hava teir loyvi at landa ein hálvan mislókkaðan túr í útlandi ausunm er koma er ein bátur úr íslandi við tveim í enn fylínubátur fullur ella hálvtrý hundrað fons øhvørjar ferðirnar so gevur tað fimmoghálvfjerðs tons at landa uttanlands hvør fer uttanlands at landa fimmoghálvfjerðs tons hevv fungið dømi um um eitskip hetta er so langt frá veruleikanum manst tú ikki trúð at tað funnið seytjan fólk í tí føroyska parlamentini hvar eingin hevði so frættað

meðvitandi so kanst tú landa fimtan prosent av tíni kvotunum uttanlands tað sum tú fært tað er fimtan prosent av volumuni so eg kundi faktiskt tikið øll tey skipini sum hava eitt føroyskt rekviseringsnummar til henni gold og sagt tað kunnu øll landa uttanlands tí tey okur snakka ikki um at landa fimtan tons av hundrað og hálvtrýss tons eg haldi hann í gold virki hann metir hættin mátin at rokna prosentini í útibá av veini so hevur hann púra misskilt uppskoti av púra misskilt uppskoti og hvussu nakar sjómaður inni hesum hesum høga tingi átti at skilt týdningin av hvussu viktig tað er at kunna landa sína veiðu uttanlands so tá júst tann her goldi hann og landan uttanlands í fjørði ár og fingið tað besta prísingarnar júfrá so tað haldi eg er eyðsæð at hann burdi skilt at uppskoti
frm nakað annað takk fyri formaður ja so vóru ikki fleiri viðmerkingar til jóhandahl um vit fara til næsta røðaran sum er kristin mikkelsen

teyða semjuísini takk fyri formalur
ja bjarni hammer eina viðmerking ja takkfyr harara formaður asum kristin mikkelsen vísir á attað stendur fiskimálaráðið sigur t hevr ongar fíggjarligar avleiðingar men vist okur siga fimtan prosent verður landað uttanlanda og tekur tað samlaðu nøgdina sum kann fara so ertað hálvtrýss túsund tons av fiski og visti ikur bara siga miðal prís upp á fimm krónur bara t siga tað bara fimm krónur tað er tvey hundrað og álvtrýss milliónir so tað er ótrúliga merkiligt at at atat mann kemur til at ta kann ikki hava nakað fíggjarlig
av lagi

og visku í føroyum takk fyri harra formaður ja takk fyri so er næsti røðari bjarni hammer
takk fyri hara formaður til hettaher uppskotið at geva landstýrismanninum heimild at at at tað skal loyva at landa og avera í mesta lag fimtan prosent so havi eg eisini nakrar nakrar viðmerkingar sum tann triðji minnilutin

undiritaðin metir at tað er ein hugan ímóti fiskivinnuni flakavirkinum og øllum sum arbeiði í fiskavirkinum á landi í føroyum hetta er ein staðfesting av at landsstýrið ikki metir føroyingar vera góðar nokk aftur ein lovprísan av at útlendingar eru betri enn føroyingar at taka ímóti og at virðisøta fiskin sum føroyingar fiska tað líkist ongum og er ein beinleiðis katastrofa fyri fiskavirkini og tað arbeiðandi fólki á landi í føroyum hetta her er steinur oman á byrði hjá eini vinnu sum frammanundan siglir við tungum sjógvi hvar er virðingin og álitið á hesi aldargomlu fiskivinnu síðani átjan hundrað og fjøruti tað er talan um áleið túsunda arbeiðspláss í føroyum sum tey flestu liggja í útjaðarunum bæði fakfeløg og virkir siga klárti týðiliga at hetta fer at vera eitt stórt bakkast fyri alt tað sum er bygt upp í føroyum seinastu mongjár mongu ár hetta er at afturstigav teimum heilt stóri sum kann blíva mønngurin hjá vinnuni á landi sum virka botnfisk og byrjanevnd ti niðurliðingina av uppsjóvrarvirkinum í føroyum undir viðgerðini er tað komið fram at tað er ríkiligt tað framleiðslug orku í føroyum og sum mangla sum er sum mangla virkini rávøri í dag tí er tað undrurnarvert at landsstýrið leggur beinleiðis upp til at fimtan prosent av tilfeinginum hjá øllum føroyingum verður tikið frá føroysku flakavirkinum sum standa eftir við týrrum gálvum tað er óskiljandi at at landsstýrið beinleiðis virkar fyri at gera livikoyrini hjá nøkrum føroyingum verri avleiðingin verður at fimtan prosent av arbeiðsmegini innan fiskivinnu av landi kann vera burtur og hetta er galdandi bæði fyri virkini sum virka botnfisk og sum virka uppisjóvar fisk hesum hesum minnilutin mælir staðiliga frá til at samtykkja hetta lógaruppskotið tað eg komi øgiliga klárt ti tíli fram undir viðgerðini at vit skulu taka uppsjóvvirini tey siga heilt klárt at tað eingin ivi um at tað vil vera fimtan prosent minni arbeiði til fólkið sum er soleiðis er bara tað botnfiskavirkini sum manglar ráðvøri í dag tey eru stúrin fyri tað sum kann henda tað sum heta kann viðføra og tað skilir mann gott tí okur hava snakka um fiskavirkini í eina tíð ogog tey sigla í tungum sjógvi men tey hava eina ørgrynnu av arbeiðsplássum tey royna at fornýggja seg tey royna at fáa meira meira fígging r raksturin men tað er trupult tað er trupult tá ið okur vita av ein stórur partur av av tilfeinginum til føroyska fer óvirki av landinum og so nú eitt er tað tað kemur upp á land og plussent við kontenararna sað av landinum men nú leggur mann so upp til at loyva at fimtan prosent beinleiðis verða sigld til eitt annað land og lagt upp har

vit skulu bara hygja eftir hesum uppskotinum so eru grundgevingarnir øgiliga týðiligar hví mann ynskir at gera tað her og tað er tver tað er tað er fyri at fáa ásett eitt neyvari veiðugjald til taks og so er hin at tær køirnar sum kunna ella sum eru eisini í løtuni til at kunna landa svartskjaft men har er so spurningurin eigur tað ikki at bera til at ááseta eitt rímiligt veiðugjald uttan at senda veiðuna til útlendskar hendur tí skilur mann tí skilji mann ikki hví mann so gjarna heldur vil skapa arbeiðspláss uttan fyri føroyar í staðin fyri í føroyum tá ið tað er ein tá ið nógv av hasum virkjunum veruliga rópað eftir meir ráðvøru tí ert eitt sindur tví mann heldur vil at útlendska hendur skula arbeiðainn á fiskin í staðin fyri føroysk virkir sum eru í dag hava nokk á kapasitetið og fegin vilja hava burdi mann kanska ikki heldur roynt at tryggja eitt betur ráðvøruð grundarlag til føroysk virkir heldur enn at tryggja útlendsku virkinum føroyska ráðvøru

samgongan legði fyri dagin at fiskivinnunýskipanin dragaði seg um mann snakkaði um tað skuldi vera tryggur karmar á fiskivinnuni tað er tað mann hevur roynt at skapt við nýggju fiskilinlóggávuni men er tað galdandi fyri fiskavinnuna á landi visl luku taka hetta áðrenn skuldi gott nank alt landast í føroyum nú leggur mann so upp til aftur at tað er so broytt nú at nú sigur mann so øllum førum fimtan prosent skal tann t kann gott landast uttanlanda og hevur tú møguleikan til tað so kann ein og hvør keypa tann føroyska fiskin og senda hann akkurát so langt burtur frá føroyum til útlendska hendur at ørka í staðin fyri føroyskar í summu lógaruppskotum hevur mann hoyrt um glíðibreytina í øðrum nú letur mann so upp fyri fimtan prosent er hetta so aftur tann glíðibreytin at fimtan prosent er for lítið í vinnunevndini var tað skotið upp at tretivu prosent vildi onkur hava kanska tretivu prosent varð meira rímiligt veld tað so enda við ella vildi so blíva til tað at tað verður kanska tjúgu prosent eitt sinda seinniog kanska tjúgu tretivu prosent og so víðari tí minni fiskur sum verður til føroysku virkini minni kappingarførur vera so virkini og verri truplari verðurtað hjá teimum so at bjóða ein veruligan kappingarføran prís upp á tann føroyska fiskin sjálvandi vóni eg ikki at tað vil vera soleiðis at at virkinið serliga botnsinska virkini fór at bukka undir av hesum lógaruppskotinum men tað er eingin ivi um at tey vóru øgiligani hóm og tey vóru tey vóru tey vóru stúrin visti man kann siga tað mjólt stúrin fyri hesi gongdini sum er beint nú tí landsstýrismaðurinm hevur longu eina heimild at loyva í serligum førum at loyva at landa uttanlandanum og frá næstan frá teimum sum hava verið her uppi í dag so siga men ja men lat okkum hygga eftir svartskjaftinum landsstýrismaðurin gjørdi tveyogtjúgunda apríl í ár líka til sekstanda juni so kunna øll skip landa allan svartskjaftin f tey vilja uttanátan hvussu ey vilja tað so tað vil siga tað at grundarlagið fri hesum uppskotinum at tað er køir tað er burtur tí landsstýrismaðurn hevur longu brúkt sína galdandi heimild til at loyva øll at landa allan svarskjafti uttan fyri føroyar og so hevur mann avgjørt at tilfeingisgjaldi sum skuldi ja tað var sum tað skuldi avgreiðast nokk so skjótt er útsett øllum førin til trý ár aftan á samgongang km tók við so tí vil eg eisini taka undir við undanfarna røðara at eg ikki bara frægast at taka het r uppskotið aftur bíðaði við og fáa arbeitt við tilfeingisgjøldunum sum allíkavæl ikki koma í gildi fyrr mir enett ár og kanska saman eisini fáa tikið aftur virkini inn og og fingið t veruligat práta um hvussu kann mann tryggja føroyskum hendrum meira og støðugt arbeiði enn tað er í forvegin

ja og til seinast vil eg bara endurtaka at ati eg mæli veruliga at visti visti landsstýrismaðurin ikki tekur uppskotið aftur so mæli eg veruliga til at mann fellir hetta uppskotið tí at heimildin er longu givin til at landa svartskjaftin uttanlanda líka tilgnði líka til seks
henda juni takk fyri frú forkvinna
takk fyri ckristian andreasen ein viðmerking ger sovæl takk fyri tað er sjálvandi soleiðinar at jú meira av at at veiðu verður lagt upp álandið í føroyum størri ferði tá búskaparliga avkasti i ri fyri samfelagið sum so so tað er ikki nøkur løtt sak at taka støðu til at loyva landin uttanlandsaa men hetta er ikki á fylgilig at kompromiman hevur gjørt hvar ie ynski frá selja skipinum at at kunna veiða ein partur av av veiðuni uttanlandsi meðan virkni landið sjálvandi hava mælt tað til tað mótsatta eg vil bara siga tað at fimtan prosent er hvussu tað mesta sum eg kann yvir høvur mæla til man man mann ger hin vegin er tað ikki nakað nýtt at at føroysku skipinum a landa áttanlanda og eg trúgvi at heltð ikk at tað verður í nøkur ser serliga avleiðing tí tað skal trossa alt noks nógv til av prísmuni fyri at tað skalt loysa seg hjá føroysku skipinum eer at farða uttanlanda so eg trúgv iki t tað verður tað skreksinnari sum bjarni
tumá eg vísir á í sínari takk fyri har foronurðum
kfyribjarni hammer gersuvælnei takk fyri frú forkvina nei e eg skilji gott hjónarminið hjá kristina andreasen nei meilm ein má an eisini skilja tað tey sum arbeiða hendan fiskin her serja botnfiskiin har eru kanska ikki fullar vikur í forvegin sjálvandi er tey stúrinog tá má mann eittlanas sæð seta seg inn í og tað er eingin ivi um at tað tað hevði verið nógv størri skaparlagt virði at fiskurin bleiv verandi í føroyum og virkin í føroyum ttú hevur víst okkara grannar at føroyingar keypa nógv frá norra og sovíðari men visti mann fer inn og lesur nokka nýggju seinastu frágreiðingunum faktiskt fleiri ár so siga ein stórur partur av tí politiska politiska skipanini í norra at tað var ein skandala at mann nakrantíð loyvdi at útflyta rundan fiskur norra tí beint her í nú í dag so standa tað óteljandi virkir tóm tva er simpulten latin aftur og serliga í útjarunum norðegnorðra millum annað har sum tað er lítið arbeiða í forvegin so tað er tað er ein veruligan skeivgongd siga norðmennin nú ella loyvd útí og tí haldi eg ikki at okur skula fara og hoppa upp á tað tí tað er ikki so nógv arbeiðspláss í útjarðunum sum tað er millum annað her í mið
bara økin at velja takk fyri har
frú forkinametakk fyri nú var bjarni hammerin á hesum her í sambandi við tað at landa uttanlandas alto tað er var soleiðirnar at her hevur tú møguleikar til at landa fimtan prosent men tðtað er eingi sum sita sum skalt altso tað ljóðar næstan sum tað at tá ið hetta her verður koyrt ígjøgnum so verða fimtan prosent landa uttanlanda tað er altso ikki fso tskapar møguleikar til tað okur kundu hugsað umær at spurt bjarni hammer tá man tosar um hettaher við tí polagiska um a ikki dugir at síggja fyri sær at hetta eisini kemur at skapa møguleikar til tá man nevna virkiðhar suðuri at tú færtráðvørur inn til virkið og ikki bara bara út tí t hurðin gongur jú báðar vegir alts er væl eisini møguleikar til at fáa ráðvørur til føroyar tá ið mann eisini letur upp fyri at at mann kann gera tað land uttana
hvat sigur bjarn hammer um tað takk fyri
fyri frú forkvinna jú tað er tað tað er so sum t siga heta eina heimild til at lata upp til fimtan prosent um tey gera tað a sjálvandi kann mann ikki vita men mann men mann má sjálvandi eisini forhalda seg til at tað er øllu førð um ein ein ein stórur møguleiki fyri at tað verður minni ráðvøra til til tey føroysku virkini aftan á t her er komið í gildi og at útlendsk virkiella útlendsk skip kinna landa í føroyum tað gera nøkur longur í forvegin tað r eingin ivi um tað men oftani bsamanberi mann seg grunngevingarnir eru sjálvandi má føroyar loyva loyva at at mann kann flyta akkadan fiskin út í føroyum sumhann vil at ma kann landa uttanlanda sum mann vil tí tað tí illa kunn enda ganga út yvir kappingartreytir og so víðari hjá oknum grannalondum føroyar kann ikki ordilið samanberast við nakað okara grannalondum altso fiskivinnan er so ótrúliga stór í prosentum fyri tað føroyska búskapin í mun til hvat er til dømis í danmark har sum tay eru í promillum okur snakka um og eisini norra og øðrum londum altso tað er so heilt ekstreman munum hvussu viktig fiskivinnan er fyritað føroyska samfelagið í mun til onnur samfelagið sum okur samanbera okum við
takk fyri
takk siristenberg ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja fiskivinnan er okra tilveru grundarlag og er eisini tað sum okur øll skulu liva av og tí eri samd við bjarna hammer um at hetta uppskoti erhava tikið aftur ø eg síggi eisini á arbeiðrafeløgini eru rættiliga kritisk nú úti á ymiskum partalum og mæla frá um at gera hetta her og sjálvandi hevur tað eisini týdning fyri virkini kring landið og harvið eisini at skapa arbeiðspláss at tað hevur verið ein ein ítøkiligur trupulleiki við svartskjaftinum sum tað eisini verðar víst á longu er loystir altso so skilji eg slettikihat man kema viðhesum uppskotinum altso hvat er er so puppskotið so neyðugt til vis tað problemið sum varð er loyst og het herer bara letur upp fyri at enn meira fiskur kann fara óvirkaður á landinum so vart tað ikki fyr at loysa bara tí týkiliga problemið so tað tía man vit lata
helt upp fyri at lata fisk fara
jgersja takk fyri frú forkvinna ja tað passar sum sigur stenberg sigur altso grudar tað vóru tvær grundgevingar tann við tilfeingisgjøldunum ta er fari tí tað hev mann longu útset ni um einata ár ætlar mann og og svartskjaftirin kann gott landast uttanlanda tað sum eri eg veit ikki tað sum kanska ett sindur keðiligt at mann tekur tað yvirorðna fyri allar kiallan ella øll fiskasløg tað er tað at vustu mann tekur korona aftur nú sum verður brúkt til nógv virkini marknaðirnir hava verið lagnir aftur serliga ja fyri allan næstan allur marknaðin hevur afturlatnir nú í í langa tíð og virkini eru veruliga veruliga blivin pýnd tað hav okur hoyrt ferðana ferð tey hava ongantíð havt tað so strævið sum beint nú nú beginnur tað at at vaksina mán biginna lata upp aftur spakuligt tí eg haldi at teimingin er eitt sindur keðilig at mann so kemur út og siður sjálvt um tykur hevur verið niður punt av av av lukkaðum lukaðum mørkum lukkaðum marknaði í koronatíðini og tað beginna at lata upp nú sigur mann vask hvat men tað e ein kjansur fyri at fimting missa fimtan prosent afturat tí ein keðiligur teiming og eg vóni at
hetta uppskotið verður tikið aftur takk fyri fórgóðan
takk fyri elsa er tað uni rasmussen ger so væl takk fyri tá ið bjarni hammar leggur so egiljani dent á hesi fimtan prosentini og fær tað ljóðað sum at so ætlar mann at landa fimtan prosent uttanlata tá haldi mann stólar øgiliga lítið upp á tí føroysku vinnuna men vistu vit hyggja aftur á á teyma kundi landa fimmogtúgu prosent so vítt eg veit so var tað sirka seksoghálvfems prosent sum bleiv landað í føroyum allíkavæl so út frá tí verður tað ikki tann stóri trupulleikin at tað verður nógv landað uttanlanda men at hetta kann gera tað at summir av teimum sum keypa fisk og flytan óvirkaðan av landinum at teir fáa minni at flyta tann vegin tað kann eisini vera positift ufrá tann mátan pluss tað at tey sum mugu inn í øðrum londum og mugu søkja um at sleppa at landa at tað kann taka fleiri dagar staðin fyri at teir hava hendan møguleikan at landa teiddar fara inn tað kann vera fyrimunin fyri teir sosoy at
tað er ikki bara eitt minus takk fyri
nei eg eri samd tað passar sum uni rasmussen sigur sjálvandi er tað ikki bera tey ikki tvungin til at at landa fimtanrmerosent uttanlanda men hetta er hetta kann blíva uttan iva at hann hevur glíðibreytin mann letur so upp fyri tag aftur og eg trúgvi at summi fara einki at landa uttanlanda summi fara ynskja at sleppa at landa meira uttanlanda tað er tað er meira har tað er og og tíeg haldi er teimingin er eisini øgiligani øgiligani keðiliga haldi akkrát nú tá ið tá ið virkin er verið so so niður pínt av korona av stongdum marknaðum at mann so kemur beint nú tí við at lata uppaftur og sigur at øllum mann sigur so á øllum førum at gera møguleiki fyri at tykum missa fimtan prosent tað er øgiligani haldi eg keðiligt og og og serliga tei mann hugsarum grundgevingarnar grundgevingarnar akkurát fyri hesum uppskotinum tær eri eg ikki meir altso tað var svartskjafturin og tað varð at geva tas tilfeinistjaldið og tær báðar eru burtur nú men men okur eru so ymiskt hvar mann ynskir og kan mann ikki ynskir í
hesi verðu takk fyri for formunur takk fyri so mong ór í orðini í hesum umfarinum tann næsti røða verður beinir johannesen
fyri frú forkvinna petalið eo viðgerðar í het her uppskotið her hjá jacobvestegaard

gev ein lógaráseting um at skip kunnu landa fimtanprosent uttanlands kunnu tað er ikki endiliga tað at eg i verða tvingaðir til tað nú er nógv veri tosað um bæði til fyrstu viðgerð og nú til aðru viðgerð um grundgevingarnar sum standa í uppskotinum og tá meg bara soa fast fyri mítt egna viðkomandi so haldi eg at hetta her er rætt óðansæð um vit hava veiðugjald ella ikki fyri at tryggja skipimálinðig besta prís at tey fáa ein møguleika til at landa uttanlands vit hava akkurát havt eina koronakreppu og fiskaprísurin farin niður í botn og tá søggut eisini tað at fiskaprísirnir her heima vóru lægri enn aðrastaðni og fiskimavuri hann h vur liðugar av minst sløg nú í langa tíð ella í summi partin av vinnuni og um við hesum her so færi hnn hvørfalt ei møguleika at teir tryggja sær tan besta prísin og hví skuli eg ikki tað hv skul g ikki tryggja at fiskimaðurin fær besta prísin staðin fyri mann alla tíðina stendur og tosar upp saman er um nógv annað so er eingin sum tekur atlit til at akkurát hetta her hygg mær at at teimum hoyringsskrivnum sum hava verið so stendur tað tað at sjálvandi tað at virkni tey mæla fram og skip og fiskivinnuráðið eisini tey mæla til og tey ynskja eisini meir tey ynskja onynski fimmogtúgu prosent onkur ynskir fjøruti prosent fyri okkurt fiskaslag so fimtan prosent tá eg má kanska endaa við einum fínum í vogin

tað er í dag so sær at tað eru ein kunngerð sum landstýrsmaðurin erur lýst uvar tretivuprosent av oftfiski untan ikki upsast sum eru fiskaður undir føroyumog íslandi skal um uppsøluna tað tryggjar øllum virkjinum á landi tey sum hava hug tey sum tørv á fisk tey sum kunnu bjóða at fáa fatur av hesim fiskinum og hygv var at tvesog tjúgu træy prosent av hesum her sum skal um uppsøluna í ár tað eru tíggju túsund tons tíggju túsund tons til firkinin og tað eru eisini fiskur sum fyrr fór óvirkar á landinum fiskur sum kanska fistur og ferð á landi her í føroyum so fyr víðari teru eisini tretipuposent av tí fiskinum ið skal og tað varð so seri í undanfarnu lóg tá var tað so sær at mann hevði eftir kravi um at mann skuldi bjóða tað út á á uppoðsølu mann nevndi einki um um fiskurin skuldi seljast uppoðsølu tað vil siga tað at viskini høvdu onga trygd fyri at fáa hartan fiskirnir sum bliva bjóðaður út á uppsølu tí at

tí á skip kundi bjóða sína veiðu út og teir skuldu teð vóru ikki tvingari til at taka av nøkrum tilboði sum kom tá var tað ikki og tei kundu gottáseta prísin nokk so høgt bara sosoleiðis sær at teir høvdu g so í hasum økinum hava gjørt kortr eitt stór stig til framman fyri flakavinnuna at tey kunnu fáa fatur á rávøru

lógn um vinnliga fiskiskap hon hevði eina áseting sum segði tað at fimmogjúgu prosent kundi landast uttanlands og í nøkrum av fyrstu uppskotinum sum undanfarna samgonga hevði har hevði man somu áseting fimmogtjúgu rosent men í tí lógini uni rasmussen var inni á tí í einu viðmerking adi tað bleiv altso ikki nógv brúkt av hasun her so eg vænta ikki at heta her fer at fáa so stóra ávirkan sum summi vilja vera við av tí at vit hava hetta er við uppsøluni inni og fyri tanskum so haldi g eisini at mann kundi gott umhugsað at tikið tað pilagiska við í tí uppsøluni har mann segði tað at vit bjóða eg veitiki um tað er tjúgu tretiviprosent av pilagiska um uppsøluna so at øll virki eisini sí hasum partinum kunnu fáa kunnu fáa møguleikar at sleppa framat allar í

vit hava avtalur og annað við onnur lond um fríhandil og um fiskiveiu og annað og tí kann mann ofta hugsa at tað er nokk so naivt at vit skulu forða at seta forðingar allastaðni her beint meðan øll með vit kunnu fara til øll onnur hyggja vit so er tað oftan tað at donsk íslendsk grønlendsk skip uppsjórarskip landað her føroyum at sær at norsk skip landa botnfisk føroyum ma særa virkir tey keypa botlfisk úr norra til føroyar vit mugu heldt ikkivera nei iv at vit forða føroyskum virkjum fyri hesum møguleikanum og seta forðyingar landstýrismaðurin n inni á tí fyrstu viðgerð og eisini í tá hann vrð inni í nevndini at tað eru onnur lond sum hava gjørt vart við hetta her at vit hava forðingar meðan tey hava ikki forðingar fyri okkum tí so mugu vit ikki vera inayv

sjálvandi tað er eitt kjak sum ver í gongd í langa langa tíð tað er um hvussu mann skal gera viðvíkjandi at meir virka á landi og so framvegis og eg púra samdur í at vit mugu gera onkra átøk men eg haldi at so at vit mugu eisini taka atlit til skip og manning at tey eisini fáa bestu kor at liva undir at vit ikki í ein roynd kanska at í ein roynd at betra um viðurskiftini hjá teimum á landi at vit ikki at tað ikki gongur negativt út yvir onnur haldi eg ikki at tað skal gera so har mugu vit gera okkurt men sum sagt eg taki fult undir við hesum her tað er óðansæð um viðvíkjandi

meni hin vegin so mugu vit eisini fara at hyggja at ja taka í ta kjakisumr í langa tíð um hvat kann gerast fyri at meir virka

so er tað uni rasmussen sum fær fyrstu viðmerkingina ger so væltakk fyri ja nú eg fá kussu nógv á hvat blívur landa uttanlands men hetta her at mann ásetir hesi fimtan prosentini t mann kundi sjálvandi gott deferensera so havt ymiskt fyri ymisk fiskasløg men eg haldi tað er í ordan at vit um ikki annað so starta við hesum og og sjálvandi skal mann fylgja við at tað at tað eisini kann vera liviligt í føroyum men men hetta er sjálvandi viktigt at fiskimaðurin eisini far sín part nú í hesi koronatíðini so hevur tað gingið nógv út yvir fiskimannin at prísirnir eru nógv lækkaðir nú í koronatíðini so so tað gera einki um mann eisini hugsar um tey men sjálvandi skulu flakavirkini eisini klára seg
taðer viktigt at vit fylgja við takk fyri
takk beinir johannesen ja tað eru øgiliga týdningarmikið at vit finna javnvágina ímillum hær og hygg mær eftir hoyringsskrivnum so vilja tey sum tay sum eru á sjónum vilja hava eitt nógv hægri prosent enn hetta her og meðan vikin væl frá so eg haldi at mann er komin nøkurlunda kanska hetta her er tann javnvágin sum mann hevur leitað eftir men annars so kann manaltíð fara t hyggja at hesum her víðari og eg haldi eisini er gott at mann heldur fast við tí atkann gera undantak tí tað kundu eisini verið tøður mannja man sær at nú beint nú er tað við svarðskjaftinum men sær eisini tað kann vea eitt dømi um at onkur bátur kanska far ein maskintrupulleika ella annað sum ger tað at hann verður noydr til at sigla inn ogtí kann hetta her eisini vera praktiskt at landsýrsmamnn
ein gera undantak í summi førum takk fyri tær
takk sov er tað eygun samuelsen ger so væl ja takk fyri harra formaður nú frú forkvinna nú er røðarin so øgiliga positivur um at mann má ansa eftir at ikki hetta her hetta uppskotið ikki gongur negativt út yvir onnur og at mann fær bestu kor fyri skip og manning so komi eg at hugsa um tað er eitt annað uppskot sum eisini viðvíkir fiskivinnu hesa kunngerðina um atrola innan fyri tólv fjórðingar um tað um røðarin ikki heldur at tað kann ganga negativt og tyvir skip og manning tá mann tosar um teir útróðarmenninir sum fiska við snellu og línum
eg er eitt sindur í familju við ett her takk fyri
yreini johannesen gesæja tann kunngerðin hevur verið nokk so nógv kjakast umá hv miðlunum sosial miðlunum og har er tað aftur tað at finna røttu javnvágina og har tosar mann aftur um líni og trol og eg haldi ikki at tann kunngerðin lýst enn men eg havi hvørtsfalt roynt at gjørt mína ávirkan galdandi harbeint at mann skuldi hvørtfarat finna tí bestu loysna bæði fyri tey sum eru í líni og fyri tey trol so eg veit ikki hussu tað verður við tí nkunngerði endaliga um verður kanska tillagað nakað menn vit vóna
mlága tað besta av hasum økinum takk fyri takk fyri sum mong vóru í orðini tann næsti røða verður landsstýrismaðurin jakub vestergaard ger so væl
takk fyri frú forkvina eg ska ikki leingi øgiliga nógv um hetta orðaskiftið tað verður sagt fleiri ferðin a landsstýrismaðurin fer heimild til at tað er føroyski sjómaðurin og skipini sum fáa heimild til at landahsi her fimtan prosentini uttanlanda tá ið prísfall er sum hesum førinum orsakað av korona so endar tað altíð hjá tí liðnum sum eitur skipi og fiskimaðurin onkur hevur havt hesa koronastøðuna við í orðaskiftinum skiftisavlopið hjá virkiunum er ta sama menrokningin visti mann skann kalla tað tað tað fellirtað fellir aftur á skipið og um manning sum fáa minsta prís hetta er ein sovorðun balandsgongd tað skal eg verða samdur í og tað er anupa kunn mann spyr so tekur mann undir viðisena hr ella ikki undir við tí eg havi verið samdur í øgiliga nógvum av teimum sum samgongufólkini hava ført fram okur eru partur av einum ja okur hava handilsavtalu við okra okra grannar og tað er ikki í lagi í sambandi við tað at seta handilsforðingar og noktarskipin at fara uttanlanda og tað verður hevur verið tikið fram hvørjamann hevur fundarvirksemið eisini um fiskivinnusamráðingar fiskivinnu viðurskiftir millum annað við norra og tað er ikkimeir enn fjúrtan dagar síðan tá tók norski fiskimálaráðrinum tað uppátá ið okur høvdu høvdu funt millum annað um tey viðurskiftini og tí er tað eisini upplagt her sum okur liggja ati pilagisk skipi koma til føroyar og avreiða og tað síggja okur av til at tað hendir og tað hendir eisini at bosfiska skip koma til føroyar o avreiði og tað dámað okur gott tað haldi okur er fínasta ordan eg eri nokk so samdur við teimum og tað haldi eg royndirnar vísa við lógun verð villjan fiskiskap har heimilgd var at landa fimmogtjúgu prosent heimilgd varð at landa fimmogtjúgu prosent av veiðuni uttanlandan at tá fór ikki nakað nakað serligt av veiðuni uttanlanda men tann møguleikin var har so í serligum førum kundi mann so fara uttanlanda við veiðuni at landa mamma til einoghvørja tíð ganga út frá og tað havi eg í øllum førum álit á at føroysk kvinna er kappingarfør at okur eru kappingarfør bæði á sjógvi og landi eru okur kappingarførur sum okur altíð hava verið og sum framhaldandi eiga at vera so fáa føroysk virkir allan a meginpartin av bótsfiskinum tí tað krevur báði tíð og orku til at fara at føroyska landgrunninum uttanlanda við serliga við serliga botnsfiskinum sindur øðrvísi við pilagdiska fiskinum sum verður fiskaður ymsastaðni ella eisini nakað burtur frá føroyum har tað kann vera kann vera skjótari at fara til marknað aðrastaðni meni sum heild síggi eg ikki tann stóra tann stóra trupulleikan í hesum sjómaðurin tey sum fiska vilja altíð sigla har til har tey fáa bresta prísin fyri læstna og men okur skulu sjálvandi eisini hava atlit til føroyska vinnu og føroysku virkir fimtan prosent haldi er ein ein fín javnvág í so máta so alt annáð líka rokni ikki við hetta hettarhetta uppskotið fer at skeikla vinnuna á landi okur hava eina vinnu sum ja har ið skip og virkir hanga øgiliga nógv saman ter iverstikala instigratión nógvastaðni har ifeløgini eiga bæðir virkir og skip og tey stýra væl sjálvi hvussu hvussu ráðveran ferð í allarsmestan mun men sum sagt tað kann eisini vera skilagott í ávísum førum at fara uttanlanda við ein lstella partar av læst og tað hevur verið so møguleiki tilsoleiðis sum hetta uppskotið verður hetta uppskotið samtykt sum eg vóni tað verður so eg skal ikki leggja
meira afturat takk fyri prógfólkuni takk
ein viðmerking frá kristiani andreasen ger sovæltakk fyri frú forkvinna tað er soleiðisnr atuppskotið leggur upp til atsigur av um mann skal kunna randa fimtan prosent uttalanda og afturat tí hevur landsýrismaðurin eina heimild til at víkja frá og geva undantøk hvussu skal tær skiljast er tað soleiðin at mann kann koma í ta støðuna at mann hevur fimtan prosent pluss eitt undantak frá landstýrismanninum ella hvat er hvussu er samanhangun ímillum tey bæði tingin
takk fyri fólkunum takk
gersæi frú forkvina landsstýrismaðurin hevur heimhild og hann hevur í eini kunngerð ásett nøkur fiskasløg har mann ikki pjøðast at koma føroyskan keikant tað er typisk fiskasløg sum ikki verða viðgjørd ela framleidd í í føroyum og tí gevur tað onga meining at tað skal um føroyskan um føroyskan keikant og í øðrum førum so hevur heimlandsstýrismaðurin eisini heimildina og mann kann so siga sum í hesum førinum tá ið longu var í fuglafjørði um mannloyvdi svartskjafta skipin á landa uttanlanda tann heimildin an hevur landsstýrismaðurin framvegis so tað kann í hesum førinum blíva fimtan prosent pluss tað sum loyst verður í einum tíðarskeiði har mann heldur at mann skipin liggja for leingi í køv og at at gáðskan á fiskinum harvið versnar og tað e ikki gaglis fyri nakran at at at fvinga ata upp á land í føroyum so tað tí førinum verður tað fimtan prosent umframt tað sum landsstýrismaðurin so gemur
heimildin takk fyri takk fyri tann næsti røða verður erhard joensen ger so væl
takk fyri frú forkvina til viðgerðar er er eitt uppskot um at loyva landing uttanlands og eg havi ongar trupulleikar av at mann fer eina heimild til at kunna at kunna loyva tí okur kunna okur kunna selja upp til fimtan prosent uttanlands okur skula ikki her liggur altso einki tvang men ein møguleiki sum okra reiðarí og sjómanur fáa tað verður sagt og hevr verður sagt her av av røðararpallinum í dag at hetta her fer at hetta uppskotið fer at viðføra at tað verður fimtan prosent minni arbeiði á føroyskum gólvum tað passar ikki tat vita øll sum sita her føroysk fiskivinna er sum jakuvestegaad akkarát nevndi í rættiliga stóran mun verstikal intigrera og um so er at hesi reiðarí velja at fara uttanlanda við einum parti av síni vági so er tað tað aktivt væl sum tey hava og tað er ikki nakað sum okur her innihaldi eg hava betri skilfyri enn tey vilsti tey meta at tað er at tey fáa ein betri prís fyri eina betri gosku enn visti tey vildu komið og selt tað á eini føroyskari ruppsølu ella á føroysk úll so er tað væl tíð so so er tað væl eisini samfelags gagliga og búskaparliga gott fyri okum okur síggja dagliga norsk donsk íslendsk ísk skip landa í fuglafirði og tað eri okur øgiliga glað fyri og eg haldi at okur skulu lata tann møguleikan verða opnar eisini fyri fyri okraskipum hetta við goðsku havi eg tosað um av tingsins røðararpalli til til húleysheit næstan hetta við gosku er øgiliga týdningarmikið hvussu sleppa okur víðari hvussu fáa okur veruliga ferð á føroyska menning tá ið tað snýr seg um ferduvørur er ta ein størri kjansur fyri at tað hendir um alt kemur alt verður lóggivið upp á landa í føroyum ella er tað møguligt at tað er ein eitt institament til at fara í gongd við víðari menning og at kanna hvussu fær mann so mest burturúr um so er at tað verður loyvt ein ein lítil partur verður loyvdur at blíva avreiddur uttanlands hetta er slett ikki so einkult sum tað vil sum summi vilja gera tað til tað er eisini nøkur fiskasløg okur vita tá ið hýsaður fiskn úr íslandi hon er øgiliga viðbrekin tá ið hon skal siglast heim til føroyar so verðurhn í stóran mun bara koyrd upp í ein konternar og so víðari víðari til til onglands her eru nógv ting sum eru at taka taka støðu til líkasum bulurin haldi eg skal altíð vera í eini fiskivinnulóggávu tað er hvussu koma okur víðari frá har sum okur eru í dag og hetta meti eg kann vera ein viðvirkandi orsøk til at føroysk virki fara at leggja seg enn meiri seðlarnar til at finna marknaðir finna mátar finna nýggjar hættir at framleiða upp á sum kann geva okkum eitt enn størri samfelagsligt íkast eg haldi ikki at nógva tíð sum hevur verið framført í dag herer er serliga relevant tað passar ikki at fimtan prosent av tí fiskatilfeingið sum okur hava at um tað verður avreitt uttanlands at tað fer at merkja deyðan fyri føroysku flakavinnuna yvirhøvur okur vita at tað verður ein lítil partur av flotanum sum kemur at gerast gera brúk av hesum og um so er at tað verður gjørt brúk av tí so er tað upp á grund av at tað fæst ein betri prísur aðrastaðni so eg taki fult undir við uppskotinum onkur vildi kanska havt tað ver eitt sindur meir men eg haldi at tað er er gott at leggja út við fimtan prosentum tað verðu nevnt fimmogtjúgu prosent eg haldi kanska tað hevði verið eg haldi tað hevði verið kanska meira relevant men semja fekk fekst um hesi her fimtan prosentini so eg haldi at hetta er eitt gott huppskot go
um eg taki fult undir við takk fyri takk fyri
etann næsti røða verður brandur sandoy ger sovælja takk fyri frú forkvinna ja eg má siga eg taki eisini undir við eg taki eisini undir við uppskotunum sum tað fyriliggur tað undrar meg eitt sindur at argumentatiónin frá teimum sum ikki eru samd í hesum málinum gongur so einsýugt út uppá at taka partíð við teimum sum virka uppi á landi og so lítlan mun at taka paratí ella vísa forstáilsi fyri teimum sum veiða teimum sum sigla teimum sum veruliga merkja táð ið prísirnir íhesi vinnuni svinga vit hava nú sæð hesa seinastu tíðina undir korona ati tað sum er hent tað er at prísurin er farin munandi munandi niður fyri kanska fyri fyri brotsmu longu í føroyum er hann ein triðing ella fimm krónur avreðingar prísurin minni enn hvat ið hanni hvat ið hann var áðrenn korona og tað sigur seg sjálvt at tretivu prosent í í mistum avreiðingarvirði upp á eina pikklítla løtu tað tað merkir sjálvandi aftur og øtey sum arbeiða á landi tey hava sína tryggingarskipan og tey fáa tey fáa teir pengarnar dekkaðar ella tað tað tímatalið dekkað sum teir tey arbeiða á á flakavirkinum meðan fiskimaðurin er tann fyrsti allarfyrsti í føðiketuni tað er fiskimaðurin og hann merkir ein niðurskurð og ein ein verri prís prámti eygablikkiliga vit vit vita um lønir sum vóru hvat hjá ífiskaflotanum vórðu tað kanska lógu um eini sjey átta hundrað túsund níggju hundrað túsund í tvey túsund og nítjan og tær eru tvey trý hundrað túsund í dag tað er ein niðurskurður upp á hálvtrýss prosent í í eini løn og tað sigur seg sjálvt ati eg vil í øllum førum gera kganga nokk so langt fyri ati fyri at hesir menninir sum sum illa hesi fólkini hjáokum sjófólkini øhfáa betri sømdir til tili til teirra virksemi øh eg taki undir við hesum av tveimum grundum og fyri tað fyrsta eta praktiskar grundir og tað er soleiðis at tá ið ið nakað av okarafeskfiska flota roynir uppi á vestlandinum í íslandi og yviri undir grønlandi har sum øgiliga langt er at sigla tað er kanska út við eini fýra seks samdøgur at sigla úr eysturgrønlandi til føroyar tá sigur tað seg sjálvt at ati fiskitíðin yviri í eysturgrønlandi verður øgiliga stutt tá ið tú skal heim við feskum fiski og tú hevur seks dað ár at sigla tað tað má siga seg sjálvt hjá øllum og tað má væl siga seg sjálvt at tað hevði verið ein ideg at latið upp fyri at mann kundi avreitt fiskin har sum nærmastu marknaður var nemliga í í íslandihin grundin til at eg taki undir við hesum her tað er av tí grund at eg trúgvi faktiskt upp á marknaðarmeganismur eg trúgvi upp á tað at ati at vit lata upp fyri at fleiri keyparar kunnu sleppa framat fiskinum hjá okum at so tað heldur prísin sum fiskimaðurin far ella sum sum skipini fáa tað heldur prísin ovari enn hann vildi verið visu vit høvdu bara nakrar fáar keyparar sum vit hava í føroyum og vit hava vit hava nakrar trupulleikar í fiskavinnuni á landi ja tað hava vit virkuliga øh ein stórur ella tann allarstørsti trupulleikin har haldi eg er tað høga lønarlagið sum vit hava í føroyum og forhold til aðrastaðni og tað er fyri sovið tað sum í dag beinfyri kappingarførunum hjá hjá føroyskum virkjum tað eiga vit ta málið eiga vit eisini at reisa her sum eitt mál á løgtingi men ikki við at at siga sum so eg veitst hvat vit skulu lóggeva fiskin inn á virkin hjá tykkum so at tit kunnu sleppat arbeiða tað tað má finnast eina onnur loysn eg veit ikki hvør tann loysnin er sum bøtir um kappingarføri hjá virkinum so tey u hava møguleika at bjóða seg fram í kapping við við teir sum nú einaferð kunnu keypa tað uttanlanda fimmogtjúgu prosent varð loyvt ati at selja uttanlanda og tá vórðu virkini í føroyum eisini aktiv so eg dugi ikki at síggja hví i fimtan prosent nú skal vera ein so ræðuliga stór trupulleiki at deyðin stendur í durinum tað dugi eg sletki at síggja og tað haldi er ikki
siga eilt at billa fólkið inn takk fyri
fær viðmerkingar tann fyrra frá ecvu o jacobssen ger so væl takk fyri fri forkvinna nú kom brandir sandoygin á tað sum sum eg hugsaði hesun sambandi eg nevndi ta eisini til fyrstu viðgerð tað er hetta her at viðhvørt fiskabátarnir e nesovorni leið at een avbjóðing át ækkur at teir komu heim til føroyar við tí fiskinum um og ofta siga teir vistu at koma heim við tí so fóa rættiliga lítlan prís tí hann er tað vara siglt fleiri døgn so hann er eitt sindur kvalitetin sum ikki vánaligur og ella tá ið fór ikki brúkt tað ella tá tað verð ikki keypt og tá ið tað verður keypt so fær tí hann konteynar og so fer tað aftur av landinum to tað er tað eru kanska ein gagnnýta nakað av tí sum í dag ikki kemur inn á tey føroysku virkini og nógv av teimum skipunum hava jú knýti eru tilgnýtt til virkir so tey vilja kanska øllum føroum samstarvi millum millum skip og og virkir hvar tey skulu avreiða men men tað kemur it at prísmesssa at hjálpa til til kanska ein tríggjar túrar hvar teir kanska ikki fiskaávør
takk brandur sandoy
gersuvæja takk fyri frú forkvinna takk fyri viðmerkingina edvar jacobsen ja tað er nemliga soleiðis at tey skipini sum royna á leiðum til dømis uppi á vestlandinum á íslandi harvestan fyri og norðan fyri reykjanes tey royna kanska øgiliga nógv av teimum eftir at hýsu og hýsa nærum svimur rotin so ati tað er einki at siga til at tá ið tað eru eini fimm dagar at sigla heim av fiskileið at so tann kvaliteturin verður í botni og av tí sama verður prísurin eisini í botni so eg eg taki fult undir við at vit hava vit høvdu eina eina áseting her frammanundan at tær kundu fimmogtjúgu prosent landast innan fyri ein eitt ársfjórð innan fyri eina orsfjórðing tað haldi eg vara ein øgiliga góð skipan var øgiliga keddur at mann tók hana av tí at tað tryggjaði nemliga teimum sum royna pundir íslandi ein nógv betri prís inn hvat teir hava fingið hesu seinastu ári
fyri veiðina hjá sær takk fyri tú
oja takk harra formaður nú haldi eg tað gera í so nógv væður fimm døgnm at sigla heim undan undan jøklini men vist tað var soleiðisnar at mann hevur trupulleikar í eysturgrønlandi er er tað væl forstáiligt hví ikki siga at tað er galdandi fyri fyri fisk men fiskar og esturlandi og á vestlandin í íslandi altso malandarn í íslandi viðstaða ber til eg vet kk s nógvar túrar eg havi ískatúrar eg hav verið vestlandimundan jøkluni sum okur óptu hafti hyr teir vóru hálvtrýss línirupp á teir og tað var opta í fimtan tjúgu av teimum undir jøklunum okur sigldu til grinsbi við tí til grinsbi og tað var also gott og væl dupult langt undir føroyar keypararnir tá ið teir hoyrdu tað tá ið hýsan var komin undan jøklni so róptaran feri at vera skelfaðar hýsan keypararnir runnur klokkan fimm um morguni í ongum høsum runt aktiónin fyri at fáa fatur í føroyskari hýsu undan jøkluni teir runnu á leislu at fáa fatur í hísini nú nú svimur

ja takk fyri fyri forkvinna akkurát hatta har sum henner gold sigur hennara gold hevur verið í seg her vinnuni í í í fjøruti ár ella hálvtrýss ár eg veit i vussu leingi hag hani verið he grá vinnuni og sjálvt hann at hann ikki skal kunna síggja fyrimunirnar hann sigur hann hevur sjálvsiltnitilg og fingið fult av pengum burtur úr hýsuni altso hví sæt hann erki fyrimunuri í at at okara skip okara sjómenn sum liggja uppi á uppi undir jøglunum sleppa at gera tað sama sum hand hevur sloppið ghesi árini sjálv fylgili skúli tær tað og tað sigur seg sjálvt og eg eg trúgvi meira eg trúgvi so mikið upp á marknað á kreftirnar at eg vænti at prísurin í føroyum kemur at hækka ella í øllum førum halda sær stabilan í eini høgari legu av tí at mann fær møguleika tað er eingin sum sigur at mann skal fara og og avreiða uttanlanda men bara av tí at mann hevur møguleikan so kemur prísurin at halda sær
áðari at enn ein annar sreyðugjørt takk fyri k takk fyri síðani verður tað hennri gold ið fær orðið ger so væl
síggja trupulleikar við at vit skip sigla á fisk ávesturlandi í serliga eysturínlandi at mann kann gera undantak at tey landa í íslandi til dømis hvat hvat hvat er trupulleikin at geratt undantak og siga tað at hatta er so galdandi fyri tes fisk í eysturínlandi og kanska ávestursíðuni á íslandi og so restin koyrir sum tað sum sum tað gera at tei erá mynduligheit altso tað er eit sindur av muni á at sigla suðuroyarbankanur illa a fugloyarbankanum ðu tilinn á sigla av úr eysturílandi og og og wisman vil hava og tað er ein praktisk loysn ein praktiskur máti men í føroyum kann kanna ikki gerast praktisk antíð gert tú alt ella einki hví mann ikki kann hava loyvivið at landa fisk mánn fiskar í eystuskurlandi í íslandi eitt annað stað í esturlandi og visti mann heldur at tað forlant at siglaðumd á jøklini áá tann fiskurin og so restin koyrir upá ein máta tað tað eru praktisk ting at at gera í føroyum men men ombært er tað forboðið í føroyum at gera praktiska loysni tí tað má vera enten ellur also eg eg minnist so eliga væl at at hesir her keypararnir í gringbík hvussu tar rundligt at teir hoyrdi at hýsa koma undan jøkrina niður ti til til grinsbi og og og tað var nakað sum taið ráttur fyri skelfoya hýsa hon varð løgd løgd uppá ein prosenmtan máta so ískoyrdir í mrilløm omaná og alt hetta her eitt lag og ikki kroys saman vi stórar kassar m nakað sovorðigt og og og keyparinin vóru púra í luftini altso tá ið tá ið teir hoyrdu pat føroyskur lívibátar vera við hinir ð hýsi undir íslandi púra er tini at fáa fatur í so so at at at mann landar eysturkunnans fisk og og vestanfyri tað má bera til at gera ein praktiska loysn al so tað kann ikki vera galdan fyri allar verðina fyri nnanski
takk fyri so eru tað ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum máli og vit fara at gera klárt til atgreiðslu
vit fara so at atkvøða og her er ikki nakað jú her er eitt broytingaruppskot frá minnilutanum sum er bjørt samuelsen hennrik old og bjarni ká petersen sum vit fist skulu atkvøða um ja vit atkvøða so um broytingaruppskotið frá bjørt samuelsen hennrika old og bjarna kpetersenvit eru liðug at atkvøða tað eru ellivu atkvøður fyri fimtan ímóti sostatt er broytingaruppskotið fallið vit skuldu so atkvøða í málinum soleiðis sum tað varð lagt fram tað gera vit ger so væl nú ja vit eru liðug at atkvøða tað er samtykt fjúrtan atkhvøður fyri tólv ímóti eingin er blonkt so fer hetta málið soleiðis samtykt til æru viðgerð nei til triðju viðgerð orsaka og áðrenn vit fara til næsta mál so fari eg at taka eina atkvøðugreiðslu her um umbøn um frávik tað er soleiðis at tað er komi eitt skriv her til løgtingsformannin um umbøn um frávik heitt verður hervið á løgtingi um at gera frávik sambært grein fimmogfýrs í tingskipanini frá øllum tíðarfreistum á øllum viðgerðarseðul í eftir erum og tað er í løgtsmál nummar seksogfýrs tað er uppskot til løgslóg um løgkilduni í el inn á reggjara fyritøku løgtsmál nummar sjeyogfýrs tað er eltrygdarlógin løgsmál nummar hundrað tað er sjófeingislógin løgtsmál nummar hundrað og fýra tað er uppskot til um fuglaveiðin tað er altso summi skulu til aðru viðgerð og summi til triðju viggerð og so er tað løgsmál um nummar hundrað og fimtan miðltuðlógin og løgsmál hundrað og seksogtretivu tað er uppskot til løgslóg um veiðugjald fyri fiskiskap veiðugjaldslógin og løgsmál hundrað og sjeyogtretivu tað er sjófeingislógin hetta er at landa í mæsta lagi fimtan prosent uttanat sum vit júst hava viðgjørt til aðru viðgerð og í løgtingsmáli nummar hundrað og níggjuogtretivu tað er uppskot t løgslóg um stuðul til listafólk saman við komovið nítjan løgsmál hundrað og fjøruti uppskot til løgtslóg um stuðul til ferðavinnufyritøkur fyri fastar útreislur í samband við kovi nítjan fyri tíðarskeiði frá og við fyrsta septembur tvey túsund og tjúgu til tretivunda apríl tvey túsund og einogtjúgu og løgtinsmál hundrað og einogfjøruti tað er uppskot til eykajáttanar løgslóg fyri apríl tvey túsund og einogtjúgu og tað er soleiðis at vit hava sett øll hesi til ini undir eina atkvøðugreiðslu og hetta er undirskrivað av magnus rasmussen endan umbønin aksel johannesen ruttvang belljustinussen siristenberg og christian andreasen og sjálvandi tað at mann atkvørar um so nógv í send eg nú veit ikki um visti tað er soleiðis at onkur vil hava okkurt avhasum málinum serstakt undir atkvøðugreist so kann so kann vetað verða umbiðið men annars fara vit at atkvøða um øll undir einum at vit víkja frá tíðarfrleistinum í tí sum eftir er av viðgerðina í hesum máli tað fara vit at atkvøða um núog tað er jú ætlanin at gera hetta her liðugt í dag og í morgin tað er tað sum her liðið í kortinum og sum vit eru samd um at gera ja vit eru so liðug at atkvøða hetta er einmælt samtykt tað er áttaogtjúgu atkvøðu fyri eingin ímóti og eingin er blonk so er tað avgreitt og vit fara so víðari í dagsskránni nú eg hugsaði einaferð at nú veit ikki vuhvussu langa tíð hetta fer at taka í dag hjó okkum men at vit skuldu hava eina fyrstu viðgerð l tá har vit eisini vísa frá tíðarfloysti at kanska tikið ein nýggjan fund til aðru viðgerð og triðju viðgerð artíð í tí sømmani kundi mann tikið okkurt av hasum málinum til viðgerðar eisini men nú fáa vit at síggja hvussu langt vit koma men tí fari at biðja um tingfólk at tey fylgja við í so nú fara vit undir ta næstu viðgerðina sum er á skránni í dag tað er løgtingsmál nummar hundrað og seksogtjúgu onnur viðgerð uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um ræði á málum og málsøkjum og tað er at taka loftir um flogferðstu undir føroysk ræði hvør biður um orðið tað er formaðurin í uttanlandsnevndini billjustinussen sum fær orðiðger so væl
tjúgum vatni leingi nú fara vit langt upp í luftina tað snýr seg um at taka loftrúm og flogferðslu undir føroyskt raði tað ovara loftrúmið enn tá tað er høgni hoydal tingmaður vegna tjóðveldið hevur lagt málið fram fimta mars tvey túsund og tjúgu ja tað gera hann og eftir fyrstu viðgerð níggjunda mars er tað beint uttanlandsnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fund ví fjúrtanda sekstanda og einogtjúgunda apríl í ár og undir viðgerðin hevur nevndin havt fund við umboð fyri atlanticgairvegs vágafloghavn sámal ímóndarson og landsstýrismann í umhvørvisvinnumálum helga abramsen undir viðgerðini so hevur nevndin býtt seg í tríggjar minnilutar og tann fyrsti minnilutin tað er jaspur langaard fimond rasmussen og eg vit hava hesar viðmerkingar yvirtøka av loftrúmi og flogferðslu er ikki eitt ókent mál í politisku skipanini í tvey túsund og tólv varð soljóðandi uppskot til samtyktar samtyktar løgtingið heitt verður á landsstýri um ad útgreina og kanna møguleikarnar fyri at yvirtaka loftrúmið yvir føroyum til føroyska umsiting og síðani at taka upp samráðingar við ríkisstjørnina um yvirtøku og at leggja lógaruppskot fyri løgtingi um skipan av føroyskum loftrúmseftirliti eitt av endamálunum við tí uppskotinum var at yvirtaka umsitingina av loftrúminum yvir føroyum og harvið skapa hálvtrýss til hundrað nýggj vitunartung arbeiðsplássi í føroyum og styrkja um og menna føroyska flogvinnuøki sum heild í novembur tvey túsund og trettan møguliga sum eitt úrslit av hesari samtyktuni lat ein arbeiðsbólkur mannaður við embætisfólki úr føroyum og danmark úr hondum frágreiðingina við skrivilsi af luftfarsomráðadi i relation til ferðorini undanfarna samgonga hevði eisini hetta málið á skránni yvirtøku av loftrúmi og flogferðslu samanumtikið er niðurstøða at hóast tað ikki tykist at hava skorta politiskur vilju í føroyum at taka yvir loftrúm og flogferðslu undir føroyskt raði hevur tað higartil ikki eydnast orsakirnar eru ikki allýstar men uttan iva eru tær fleiri og fleir táttaðar ein orsøk tykist vera at loftrúm og flogferðsla í okkara øki er sera væl umsitið av íslendskum loftferðslumyndugleikum te komu fram í nevndini tí verður tað skrivað her frá ikao verður tí ikki mett at nøkur orsøk er til at gera nakrar broytingar í umsitingini av loftrúminum og flogferðsluni føroysku sjónarmiðini byggja á inntøkumøguleikar sjálvræði og førleikamenning hesin minnilutin er samdur um at landsstýrismaðurin og umsitingin framhaldandi eiga at arbeiða við at fyrireika og kanna møguleikarnar at yvirtaka loftrúm og flogferðslu nevndini er upplýst at millum tíggju og fimtan størv eru á økinum um tað verður yvirtikið tað er so í hvussusverið nakað minni enn tað varð upplýst í samband við uppskotið í tvey túsund og tólv tá mann tosaði um millum hálvtrýss og hundrað vitanartung størv her tosar mann altso um tíggju til fimtan størv umsiting av flogferðsluni í okkara parti av loftrúminum verður fíggjað við kost við kovri altso kostnaðarendurgjaldi tí er ikki grundarlag fyri at halda at yvirtøka av loftrúmi og flogferðslu kann gerast ein inntøkukelda til at fíggja annað enn tey størv og ta útgerð sum eru beinleiðis tengd at uppgávuni at hava við loftrúmi at gera við hesum viðmerkingum so taka vit tríggir ikki undir við málinum og mæla løgtinginum frá at samtykkja uppskotið men sum sagt so vísa vit á at vit halda tað er skilagott at landsstýrismaðurin framhaldandi kannar møguleikarnar fyri at taka yvir loftrúm

ja so fær bjørt samelsen eina viðmerking ger su væl takk fyri eg ætlaði at spyrja formann uttanstavnin um hetta eljú sum han sjálvur eisini vísti á eitt mál sum hevur tosað um í nógv ár og tað sum ørkymlar meguliga nógv taðer tá ið mann hoyrir onkran úttala seg so siga tey at ja enhetta fer nokk ikki at gera so nógvar inntøkur onkur av landsstýrisfólkum hava sagt tað meðan sjávandu vit sum eru til reiðar at yvirtaka vit trúgva upp á at tað fer at geva stórar inntøkur so atlari at spyrja biljustinussen um hann kann greiða løgtinginum frá hvussu kunnu vit tryggja okkum at vit hava nakrar upplýsingar sum eru eftirfarandi og sum eru nógmunadygger í mun til tað vit ætla okkum tí t gangja út frá billjustinusen er samdur í at vit eiga at yvirtaka
loftrúmi takk
viljus tivilsen takk fyri tær formaður ja sum vit hava fingið greitt frá í nevndini at umboð fyri vinnumálaráðið hava verið á fundi við ikao sum er tann felagsskapurin undir st sum hevur fyrisitingina at býta sundur loftrúm kring allan heimin og okkara partur av loftrúminum bleiv býttur til íslendara longu í nítjan hundrað og tveyogfjøruti minnist meg rætt og teir siga at hetta er eittast tann størsti fyriðurin sum er men hann er so væl rikin at hann er kanska tann fyriðurin fyriðurin tað er tað er eitt eitt eitt øki sum verður umsitin sum verður kallað ein fyriður tað er faktiskt alt hetta økið sum er í norðuratlantshavi frá kanada og yvir til norra og heilt heilt móti norðpólinum hann er so væl rikin at hann er kanska tann sum er best rikin av øllum fyrum í heiminum og tí vil eg kaga ógvuliga illa gera nakað við at stovna ein nýggjan eitt nýtt luftumráði at fyrisita sum sum onkur annar ger krav uppá inni í hesum økinum og tað er tað sum føroysk myndugleikar hava stoytt seg ímóti tá ið teir hava verið á fundi við hesa hetta sum eitur ikao sum er undir st at teir siga at vit sita vit ikki kunnu vísa á at vit kunnu gera nakað sum er betri og sum er til fyrimun fyri at altjóða luftfersluna so síggja teir ikki nakað orsøk til at skula stovna eitt nýtt umráði eitt nýtt øki við nýggjum fyrisitingarmyndugleikunum sum víðari so tað er líka sum avbjóðingin so eisini sum eg havi skilt tað sum vinnumálaráðið hevur stokt seg ímóti tá ið tað hava verið í kanada og tað var faktiskt undir seinastu samgongu tá ið poul mikkelsen setti gongd vildi seta gongd í at her arbeiði
takk fyri ja takk síðani er tað hervør pálsdóttir sum fær orðið
ger so væltakk fyri harra formaður eg skal lesa álitið frá tí triðja minnilutanum sum er eg sjálv hervur polstróttur og aksel veg johannesen vit hava hesar viðmerkingar stórar broytingar eru í ferð við at henda í loftferðslueftirlit um okkara leiðir bæði tá tað kemur til sevila flogferðslu men ikki minst í sambandi við hernaðar og trygdarmál hjá stórveldum tjóðum og altjóða felagsskapunum um okkara leiðir umsitingin av føroyska loftrúmunum er í dag løgd til íslendskar myndugleikar umsita ísland og danmark hava avtaluð um hetta og teir inntøkur tænastur útreiðslur ið eru av at umsita loftrúmið fella til danmarkar og til íslands og í nevndini hevur blivan upplýst at tað fella fjøruti prosent til danmarkar og trýss prosent til íslands tað er eingin orsøk hjá okkum at ata lata danir gera avtalu við onnur um okkara loftrúmum tær avtalur eiga vit sjálvi at gera vit kunnu eins væl sjálvir taka ræði á økinum og síðani hava okkara egnan leiklut við samráðingarborðið á hendan hátt vinna vit okkum samstundis innlit og vitan um hvussu loftrúmið kann gera sær fakligt tøgniligt og møguliga fíggjarligt tilfeingi fyri føroyar við at taka á okkum ábyrgdina og ræði á loftrúmunum kunnu vit eisini skapa vitanartung størv her í føroyum og fígging til tilbúgving tað er eisini komið fram í nevndarviðgerðini at tað eru stórir menningarmøguleikar fyri føroyska samfelagið og føroyskar førleikar at taka loftrúmið undir føroyskt løgreiði og fyrisiting hvørja ferð eitt flogfar flýgur í føroyskum loftrúmi so rinda tey eina ávísa upphædd henda upphæddin fellir í dag til íslendskar og danskar myndugleikar sambært metingum liggur hendan upphæddin á umleið hálvfjerðs til tvey hunraðog hálvfjerðs milliónum krónum árliga og hesi tøl fingu vit eisini vátta undir nevndarviðgerðini stemmaðu rættiliga væl hendan upphæddin kundi verið nýtt til at bygt okkara egnu førleikar upp og skapt fleiri arbeiðspláss ið krevjast fyri at umsita á loftrúmi milum annað eftirlit o radaramyndir søga veskyo radiosamskifti og ikki minst at útbyggja teir førleikar sum okkara egna flogvinna á flogferðslu og tyrritansla longu hava prógvað virðið á tað hevur í fleiri førum verður lagt uppskot fram um at yvirtaka ella fyrireika yvirtøku av loftrúminum hetta eit mál í fleiri flokkar er farn til væl uppá og tað letur til at stórur meiriluti er í løgtinginum at fremja hesa yvirtøkuna loftrúmið er ikkieitt einfalt øki men tað merkir ikki at vit hava teirri orsøk skulu steðga arbeiðinum at yvirtaka málsøki hoyringarnar í uttanandsnevndini í sambandi vi eitt uppskotið hava eisini verið positivar við at yvirtaka lostrúmið vinna vit okkum altjóða støðu og royndir sum áhugaverdir samráðingarpartir og vit kunnu fara undir at velja okkara egnu strategiur og loysnir til frama fyri føroyska samfelagið í nítjan hundrað og fýraogtrýss og nítjan hundrað og sjeyoghálvfjerðs fluttu vit fiskimarkið út og tóku ræði á og ábyrgd av okara havi og ríkisdømi fiskiríkisdømi í nítjan hundrað og tveyoghálvfems yvirtók við tað sum er undir okkum undirgrundina nú eiga vit eisini at yvirtaka tað ið er yvir okkum loftrúmið og sjálvandi heilt upp til harra su sigur hann so at miðflokkurin eisini tekur undir við tí við hesum viðmerkingum tekur minnilutin hesin minnilutin undir við uppskotinum og mælir løgtinginum til at samtykkja

fjbjørt samelsen fær eina viðmerking takk fyri ja tað er rættiliga áhugavert at hoyra at danmarkar einum inntøka upp á millum hálvfjerðs og tvey hundrað oghálvfjerðs milliónir av loftrúminum árliga tað ereisini eitt øgiliga stórt spenni tað vil siga at mótroknað við ta blokkin so er blokkurin jú munandi minni enn tað enn tað viti plaga nevna hann men eg ætli at spyrja hervur polstóttir um hon sær fyri sær hvør leið hin rætta leiðin er at ganga fyri at onkursvegna finna ein veg sum mann kann yvirtaka loftrúm tí sum eisini biljustinsen vísti á og sum vit tosa um í áðni so royndi pál mikkelsen rættiliga nógv sum uttanríkisráðharrið á hesum øki í undanfarnu samgongu meni beint nú tykist tað vera at steðga itt sindur upp í hesi samgonguni hvat heldur hervur posdetr man kann gera fyri at fáa gongd aftur

hervur polstent gersuvæltakk fyri tað sum er gleðiligt við at lesa ølla ella álitini hjá øllum trimum partunum í uttanandsnevndini so vísta seg jú at tað er positivitetur um at yvirtaka loftrúmið frá øllum flokkum á tingi sum er í uttanandsnevndin øllum førum h og tað merkir jú at vit eiga kunna hvørs um um samgonguskeið arbeiða saman fyri at yvirtaka loftrúmið tí tað er nemliga ikki so so heilt simpult mann hevur hetta við atføroya at føroyska loftrúmið er partur av tí íslendska firðinum og ekao vila ikki koyra tann firðin í tvey sum mann má onkurvegna eisini seta seg viðat samráðingr borð við íslendingar og finna eina avtalu tí at danir hava eina avtalu við ísland um okkara loftrúm har tai fáa fjøruti prosent av teimum inntøkum sum eru við at ísland umsita føroyska loftrúmi og tí eigur mann eisini at kunna yvirtaka tað av og finna eina semju og eina
avtalu við íslendingar takk fyri
jaspur langaard ja takkfyri hara formaður ein fortreyt fyri at vit kunnu yvirtaka loftrúmið eg samstundis tað at vit mugu hava ein radara og ofta hevur mann fingið skot hoyrt um at tjóðveldið hevur ikki verið so øgiliga heitt fyri at fáa ein radara á sonnfelli hvussu er hvussu sær hervur fyri sær er hon so til reiðar til at fara inn og verða arbeiða saman við okkum fyri at fáa ein radara
fyri at kunna
yvirtakahervurtakk fyri harra formaður ja eg haldi at jaspur langard hevu verið til staðar í tingsalinum bæði í gjár og fyrradagin tá ið vit millum annað hava viðgjørt radaramálið og í ttanlandsnevndini har vi tað eisini hava viðgjørt tað og so evg hani eisini hoyrt at søgan hjá tjóðveldið snýr seg um hvør tað er sum tekur seg tekur avgerðia um at radarin verður settur upp og har vilja vit hava at eg føroya løgting og føroyskur myndugleikar sum taka avgerðina og ikki at vit fáa harraboð
úr danmark takk fyri
og er tað siristembergtakk fyri harra formaður eg haldi at ta ert gott mál sum tað virkar eisini sum nógv ynskja og tú hevur verið gjørt eitt nokk so stórt arbeiði so hevur átti at ligið okkurt eisini upp á skrift til at kunna arbeitt víðari við tí tað virkar øgiliga undarligt at danir skula hava ræði á loftrúminum og teir deligera tað til ísland uttan um okum so sjálvandi skuldi tað verið okur sjálvi sum umsøgdu tað og tað kann gott vera at hetta er eitt av av teimum tingunum sum kundu verið brúkt í eini samráðing í í mun til onnur mál tað kundi verið ymisk mál men her haldi og vussur kur hava eitt øeiliga gott kort til at brúka vistian
men brúka tað reytt takk
ja altso hetta er eittsum vit smá skal kanska endgeva tað sum sambandsstopuliga siga heta eru hvussu eeitt málsøki sum tað gevur meining at yvirtaka og tað lepur seg eftir til at tað halda allir flokkar á tingið hat tað ger men tað tað kann vera trupult tí at at eg ka og ikki vil koyra tann íslendska firðin ella reykivíkarfirðin í tvey men men kanska kundi yvirtøka loftrúminum verið eitt koyrt sum landsstýrismaðurin í unanrítismáum fer til danmarkar
samráðingarvegis at vit fáa yvirtikið loftrúmið í so fall at ein radar verður settur upp takk fyri ja takk ranndur sandoy fær orðið
uttanandsnevndini hevur annika olsen og undirvitaði sjálvur hóast nógvar samgongur hava sett sær gylt mál um at yvirtaka málsøkið loftferðslu hevur hetta ikki borið á málið tað liggja nógvir møguleikar hjá føroyum at yvirtaka loftrúnið bæði í førleikamenning størvum og inntøkum í at menna økið enn meir nevndin hevur fingið upplýst at millum tíggju og fimtan størv eru í økinum um tað verður yvirtikið er tó greitt at tær inntøkur ið koma frá flogførinum í føroyska loftrúminum skulu brúkast til at menna útgerð og menning av viðurskiftuni hava srv ið eru yvirtøkuni tilbúgving við meira undir viðgerðini er komin fram at neyðugt er at fáa nýggja og størra bjargingatyrlu so leingi málsøkið ikki føroyskt eiga danir at fíggja hes útgerð eisini er undir viðgerðini komin fram at ein lofferðsluradari á samfelli er avgerandi fyritreyt fyri at føroyar kunnu yvirtaka lofferðsluna kring føroyar føroyar liggja sera væl landafrøðiliga staðsettar í flogferðsluhøpið tí gentustreymarnir gera at fíggjarligu áhugin hjá flogfeløgunum er stórur at flúgva yvir føroyar sambært sjikako konventiónini hevur eitthvørt land fullan og eyksklusivan rætt yvir sínum egna loftrúmi yvir sínum øki sum í hesum førum verður nágreinað út á tólvfjórðingar úr grundlin runt føroyar innan fyri hetta økið kunnu føroyar altíð upprátta sín egna firði sum er á enskum eitur fleiti informationrikin nakað er tað sum bendir á at flogfør møguliga fara at seta kósina uttan um hetta lítla økið um tey skulu til at gjalda nógv meiri fyri hetta í nevndarviðgerðini e komi fram at fyri at økja um føroyska firðin soleiðis at øll flogfør sum í dag flúgva yvir um norðulandshavið verða at flúgva í føroyskum øki er neyðugt við samráðingum við ikao um at broyta avtaluna um norðurætlantsøkið útgreinandi arbeiðið skal til áðrenn hesar samráðingar far í gongd og skal umsóknin frá føroyum innihalda útgreinaðar tekniskar operationellar og fíggjarligar grundgevingar fyri hví vit sum land ynskja at yvirtaka ábyrgdina av hesum øki einki verður nevnt í samgonguskjalinum frá tvey túsundog nítjan um g yvirtøku av hesum málsøki og meta vit annika olsen og undirritaði heldur ikki at tað hevði verið rætt og yvirtikið málið við einum andstøðuuppskoti minnilutin heitir tó á landsstýrismannin og umsiting hansara um at arbeiða við at fyrireika og kanna møguleikar at yvirtaka loftrúm og flogferðslunuvið hesum viðmerkingum tekur hesim minnilutin ikki undir vum málinum g mæli løgtinginum

øh tað er soleiðis ati ati tað tykist at vera ein stórur væl viljað í løgtinginum til at yvirtaka málið sum eitur flogferðslu og og illa loftferðslu og og men sjálvandi tað skal alt skal gerast í skili og og tað er eitt øki hava finguð a vit í nevndini sum í dag fungerar øgiliga væl ø men tað er soleiðis at tað eru nakrar pengar í hesumi her sum í dag ølenda yvir í íslandi og ein parturni í danmark av tí at danska stjórnin hevur latið ísland umsitið hetta økið vegna føroyar

eg eri púra sannførdur um at tað fer at verða arbeitt víðari við hesum málinum hesi yvirtøkuni og hetta hevði verið eitt av teimum økjunum sum eg haldi í øllum førum at tað gav øgiliga góða meining at yvirtaka sum kanska hevði verið rímiliga lætt yvirtikið og sum kanska føroyska samfelagið hevði fingið bæði fleiri vitanarstørv staðsett í landinum og eisini fingið meiri sørki um reiskiu útgerð og annað sum vit skulu brúka til at servisera innan fyri tann firðin sum sum vit vónandi einaferð klára at samráðaokum samráðast okum til yvir fyri ekao taðe eg fekk ikki ta fatan at ekao sigur at veitsk hvat her hetta er eitt lukkaland tað kemur sletki upp á tal at býta henda firðin í tvey men vit skulu hava nakrar góðar grundgevingar tí skal tað vera eitt øgiliga væl útgreinað arbeiði sum sum verðursett á skránna og fer og sum mann fer í samráðingar við ikao við og eg nú veit eg ikki hvat undanfarna samgongan gjørdi tað er møguligt at tað hevur verið eitt gott arbeiði sum útgreinað ertar arbeiði har tað veit eg so ikki men í øllum førum er tað tað sum skal til um so er at mann ynskir at yvirtaka hetta økið so skalt tú hava nakrar góðar grundir fyri og tú skalt gjarna forbetra hetta økið upp á up á mangar mátar og visti vit so hyggja eftir økinum so er altso nakað sum bendir á at tað kundi kanska verið betri tá ið vit koma til sertinum reðskú og annað altso í fall at ein flúgvari dettur niður trýssfjórðingar eystan fyri hvat fyri útgerð hava vit so at senda út har jú vit hava okkurt men spurningurin er burdu vit ikki havt meiri útgerð sum vit kanska kundu fingið ikaoat betalt fyri í og við at vit servisera hetta økið uppaftur betri enn tað verður gjørt í dag eg gangi út frá at teir tann peningurin tey fjøruti prosentuni sum verða latin til ella sum sum danmark fer avstað við fyri at fyri at lata íslendingar umsita hetta øki fyri okum at ein partur av teimum pengunum verða brúktur til verjuskipini undir føroyum og tyrlurnar og tað alt sum sum sum danir hava í føroyskum sjóøki tað gangi bara út frá er ein av teimum men spurningurin er nær kemur tíðin har sum vit sjálv fara at syrgja fyri hesum økinum eg haldi at tað sær út til at tað gongur sterkt tann vegin í tí politisku skipanini

takk fyri áhugavert at hoyra bratnsandoy greiða frá tað er jú eitt mál sum polmikkessen arbeiddi við og tað lá ein tunt á hjarta men tað tað virkar sum hetta er hettað er ein ein ja ein longri prosess og tí haldi eg tað er nokk so harmiligt at at arbeiðið púra liggur stilt tí tað sýnist at vera ein nokk so breiði vilju í løgtinginum til at yvirtaka hetta tað var eitt tungt tak at yvirtaka undirgrundina og nú vóru vit farin longur upp í í luftrúmið sjálvandi skulu vit fyrr ella seinni yvirtaka hetta so eg má siga at e egeri fegin at hoyra um at tað er so breiðir upphækningur fyri hesum
takk fyri
ja ertaðja takk fyri formaðurin ja tað er soleiðis at eg í øllum førum eg meti at tað man tað gongur tann vegin at flestu flokkar á tingi dugi at síggja skilvísi í tí at mann umsitur hetta øki sjálvur øhog hví skuldi mann ikki tað altso grundgevingarnar fyri hví mann ikki skal umseta hetta øki sjálvur er ikki til staðar meti eg sjálvur so tí tí trúgvi eg at tað hetta verður aktuelt innanfyri innan fyri
eg ikki fór langa tíð takk fyri
soer tað jhandaltakfyr hr formaður ja eg havi sitið lurtað við áhuga eftir hesum her viðmerkingum ella hasum røðaranum sum hava verið frá frá nevndini eg undraðimeitt sindur ivir at mann blevr við at tosa um at skulja yvirtaka loftrúmið tað má eg siga tí at tann tíðin sum jesasta lansmaður í tey sjey átta hálvtu árini tá var talan um eitt o tað var tað bsta av eitt felags europeiskt loftrúm tað vil siga at mann skuldi fara heilt ann øvuta vegin so eisar at nationalstatirnorð í verleikanum ikki skuldu hava ræðu á loftrúvni men mann sleppa ein felags instans sum tós á loftrúvinin í es í í øllu hesum økjunum her tí gevur henda diskussiónin í mína verð øgiliga lítlan meining og tað næsta sum er tað er tað at fyriøkini eru jú avtalaði aftaná a á veringssrýggj og tað er ikki nakað sum okur koma at kunna at broyta upp á tað víðari tí øll tey londuni sum eru partur av hasum her skul a góðtaka at ein fyri verður broyttur av tiðlagaði so tí haldi eg mann er eitt sindur dreymakendur ta mansn sendir og blívr við at fatastisera um u ski tað siga ta

ja okkara brandur takk fyri harra formaður ja hetta er so tað sum vit eru uppin mótur tað at vit eru í einum samgongu har sum sambandsfólkini nokk ikki eru so heit fyri í degini sum sum vit onnur men eg eri so púra av tærri sannføring at vit eiga at standa á egnum beinum í øllum málum um so er at tað skal vera ein felags at tað skal vera ein felags umsiting av øllum tað er altíð fínasta ordan men so skulu tær vera vit sum taka tað avgerðina at leggja tað inn undir eitt felags tað skal ikki vera danskar stjørnur sum ger tað fyri okum yvirhøvdi okum taði eg haldi ikki sjønvísi fyri eitt stolt stolt og stolt fólk sum
sum tað føroyska fólkið takk fyri
ja so er tað siristenberg takk fyri harra formaður ja eri samd við brarnes sandoyhetaerein meiningsfull yvirtøka tað haldi g sjálvandi allar eru men hetta er kanska ein av teimum sum r lættst at fáa nokk so breiðar meiriluta fyri tí man sær eisini at at hetta kann fíggja seg sjálvt tað er ofta tað at tað strandar upp á mann at mann ikki vil seta pengar til nú heitir lutinsa á landsstýrismannim eisini um at arbeiða víðari við málinum ø nú veit eg ikki hvussu mann samskitirroknar brand samdoy við at tað fer at verð arbeitt víðari við hesum málinum tí tað hopið eg virkuliga tí at tað virkar sum at tað eri rættiliga fá inni hevr to in lítil minniluti sum ikki vil restin haldi er er rættiliga samd um at hetta er rætti virðina at fara og málið heur ongantíð verið so aktuelt sum nú tá i mann hevur tosað um raddaramál
tali eg alt annað
afyri hara formaður ja nú tað verður heitt á landsstýrismanninum um at arbeiða víð hesum málinum so trúgvi eg upp á at hann ger tað tí ati altso tað er ikki sum sum tey sum hava havt orðið her hava sagt tað er ikki bara bara at yvirtaka htað her tað skal gerast eitt nágreiniligt útgreinandi arbeiði áðrenn tú yvirtekur hetta hetta økið á føroyska hendir og tað er einki sum forðar landsstýrismanninum í at at fara undir tað arbeiðið tað pjøvast eingi samtykt ti tað tað kann hann gera av sínum egnu ávum og so arbeiða við tí arbeiða við tí málinum og fyrireika tað til at fara í forhandlingar millum annað við ekao og og forhandla um hvat mann kann og hvat mann ikki kann tað eru nøkur ting sum skulu til og hesin minnilutin hevur so í øllu førum malt landsstýrimanninum til at arbeiða
fyri hesum málinum og tað vænta vit eisini at hann ger takk fyri
ja takk so er tað hervør polstóttir takk fyri harra formaður eg haldi at vit høvdu landsstýrismannin inn í hesum málinum sum virkað hann ikki núvendust s øgiliga jaligur um hetta uppskotið ella u at yvirtaka málsøki men men eg vil í øllum førum ynskja annika olsen og branni samdøgin hepna hond í at heita á hann at arbeiða víðari við tí soleis at vit fáa yvirtikið hetta málsøkið ið gevur so øgiliga stóran meining fyri føroyska samfelag at yvirtaka og tí fara vit sjálvandi í tjóðveldi at stuðla í so falla landsstýrismaðurin skuldi bori
og er eitt líknandi útskot á ting takk fyri teg
ja takk fyri harra formaður tað kann nokk ikki missiljast tá ið landsstýrismann varini í nevndini at eg skal ikki siga at hann var ellivill av júpulási tað skal eg ikki siga men men tá ið mann heitir á landsstýrismann frá politiskari tríða av so vænta vit at hann ger tað sum sum løgtingi ella løgtingslimir sum eru lóggevandi valdið í føroyum á áleggrunum at gera so tað yvirstjóðar
seg ikki í at hann fer at gera takk fyri
erhard joensen tatakfyi hara formaður nú havi eg ikki verið við til nakrar nevndar viðgerð í hesini her málinum men men kundi barada samdurs sagt nakað um so ávist man hugsa globalt er tað so ein eini eitt ynski um at fáa ferrufyrøkir ella vil mann hava fleiri ella vil mann hava tað soleiðis sum tað er nú hvat eru hvat er útlitini fyri at mann at mann líkasum vil hava at fáa fleiri økir í
dagin fyri ferruøkið takk fyri hara frna
frá ikaosa síðu sum umsitur hetta øki er neyvan nakar ynski beinleiðis ynski um at fáa færri øki nei fáa fleiri økir orsakað men um so er at tað kann gerast við fyrimunum vistut eru fyrimunur í ati fáa fleiri øki til dømis tá tað kemur til uppgradering av trygd og øðrum so dugir í kao at síggja fyrimunir í tí um so er at tað ikki kostar nógv meir enn tað ger í dag so vissu pengarnir fyri hetta øki fella rætta stað og verða brúktir upp á tey røttu tingini altso upp á at styrkja og menna til dømis ter taðkeur skyo og og annað so ivist g ikki í at eko kann yvirtalast til at fáa sett ein fyrð á stovn í føroym ella fáa ein føroyskan fyrð men sjálvandi tað krevur at mann sum í øllum førum at mann dugir at marknaðarføra seg sjálvan og at samráðast altjóða við við
í hesum høpinum takk fyri ja so fær johannes joensen
orðið ger sovæl elim viðgerðaruppskot frá frá høgni hoydal um at yvirtaka loftrúmið og lat meg siga tað beinanvegin at eftir mínari metan so skal mann gera tað sum best føroya land og fyri føroyar í hesum førinum er tað skilabest fyri føroyar at yvirtaka hetta økið tí sum sagt her eru kanska tíggju til fimtan arbeiðspláss fleiri og eg haldi mann skal fokusera upp á tað sum er gott við tí og positivt og sjálvt um tað er trupult at yvirtaka tað so eigr mann at fara í samráðingar og royna at fáa tað avgreitt at tað ikki er avgreitt enn tað var ov tí tað er trupult men í mínari verð vit hava ein altjóða flogvøll í vágum vtvsti skalamann hava ein altjóða flogvøll sum sum vil nakað í úti í heimi so mást tú eisini kunna stýra bæði loftrúminum og tað sum er rundan um tað tilbúgving o øðrum og tað serfrøði sum er á staðnum hon mást so vera har tøk og tá vit snagka um at her eru tíggju til fimtan arbeiðspláss so snakka vit eisini um at tað eru meiri pengar ú landskassan tá ið hesi fólkini petala skatt í føroyum so mann hugsar um at nú eisini í sambandi við mann skal útbyggja flogvøllin so er eisini neyðugt at hugsa sær mhetta er nakað sum vit yvirtaka og koma at fleiri fólk koma á arbeiða á staðnum so mugu vit eisini byggja út í mun til hvat kapasiteturin kemur at vera á flogvøllini so tað er øgiliga tað er o viktigt at hugsa um hetta sum eina framtíðar útbygging tá vit skuldu byggja flogvøllin út tí skulu tjúgu fólk fleiri arbeiða á flogvøllinum innan tilbúgving og annað trygd jamen so so verður tað tað sum mann skal eisini útbyggja eftir og eg haldi t tað er skilagott upp á allar mátar vit havanú hoyrt um at veðurstovan verða eisini løgd har so kemur at vera ein ein rúgva av servitan og henta servitanin kemur at gagna øllum føroyum og trygdini og flogviðurskiftum í føroyum seinni fer mann so væntandi at útbyggja eisini flogvøllin brakkan og leingi hang kanska eisini soleiðis at vit fáa onnur flogfór eisini at seta seg sjálvt um flogvøllurin er nøktandi sum er fyri tey flogfóltin sum tørvar á í føroyum men eg síggi fyri mær at flogvøllurin verður bæði betri útbygdur kemur at lúka fleiri krøv altjóða krøv so eg hugsi at tað at fara í samráðingar um at yvirtaka loftremið er ein sjálvsagdur kemur sjálvstagt afturat tí at vit útbyggja flogvøllunum so um væntandi vónandi fimm kanska tíggju ár so er hetta eisini yvirtikið og vit koma a síggja eitt flogvøllarviðurskiftini sum av teimum allarbestu í heiminum eg kann illa skilja at mann er ímóti hesum her tí at sjálvt um altjóðir myndugleikar at krevja flogmyndugleikar at tað skulu vera fá økir at flúgva ígjøgnum so er ta ikki nakað sum sum vit endiliga pjøvast at lurta so nógv eftir tí at visu vit kunnu geva eina góða trygd og kkunna borga fyri at at viðurskiftini eru góð at flúgva gjøgnum okkara loftrúm jamen so skuldu tað verað allir so skuld ikki nakar forða forðing fyri at at flogførflugin hjøgnum okkara loftrúm eg hugsi eisini at vit eiga at kunna okkara egamál má varlæra at skaffa okkum so nógva arbeiðspláss í føroyum sum gjørligt og tá tað liggja tjúgu arbeiðspláss her á borðinum sum vit kunnu taka heim ella taka til føroyar so eiga vit hvussu at royna tað og eg haldi alt annað vildi verið ikki verið skilagott so hetta her er skilagott uppskot sjóvandi og tað eru fleiri sum halda tað sama so vónandi fáa vit sett skjøtul á at fáa hesi arbeiðsplássini heim til føroyar og á
páll í føroyum takk fyri
liineviðmerking takk fyri harrformaður so tað økið sum vit kunnu yvirtaka so at siga treytaleyst sambært altjóða rættið tað er ein øgiliga lítil partur av hesum stóra økinum sum verður kallaður reykjavíkarfirin og tær inntøkurnar sum liggja í tí tær alt hetta økið byggir jú á kostnaðarendurgjald tað vil siga at tað liggur liggur einki yvirskot í tí tú skalt út inn á eina tænastu og fáa endurgoldið fyri tað o tí tí roknar mann ikki við at at tað er tann tað kann blíva tann heilt stóri vinnuvegur vesar her hundrað og hálvfjerðs milliónar sum verður tosað um altso tað er eit sindur ivasamt um tað er tað eru so nógvir pengar tag snýr seg um hvussu verður soleðis nar sum eg skilji upplýsingarnar tá ið mann tosar um tíggju fimtan størr

jóhanes joensennei tað er tast sum biljusinussen sigur men men men hann kann gera mær rætt í tí at at tá ið vit fáa fimtan tjúgu størv afturat so fáa vit tær inntøkurnar leiri fleiri í landskassan eisini við skattinum og teir pengarnir koma heim til føroyar og tann servitanin á økinum blívur betur og betur so vit menna okkum inná tað sum eitur flogferðslu bæði ltvið í luftini og og á landjørðini og tað at trygd og tilbúgving og annað er í topp sigi ikkieg ikki er topt nú men vit eisini hava tað øki tað kann bara gagna føroyum og serliga flogvøllinum og og tey sum virka
flovøllin jaso vóru ikki fleiri viðmerkingar siri stenberg fær orðið
ger so væl takk fyri harra formaður ja eg haldi hetta er eitt báði gott og skilagott mál tað at fara at yvirtaka loftrúmi fleiri hava nevnt hetta her við ati at hetta er ein av teimum yvirtøkum sum geva meining tað er ikki samd í men eg haldi faktiskt eg haldi altíð at tað gevur meining men í hesum førunum er tað kanska lættari at fáa fleiri fólk við tí at hetta fíggjar seg sjálvt tað sum eg haldi er so undarligt í hesum her í hesum her málunum øtað er tað er nættupphett her við at tað eru danir sum hava ræðisrættn á økinum men at teir hava útdeligerað tað til íslands og har ímillum sita okur sum faktisk eru vest man kan siga eigarin ella tann sum eigur hava ræðisrættin og okur sita har faktisk og gera einki meðan hin parturin fer eina inntøku sum tey kunna brúka til tilbúgving tey skapa sturv tað skapa vitan og tey skapa førleikar og eitt sterkari samfelag burtur úr tí og tað er sjálvandi tað okur skula fara eftir tað er eingin grund til at geva øðrum øgulleggini sum okur sjálvu eiga eg veit gott at hetta her málið hevur verið trupult tá pál mikkesen arbeiddi við tí tað var serliga eft her við at hava bundið at so nógvum altjóða konventiónum sum gjørdi tað trupult okur yvirtóki eisini sjókorti í seinastu samgongu tað var eisini bundið av rættiliga nógvum kormatiónum og var eisini eitt sindur trupult at fáa upp á pláss so tað ber til men sumt er einklari enn annað men tað kann vera at hetta er eitt sovorðut mál sum skal deilast eitt sindur upp at tað kanska skal leggjast í ein nokk so fastan karm har tað verða kanska fleiri uppskot sum skula samtykkjast yvir eina ávísa tíð vissi alt ikki ber til at fáa í einum ø visti tað er tað sum er forðingin eg kenni ikki nóg væl til tað men tað virkar undarligt at at tað absolutt ikki skal bera til altso tað tað má tað má finnast ein loysn fyri tí okur hava eina rættiliga góða geografiska og harvið eisini strategiska plasering okur kenna tað tá ið tað kemur til alt hetta er arbeiðið við arktis at tað er ein grund til at at danir eru partur av arktis tað er sjálvandi høvuðs grundin í grønland men tað r eisini tí at okur eru eporturi til arktis og har er har rørur seg nokk so nógv har men tað rør seg akkurát líka nógv uppi yvir okkum í loftrúminum loftferðslan er økt rættiliga nógv og tey hava eisini verið onkrar fráboðanir um at tað er farin loftferðsla fram sum okur sletiki vita hvat er so vóru okur eitt sjálvstøðugt land so høvdu okur sjálvandi nógvar fyrimunir báði tá tað kemur til arktis men eisini tá tað kemur til loftferðslu og tað er tað sum eg hav var so trupult ofta við at skilja at mann ikki kann síggja hvørja dyrtað eisini letur upp hetta her er ein yvirtøka sum kann geva okkum inntøkur og her er spennandia øgiliga vítt tá ið mann sigur líka frá altso tað e líkasfráei hálvfjerðs til tvey hundraðoghálvfjerðs ilat kat stað í og tað sum oku hava fingið at vita er tað at hetr inntøkur sum mann skal brúka til tilbúgving og í breiðastu merking og tað kann fara rættiliga výtt og tí er hetta nakað sum avgjørt bara kann styrkja okra samfelag bæði í mun til vitanartung sturv tilbúgving og annað ø eg haldi eisini at hetta her við ati brúka loftrúmið sum eitt samráðingarkort tá ið mann fer at samráðast haldi eg hevði verið heilsikur kunna givi okum nakrar fyrimunir tí okur hava nakað sum onnur vilja hava og sum onnur eisini í løtuni draga fyrimunir av sum okur ætla at taka á egnar hendur og tað eigur at geva okum sjálvum eina rættiliga góða samráðingarstøðu so tað eru øll øll tekni sól og mánað sum tala fyri at hetta er eitt mál sum mann eigur at arbeið
teðhari mið víst víðari við og fáa framt takk fyrija so vórðu ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti enda so fara vit at atkvøða í hesum málinum ja og vit atkvøða so í hesum her málunum sum er løgtingsmál nummar hundrað og seksogtjúgu um ræði á málum og málsøkjum her er einki broytingaruppskot vit atkvøða nús um málið sjálvt ger so vælvit eru liðug at atkvøða málið er falli tað er ellivu atkvøður fyri og fimtan ímóti eingin er blonk so er hetta málið fallið og avgreitt frá løgtinginum vit fara so til næsta mál á skránni tað er onnur viðgerð á løgsmálnummar trýoghálvfems uppskot til samtyktar um almenna lønarkontu hvør biður um orðið tað er magnus rasmussen
ho fær orðið ger so væl ja takk fyri harra formaður ja uppskot til samtyktar um almenna lønarkontu og tað er álit í løgtingsmálinummar trýoghálvfems frá tvey túsund og tjúgu sum eitur uppskot til samtyktar um almenna lønarkontu siristenberg og beinta løgu jacobssen tingmenn hava vegna tjóðveldið lagt málið fram annan mars í tvey túsund og einogtjúgu eftir fyrstu viðgerð sekstanda mars tvey túsund og einogtjúgu er tað beint fíggjarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi trýogtjúgunda og fimmogtjúgunda mars og áttada apríl í tvey túsund og einogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin har fund við felagið ið føroysku peningastovnar og landsstýrismannin í fíggjarmálum jørgun niclasen saman við gjaldsstovuni undir viðgerðini her nevnd býtt seg ein meiriluta og ein minniluta og eg lesi tað sum meirilutin sigur og meirilutin er magnus rasmussen jákup mikkelsen billjustinussen jógvan skorheim og rutt vang hevur hesar viðmerkingar í hesum uppskotinum til samtyktar verður heitt á landsstýrið um at fyrireika og leggja fram lógaruppskot um at seta í verk skipan við almennari lønarkontu í viðmerkingunum til uppskotið verður sagt at seinastu árini eru lønarkontur farnar at kosta løntakaranum nógv í ymiskum gjøldum og at hesi gjøldini eisini gerast alsamt fleiri víðari verður sagt at tað er ikki rætt at fólk skal fólkið skal verða áløgd tænasta sum kostar teimum nógvan pening til hesar viðmerkingar vil meirilutin vísa á at í dag eru hava allir løntakarar møguleikar at velja sær ein peningastovn har eingi gjøld verða løgd á lønarkontuðini so er má talan vera um eina misskiljing hjá uppskotssetaranum meirilutin vil eisini vísa á at um ein skipan skal stovnsetast soleiðis at allir løntakarar kunnu fáa eina almenna lønarkontu eitt nú á gjaldsstøvnu so fer hetta at gerast ein umfatandi skipan sum sjálvandi fer at kosta landskassanum fitt av peningi meirilutin heldur at skipanin vit hava í dag við lønarkontin í peningastovni er nøktandi við hesum viðmerkingum tekur meirilutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskot visi vit hyggja eftir sjálvum uppskotunum sum er til samtyktar so er tað óalmindiliga stutt og greitt løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fram lógaruppskot um at seta í verk skipan við almennari lønarkontu og viðmerkingarnar undirbyggja tað sama man tosar um lønarkontuina og einki annað og vit siga jamen tú kanst velja in peningastovn har tað er ókeypis so í veruleikanum er er tað ikki tráð við akkurát í veruleikanum tá mann sigur at mann betalir gjøld fyri a ava lønarkontu og at tað er alsamt vaksandi og fleiri gjøld og tí má tað altso vera ein misskiljing tá ið tað so verður nevnt um so negativa rentu og hvat annað ja men tað er tað hevur einki við lønarkontuna at gera tað er akurátsum at mann líkasum hektar okkurt annað uppí men uppskotið handlar altso um at stovnseta eina almenna lønarkontu og so stendur her at eina ókeypis lønarkontu har vil eg bara vísa á ella vit at at einki er ókeypis vit høvdu eisini stjóran og gjaldsstovuna inni saman við landsstýrismanninum sjálvandi er tað ikki ókeypis so tí halda vit at skipanin sum er er nøktandi og í samband við hetta uppskotið so draga tað hasum lønarkontu og ikki um forskeld annað sum mann flættar uppí
takk fyri ja takk beint
atta løgu eina viðmerking ger so væl ja takk fyri
nú veit ikki odiliga um formaðurin í fíggjarnevndini sum annars er an skilamaður eg veit iku hon hevur lisið upprunauppskotið hjá siuristenberg og undirritaður men har siga vit at at tað er ein lønarkont ví enum peningastovni men seinastu árini eru hesar farnar kosta løntakaran ov nógv í ymiskum gjøldum og hesi gjøldini gerast alsamt fleiri so vit tosa ikki bara um gjøld fyri lønarkontur men øll onnur gjøld sum eisini verða løgd á og jú tað eru peningastovnar sum taka gjald fyri lønarkontur takk fyri frú forkvinna
jatakk magnus asmussen gerstakk fyri harra formaður til tað síðsta fyrst vit hava eitt frítt val vit kunnu velja ein peningastovn har tað er púra ókeypis havna lønarkontu og eg las hasar tvær reglurnar nú meðan eg avi staðið her har tað vís er púra greitt at tað handlar um lønarkontu og viðmerkingarnar handla um lønarkontu við øllum møguligum gjøldum eg veit væl og tað vita vit øll at tað er øll møgulig gjøld á ymiskar tænastur men á lønarkontuðina er einki gjald vit hava frælsi til at velja ein peningastovn har einki gjald er
takk fyri ja takk næsturðarrøða er páll á reynatúgvu
ja eg skal lesa minuálitið hjá aksel v johannesen og undirritaða til hetta málið í sambandi við at alsamt fleiri krøv verða sett peningastovninum um skynsamar rakstur eru fleiri føroyski peningastavnar farnar krevjugjald frá viðskiftafólki fyri at hava lønarkontu umframt at fleiri onnur avgreiðslugjøld eisini eru sett á tænastu peningastovnarnir eru vinnuligar fyritøkur og tað er tí skilligt at peningr verður tikin fyri at veita viðskiftafólki sínum ávísa tænastu men eftir sum tað er lógarkravt at lønin skal umvegis ein peningastovn heldur minnilutin tað vera órímiligt at tað í ávísum førum kostar at hava eina lønarkontu føroyski marknaðurin fyri peningastovnar er at rokna sum eitt gupol tí burtursæð frá smærri peningastovnum eru bara tveir stórir peningastovnar tá tá bygnaðurin á marknaðinum er líknandi gupoli eru fortreytirnar fyri kapping ikki galdandi á sama hátt hetta merkir at eru viðurskiftafólk ónøgd við eitnum prísstøði á tænastunum ber ikki eins væl til at velja fyritøkur til og frá og harvið verður prísurin fasthildin á einum óvanlig høgum støði tí metir minnilutin ikki at kapping einsamøll loysir nevndu avbjóðingar men at tað harafturímóti er neyðugt hjá politisku skipanini at halda eitt baki eyga ím marknaðinum minnilutin heldur at tíðin er komin til at krøv verða sett føroysku peningastovninum um at tryggja fólkið ókeypis og lættað atgongd til grundleggjandi bankatænastu kring landin frigasta loysnin hevði verið á bankarnir finna eina skilagóða loysn men kunnu bankarnir ikki lúka hesar treytir eigur fólkið at fáa útgoldið sína løn gjøgnum ókeypis lønarkontu við hesum viðmerkingum tekur minnulutim undir málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið so kann eg leggja afturat ati at tað er nú soleiðis attað almenna eigur ein rættiligan fittan klýning av av tí sum eitur bankt norðdigg í dag og spurningurin er hvussu væl tað almenna gagnnýtir ella brúkar síni ognarlut í bankanum

á gjaldsstovuni var inni og hesin spurningurin varð umrøddur at bankarnir uttan iva hava havt rættiliga stórar inntøkur av at hava einkarættin upp á lønarinntøkuna í árenn sum er farin tí hv tað kanska ikki í dag men teir hava havt rættiliga stórar inntøkur burtur úr tí einkarættinum tey síðstu nógvu árini tað er eisini komin fram at um mann setir á stovneina almenna lønarkontu so kostar hon sjálvandi eisini og tað er eisini upplýst í fíggjarnevndini at at bankarnir hava bjóðað landsstýrinum ella tí almenna at atumsita hesa almennu lønarkontu so her eru viðurskiftir sum bæði tala fyri ímóti men undir øllum støðum haldi at at tað almenna átti at gjørt meira gagn burtur úr sínum ognarluti í bant norðdik sett treytir sum eigari og eg haldi at ein av teimum avgjørt rímiligu treytunum er at lønarkontoirnar skuldu vera ókeypis sum mann skal halda fastum eg minnist tað var undir undanfarnu samgongu at tá var tankin frammi hjá bankunum eisini at eg heila tikið at seta

og tað hildu vit vera púrasta burturvið og ta góðtøku yvirhøvur ikki so tað signalið fór aftur til tilnei tiltil bankakervið at tað bleiv ikki góðtikin frá politiskari síðu og eg haldi sum heild at at tað almenna skal brúka sín síni sína ávirkan á bankan til at at tryggja kundunum borgarunum so rímiligar treytir í mun til bankarnar sum yvirhøvur gjørligt um vit skuldu fara uppaftur longur víðari tað veit eg ikki men spurningurin umsethúsarfíggingarbygd hann er hann er í hvussur relevantur har sum tað vísir seg vera rættiliga stórur mismunur

sum verða givnar teimum sum keypa hús í teimum størri plássunum og hjá teimum sum keypa hús í teimum smærri plássunum altso fólk við júst somu inntøku somu familjuviðurskiftum somu fortretin generelt fáa eina heilt aðra viðferð um tey ynskja at búseta seg í í teimum størri plássunum ella um tey ynskja at búseta seg á bygd og tað r tað eru eisini viðurskiftir sum mann kann hava ávirkan á við ígjøgnum síni almenna ognarlut altíð alt sum sagt mæla vit til at at ella taka vit undir ví uppskotunum og mæla løgtinginum til at sam
tykið uppskoti takk fyri forkvinnan ja takk
vóru nakrar viðmerkingar hjá hannes joensen ger so væl takk fyri frá fólkuna ja púra samd við pállarin renatúgvu í tí sum hann fór fram varð nevnað eitt um mann legði bankarnar løgdu niður bankadeildir tað tað var ein rationalisering í tí men so fekk mann tað sum eitur bankatænastur við sjálvtøkum øðrum og tað er mann eisini farin at liggja niður nú á rættiliga stórum plássum so mann kann hugsa sær at alt verður miðursavnað meir og meir verða rationaliserað men tað gongur ikki um tí við tænastuna tí meini eg eisini at grundleggjandi bankatænastuna tað má mann kunna forlanga til allar borgararsamfelagnum so eittlandastað so hvat er so grundleggjandi bankatænastað er at tað er nakað við lønarkontu og nakað við sjálvtøku

ja takk ollareyngskk fyr takkjohanes joensen ja tað er tað er júst tað altso atgangi hjá tí vanliga borgarunum til ati bæði til at hava síni viðurskiftirí nærumhvørvinum men eisini til at kuna avgreiða síni síni viðurskiftir í í nærumhvørvinum tað er tað er øgiliga stóran týdning í allari si diskussióniri her tað kudu verið víst á at tað almenna hevur álagt bankunum so harðar treytir og á tí hav bankanir í dag so so torført at skunda mær at minnasteg á at tað at tað almenna áleggur harðar treytir tað er nettugt tí at bankarnir avgjørt ikki hava klárað at liva upp til sína egnu ábyrgd ímóti síni egnu fyritøku eru farnir ar heysi tí hevur tað almenna noystið at ála
lagt bankunum harðar treytir takk fyri
ja takk siri steðanberg ger so væl takk fyri frí forkvinna ja hetta er við lánið møguleikum hjá fólki kring landið at kunna fáa setusa fígging tað hevur verið ein afturvindandi trupulleiki og eftir nakað fáir dagar so nøkur diskuterað tað seinast má tær renna tú hvørt at seta spurning um tað og tað virkar heldur ikki sum at tað er ein vilja til yvirhøvur at gera nakað við tað og tað er eitt stórt mál í so sjálvum tað sum er eisini okra sjónarvegisnir her tað er eitt her við at tann løn sum tú forvinnur hann eigur tú tí tað sum er tað sum gongur fyri seg í løtuni tað er tað at tú skalt betala av tíni løn fyri at fáa tína egnu lønu út tað er eitt púrasta púrasta skeivt prinsipp og tí tað okkurt vilja burtur frá søkast at at tað ikki blívur við at verða etið upp á lønir hvørt vit skalt brúka av

takk so er tað ollareynaygersæja takk forkvinnan tað eri ja tað er á mangar mátar er tað tann øgugta ver altso vit tosa um negativa rentu og at mann skal skal gjalda fyri at sleppa at hava sínar pengar standandi inni tatahetta er viðvent í mun til ta ta tilveruna sum ta bankatilveruna sum hon plagdi at vera og og mann kann velja at siga ja soleiðis er støðan í dag men mann kann eisini velja at taka meiri eina meira aktiva støðu siga veit vit góðtaka ikki at støðan er soleiðis o vit halda at støðan skal vera annanleiðis enn tað og eg haldi at tað má vera ein ein ein eftir hondum við tí við tí støðu sum bankarnir hava so má tað var ein mannarættur hjá fólki at kunna hava eina lønarkontu í einum banka uttan at nýtis ati
at rinda pengar fyri teg takk fyri
ja takk ruttvang ger sovæl nú taki eg als ikki undir við hesum uppskotinum ein almenn lønarkonta hevði kostað skattagjaldaranum í tíggjutalsa milliónum er eg sannførd um men spurningurin er um mann skuldi roynt at latið upp fyri at mann ikki var tvingaður at havt eina kontu í føroyskum peningastovnum at latið upp fyri at mann kundi brúkt útlendskar bankar og sjálvandi har er tað skattauppkrevjingin sum er ein avbjóðing og tað er nú høvuðsorsøkin til at mann má hava eina kontu í føroyskum bankunum tað er fyrst og fremst hetta við skattaavrokningini so kanska tað áleggur almenna myndugleikum eisini har at finna aðrar loysnir fyri tey sum ikki vilja verða heft atað
peningastovn takk fyri
dakk pállareyna tykur ger so væl
takk fyri eg haldi at tað finnast øgiliga nógv dugnalig fólk innan fyri føroyska bankakervi eg haldi ikki at bankan leiðslurnar altíð hava verið so dugnaligar í í føroyum tey tey seinnu árini men tað eru øgiliga nógv dugnalig og samvitskusamvitskufull fólk sum arbeiða í bankunum ogtey hava altí rós uppborið eg haldi at vit skulu a vera góð í tair føroysku bankanur eg haldi ikki vit skula fara og og spæla okkum við tankanum um at at at hava útlendskar bankar í føroyum tvørturmótir so haldi at vit skulu ava eittnokk so stórt pateriotiskt hjarta tá ið tað kemur til bankarnar men að tað más so eisini verða grundað á at at bankarnir so ella so eru loialur ímóti kundunum sum sum sum verja teir og sum sum tjúkkluntar dagov dagliga við at hava síni fíggjarviðurskifti at teir skulu ikki blíva ov grádigur tí tað er øgiliga skjótt at tað fær fær øvuta ávirkan takk fyrija takknæsta
ð er eintobsen gersæja takk fyri frú forkvinna lat meg fyst gera púra greitt hetta uppskotið hjá siristenberg og undirritaðu er als eingin misskiljing sum meirilutin í fíggjarnevndini vil vera við hinvegin so mátað vera ein vilju hjá samgonguni at halda fram av stavnsbyndafólk ati peningastovnum og lat meg gera púra greitt hetta er als ikki ein ábreiðsa til tey mongu dugnaligu starvsfólkini í peningastovnunum hinvegin so eru tað meira skal síggja sum ein at eg royni at harta leiðslurnar í peningastovnum eitt sindur tí eg haldi ikki at tey virða viðskiftafólkini hjá sær nóg nógv vit høvdu ein peningastovn í dag at koma við einum úrsliti á eg veit ikki nakrar hálvfems milliónir tað var í fyrstaársfjórðingi í ár og aðrir peningastovrnar eru komnir við rættiliga stórum yvirskotum og sjálvandi er tað gott at hjá privatum fyritøkum hava yvirskot tað er als ikki har eg eri men kortini so áleggja hesi somu peningastovnarnir eitt gjald fyri og annað eftir á viðskiftafólkini fyri sokallaðar tænastur og løgtingið tykist at halda fast um at fólk skulu lóggevast inn í hesar peningastovnarnar tað vilsiga at tey hava einki væl tey sleppa ikki undan hesi tænastugjøldunum tað sum siristenberg og undirritað u ætlað við hesum uppskotinum er at fólk skulu hava eitt alternativ tey skulu lapa burtur úr bankunum um tey hava hug til tað tí sum nú er er eingin møguleiki og allir peningastovnar leggja gjøld av onkrum slagi summir fyrði lønarkontur aðruferð uppsparing pensjón og annað og tað haldi ikki er rætt at tú revsar fólk fyri at tjena pengar ella a tú revsar fólk fyri at verða ábyrgdarfull og spara upp antin til bara hava okut at standa ímóti við tilepensjón ella til eina sethúsaella ætlanin um at byggja sethús ella keypa sær okrta búgva í tað haldi ikki er rætt at mann skal revsast fyrr og so er taðhendan her negativa rentan hjá danska tjóðbankanum ið fara skyldina fyri alt og ja eg veit tað er negativ renta men hon kann ikki fáa skyldina fyri øll gjøldini hjá bankunum og hesi gjøldini vóru e eisini áðrenn tá negativa rentan kom so sum er so hava fólk einki val tí tú fært ikki verið til um tú ikki hevur eina bankakontu og tú hevur einki val tí tú skalt hava ein peningastovn tí vilja vit við hesum her uppskotinum geva fólki eitt alternativ eina almenna lønarkontu so tey sleppa undan at brúka peningastovnarnar um tey ikki ynskja at rinda øll hesir gjøldini og ja eg veit gott at summi fólk sleppa ikki undan bankunum tí hevur túeitt lán í ein banka so mást tú sjálvandi vera viðskiftafólk har men tað er so ein avtalu tú hevur gjørt við bankan ta tær treytirnar tú kennir áðrenn tú tekur lán men eg haldi at løgtingið her má siga við bankarnar at nú er nóg mikið tað er langt síðan vit í tjóðveldinum søgdu at nú er nóg mikið í frekleikanum hjá bankanum at revsa fólk við negativari rentu fyri at spara upp men her í tinginum hevur samgongan so ikki lurtað men nú ein dagin sári at ein danskur ráðharri tykist hava at lurta eftir tjóðveldinum tí hann var í øllu førum í donskum miðlum og hartaði bankar fyri negativa rentu so eg vet iki um tað fær onkran í samgonguni at vakna tí har eru jú summi sum halda tað at danir teir vita betri enn vit føroyingar so kanska onkur vaknar so frú forkvinna hetta uppskotið er ikki ein misskiljing hetta uppskotið er ein ætlan at geva fólki eitt alternativ til peningastovnarnar og um ikki so er at hetta uppskotið verður samtykt so vóni eg kortini at leiðslurnar í bankunum onkursvegna byrja at taka í egnan barm og hava størri virðing fyri hesum her fólkunum sum hvønn dag stríðast og ikki minst eisini hesum fyritøkunum sum helst skuldu eisini hava okkurt a staðið ímóti við
takk fyri frá skrá ja
takk hevur vóru nakrar viðmerkingar magnus rasmussen ger so væl takk takk fyri fólkuna eg royni at halda meg til hetta uppskotið sum snýr seg um at seta verk á eina skipan við almannari lønarkontu og tað er tað viðmerkingarnar ganga út uppá har stendur í dag er neyðugt hjá løntakarum at hava eina lønarkontu í einum peningastovuni men seinastu árini eru hesar farnar at kosta løntakarar nógv í ymiskum gjøldum og hesi gjøldini gerast eisini alsamt fleiri eg havi frælsi til at velja ein peningastovn til eina lønarkontu sum einki kostar at so snakka um negativa rentu og tænastugjøld ja vit vita at tað er tænastugjøld løgd á alt møguligt tað er heilt ein onnur diskussión hetta handlar um lønarkontu
tíðina takk fyri
ja takk beinta løga jacobsen gersovælja nú magnusrasmussen sambandsmaður er á tjóðveldisfólk so vit hava kanska ikki somu fatan av hugtakinum um frælsi tí eg haldi ikki at tað er frælsi at tú her verður tvungin inni ein peningastovn tað kann vera atað er nakrar velja ímillum men tey allir teir peningastovnarnir áleggja framvegis gjøld so tað er ikki av frælsi og tað sum eisini er í uppskotinum tað er at vit vísa á at bankarnir leggja bara alsamt fleiri gjøld fyri alt møguligt og tað er
tað ikki í lagi takk fyri so fór
ja takk edva jacobsen gersovæltakk fyri frú forkvinna nú verður tað tosað um lønarkontu og gjald fyri at hava lønarkontu tað bleiv í øllum førum tosað um fyrstu viðgerð og eg má siga persónliga havi egc ongantíð sær gjald enn á á á á mínari lønarkontu og øðrum sum eg havi spurt inn til hava heldur ikki men so sigur onkur men hvat soleðis mann hevur fimm kontur ella seks kontur tað er so ein onnur diskusión visti man fer ha nógvar kontur tí so kann mann kanska ikki alt kalla allar fyri lønarkont lønarkont er ein kontur sum lønin fer inn á og har fellur ikki eitt gjald men so er tað ð hugsa um eftir almenna banka tað er so øgiliga ofta at at ein kundi e viðskiftafólk hevur brúk fyri einum banka tú kanst hava it lítið lán tú kanst hava brúk fyri skáaog tú kanst s brúk fyri so nógvum hvør skalt so veita hesa tænastuna ella hhvat er tankin víðari eg hugsi um hvør skal hvar skal mann so hava sínir visakort og ella hvat eg hugsi barat tann samlaði pakkin ellahvussu mann tenki eti

ja takk beinta og løða jakobsensja ja takk fyri forkvinna vit skulu ongantíð gloyma at hvørja ferð fólk biðja um ein skáa ella eitt annað so taka bankarnar eisini gjald fyri tað skalt tú hækka lánið so taka bankarnar eisini gjald fyri tað so tað er ikki tí at bankarnir eru nakrir sum eru brúkt undir fyrsta tá vit tosa um at tað er fyrstur viðgerð tí so hesa bankarnir eru vælgerandi felagsskapur á nakran hátt bankarnir skulu tjena pengar og friððvervi tí men altso tú hevur einki val og uttan at skula fara í ein peningastovn tú hevur ongar aðrar møguleikar og samfelagið krevur at vit hava
eina lønarkontu takk fyri ja
takk siri steenberg eina viðmerking takk fyri frá forkvinna ja tað sum er endamálið við uppskotinum tað er at geva fólki eitt alternativ til bankarnar eða nett uppá tær við at serliga tey gjøldini sum tú skalt betala hvørja ferð tú brúkar tínar egnu pengar tað er eitt stórur prinsipp sum sum øll átti at staðið saman um at tað sum tú hevur forvunnið tær tað eigur tú men nú skalt tú betala fyri at sleppa at brúka tað og tað tað kann ikki vera rætt tað etur burtur av løni hvønn einasta mánað og brúka tað kort sum betalir tú hvørja ferð tú lígar meg ikki hvagar hvørja tænastur tú brúk fyri sum betalir tú fyri allar tænastur og tað er tað sum okur ynskja at mann kann fáa fáa eina lønu inn á eina
ein annan máta soleiðis at mann slapp undan
ja takk beinta løðið jakobsen ger so væl ja takk fyri ja tað er júst av tær sum ið siri steinberg sigur at fólk beraðir mann sigur klingaði til at rinda fyri alt fyri at brúka pengar sum tey hava rindað øll møguliga gjøld av frammanunda nú skuldu tey eisini rinda til eina privata fyritøku og tað er tað sum vit vilja geva fólki eitt alternativ til onkra heldur at vit skuldu ikki hava eina almenna lønarkontu sjálvandi hevði tað verið best um tað ikki var neyðugt men kanska skuldu løgtingi so farið at tosa við hesar bankarnar og sagt nú mugu tit eisini skifta tykkum eitt sindur væl tí at tá ið teir bankarnar brúkfrí hjálp meðan hvør er tað so tá sum rindar javntaðar føroyskina skattskjaldar so hetta hevur tað einasta endamálið er at verja føroyska lønmóttakarin og eisini føroyskar fyritøkur ikki minst teir smærri sum hava kanska ikki so øgiliga nógv at standa ímóti við
he sum royna sín fergasta takk fyri frá forkvinna ja tætt næsta røða er sirið stenberg
rsætakk fyri frú forkvinna h tað er beinta løgið og eg sjálv sum vegna tjóðveldi hava lagt eitt uppskot fram um at fólk kunna fáa ein alternativan møguleika at fáa sína løn útgoldina uppá fyri at kunna sleppa undan gjøldum tað er faktiskt tað sum er bangi h eg haldi a okur er komin í eina nokk so undarliga støðu visti mann bara tonki nøkur fá ár aftur so haldi eg tað hevði verið púra óhugsandi tann tankin at mann skal betala fyri at fáa sína egnu pengar út mann skal betala fyri flytingar mnn skal betala fyri at fáa tímt sparibussina ella fyri at lata til eina jarðar ferð ella hvat tað skal vera tað haldi eg eri tað er ei nýggj verð upp á einlana máta ø tað hendi so tað fyri nøkrum árum síðan at tað bleiv lagt upp til ati fólk fóru at fáa sær heimabanka so tey kundu avgreiða tey flestu viðurskiftini sjálvi og tá ið øll høvdu fingið hesær heimabanka so kostar hann eisini so hansbetalir mann eisini fyrr eg haldi tað árliga eg veit ikki um tað e akkurátlíka øllum bankum men taðe eit sindur ymiskt gjaldskortini kosta so so tað er tað er tað er hend ein øgiliga stór broyting á øllum peningastovnsøkjunum og sjálvandi skal mann eisini fylgja við talgildingini og við tíðini og alt tað tað er ikki tað eg hugsi um men eg hugsi um at mann hevur eisini fingið nakrar útreiðslurknýttar at tí samstundis er bankadeildirnar blívurnar ferri og tú blívur truplari at fáa atgongd tili tað eru automatirnar og eisini upplatingartíðirnar í stóran mun hava verið minni og minni og mann hevur havt eitt svorð fornermilsi av at at sita fólk hendan stongdardagir og arbeiða tað at fáa løn at fara til arbeiðis og gera eitt dagsverk og fáa betalt fyri tað og at eiga teir pengarnar sum mann fer tað er í mínari verð ein ein so grundleggjandi rættir at einki eigur at gera seg inn á tað vissu nakar rørir tað persónliga frælsið so tað tað at tú ikki kann hava fullar ræðisrætt yvir tínari løn mær vitandi hava bankarnir tað gott teir hava allur haldi g í føri stuttum verið úti og víst á hvussu árið hevur hilnast og sjálvt um tú verðuðr korona so havar teir vísta á at faktiskt hevu tað ikki verið so galið allíkavæl og teir arbeiða ein rúgvu av góðum fólkum í bankunum og tað er eisini góð arbeiðspláss tar o einki við tað at gera og so seint sum í dag hevur tað eisini verið frammi um at tað er stór avlop í bankanum fýraoghálvfems milliónir bleiv nevnt fyri fyrsta kvartal so tað er ikki soleiðis at mann er í einari krististøðu tað sum eg kundi hugsað mær var at tað var eitt størri fyrlit fyri kundunum hetta her við at mann eisini vísir eg vit ikki mnn kann siga tænastasinni ella líka nógv samfelagssinni tænastugjøldini eru blivin ein báði fyri fólk eg haldi eisini at løgtingið má kunna tora at tosa um bankar og krøv og eg havi eitt sóra fornemmisi av at tá ið tað kemur til at tosa um stórar fyritøkur og bankar so eru fólk nokk so afturhaldandi at siga nakað og eg veit ikki dugi ikki at grundgeva fyri hví men tað er hvussu mítt fornemmil si tað eru nú nøkur ár síðan at bankarnir tóki eg eina rættiliga stóra avgerð og fluttu alt sítt ktkervi av landinum tað vóru varðu vóru nógv sum vóru ónøgd við tað og søgan hevur eisini víst at tað var skeivt at gera tað haldi eg heldur ikki varavísa samfelagssinni hvussu nógv hevur tað í ikki kostøgum kann mann spyrja í førleikum í mistum arbeiðsplássum og menning og kanska ímistum útbúgvingarmøguleikum og hvussu stór kundi okra ktvinna í føroyum ikki verið visti mann ikki hevði tikið tað stigið tá tað er eisini eitt sovorð ting sum bara er fari eitt sindur framvið og bankarnir faktiskt sloppið at at at gera sum teir vildu taðhaldi e ikki eg var í ordan og eg havi ikki sett eitt einasta stig til í peningastovnunum til at fáa bøtt tað aftur og eg meini at tað bleiv eisini snakkað um trygd tá at tað var viktigt at mann gjørdi dag tí at mann var for lítil í føroyum og vissu mann heldur tað at trygdin innan fyri alt hatthar við við dankortum og øllum er blívin betri so haldi eg mann pjøðist ikki at fara longuri enn at lesa í seg
dagskri ja takk her vóru nakrar
sendir so væl takk fyri frá forkvinnuna nei eg havi sjálvandi tað havi eg eisini givið til kennar at eg taki ikki undirvísingar um uppskotinum og skilji ikki ordiliga tankagongum aftanfyri tá ið sigur stendbært sigur at tá ið tú hevur verða eini virki og tú kent eina løn so so skal mann behalda sína løn men men eg síggi bara sjálv hvussu nógv kostnar tað fer øgiliga nógv av einari løn áðrenn eg fái tað til at brúka sum sum eg kann føla tað til mítt av mínari løn í øllum møguligum gjøldum inklusivari við skatt og hvussu hugsa sigur steðnberg at hesin banki skal fungera at ein banki hevur so nógvar funktiónir tá mann tosar um at mann skal standa fríur í øllum tað skal einki kosta eg kendi ikki at kosta skattgjaldar so illa so fyri so blívur tað ein almenn tænasta og eg trúgvi ikki at at tað kann bara útgjaldast av ongum fólki hviss mann snakkar um at hava

er ger so væl takk fyri harra formaður ja tað er ikki so eila nógv árs hava mann kundi brúka postskeruskipanina til dømis hon er so í haldisleikinum verður brúkt meir í haldisleikinum tí fari okur hugsaði kanska at mann kundi hugt eftir um gjaldstovan hevði onkrar møguleikar sjálvandi hevði tað kosta í tí samlaða men hetta er poengið at tú eigur tað sum tú forvinnur sjálvandi betalir tú skatt tú betalir bart til gjald og tú betalir til als og alt tað øll tey gjøldini eru ásett í lóg her innifrá og tað er tað sum er tann vesindiligi munurin bankin ásetir sjálvur síni gjøld øll hini gjøldini verða ásett her innifrá í lóg tað verða tey ikki tá ið tað kemur til teyði gjøldini sum tú
noyðist at betala tá tú vilt brúka av tíni løn takk fyri
ja takk beintarløga jakcobsen ger so væl ja takk fyri fyri forkvinna eg hugsai spyrja særi steg hvat hon sigur til at ting fólk samanbera skatt lastskatt sum fer til skúlar og heilsuverk og annað við gjøld sum bankar taka inn vit rinda altso tað er lóggivið við henda skatt men tað er eisini lóggivið at teir pengarnir fara til ja sjúkrahúsverkið og vælferðartænastur og og skúlar og hvat annað er varslitskugjaldiðtað er eisi lóggivið tað fer eisini til so foreldur kunnu vera hjá børnum hjá sær og heilsutrygd tað fær eisini ver at bøtn um heilsuna nú eru hesi gjøldini hjá bankunum samanborin við slíkar vælferðartænastur hvat heldur siga í steðnberg um tað
takk fyri frá forkunnan
ja takk siristenberg ger sovætakk frú forkvina ja tí tað ið eg royndi at siga at skattur og onnur gjøld tað er nakað sum mann hevur álagt við lóg her inni tí mann vil veita nakrar tænastur fyri mann kann ikki saman líkna gjøld í bankunum við tað tí visti visti tað skuldi verið skattur so skuldi tey verða ásett her inni frá eg haldi lógin sigur at eingin annar hevur loyvi at áseta skatt enn sjálvt løgtingið men soleiðis sum tað virkar í dag so kann mann næstan uppliva tað
sum ein skatt ja takk næsta røða er rutvang
ger sovæltakk fyri eg blívi eitt sindur provokerað av undirliggjandi hugsjónini aftan fyri hetta her uppskotnummhetta snýr seg um altso tað tað verður lagt fram sum ein mannarættindir at sleppa uttanum privatir bankar tað tað ljóðar sum at tað heldur mann tað skal vera ein rættindi hjá fólki og at mann skal hava eitt alment alternativ vist tað er tað so kundi mann sagt tað um so ræðuliga nógv annað eg eri noydd til at betala gjald til eina privata fyritøku fyri at samskifta í telefon eri noydd til at betala gjald vissi eg skal hava olju í í tangan bæði bilinum og heima vissi eg skal koyra so má eg keypa ein bil frá einari privatari fyritøku altso er tað soleiðis at tjóðveldi vil hava eitt samfelag har sum mann skal sleppa frá at fyri halda seg til privatar aktørar í føroyska búskapinum er tað soleiðis at hvussu eg vísti ein kanning tað fyri nøkrum árum síðani at fýrs oyrur av hvørjari krónu fara ígjøgnum tað almenna renslu í føroyum og nú ætlar mann eisini at seta á stovn eina almenna bankfunktión í hvussu er tað sum eg komi fram í fíggjarnevndini er at í fall mann vil bjóða eina almenna lønarkantu so kemur tað at kosta tíggju tals milliónir og eg kann fortelja uppskotstillaran um tað at í dag er tað soleiðis at tú kansnt velja tær ein peningastovn har sum tú fært eina ókeypis lønarkontu men í tí løtu tú fært eina almenna lønarkontu so verða uppskotstillararnir sjálvir og alt føroya fólk álagt eina eyka skatt sum skal fíggja hesa her almenna lønarkontoðina fyri at tryggja fólkið at sleppa frá at fyri ahalda seg til føroyskar bankar tað sum eyðkennir eg skal yvirhøvur ikki forsvara bankar eg haldi atsøgan hevur lært okkum at bankaleiðslur hava tikið ótrúliga tápuligar avgerðir gjøgnum tíðirnar sum eru gingin og dyvir nógv fleiri enn bara tey sjálvi men eg haldi eisini at bankar hava eina grundleggjandi funktión í okkara samfelag hon er yvirregulerað vil eg pástanda eg eg loyvi meir at ivast í um tað er eitt menniskja her á føroya landi sum til fulnar gjøgnumskoðar hvussu nógv vit hava lóg givið bankarnir tey seinastu árini serliga síðani fíggjakreppuna og alt við einumgóðum endamáli so hetta her við at tað skal vera ein rættur at sleppa frá at gjalda til bankar fyri tænastu tað kann kann eg slett slett ikki taka undir við og tað at gjøld er lóggivin eg veit ikki um tað altso er tað er tað betíðir bara tað at vit eru noydd til at betala tey í mun til bankar so hava vit statvekk eitt frítt val men til dømiss eg havi brúk fyri heilivági so havi eg eitt alment stað at fara at keypa og tað er nemiliga eitt lóggivið gjald tar krónurnar hava akkurát sama virði sum tær krónurnar sum fara í ein banka sum sagt eg taki ikki up á nakran máta undir við hesum uppskotinum ter heldur ikki eitt forsvar fyri alt tað sum fyrigongur í bankunum men eg vil eisini líka minna á nú mann hevur rilt at hava bankar tjena pengar og ja eg kann gott undra meg yvir tað sum hendir í banknorðdek akkur í løtuna men tað hava tveir føroyskir peningastovnar ingu finguð átalu frá fíggjareftirlitinum seinnu árini tí teir tjena for lítið til at bjálva seg til í mun til tey krøvini sum fíggjareftirlitið setir út frá tí lóggávu sum vit hava samtykt her á tingi so eg haldi altso hetta her málið er meira samansett enn hvat uppskotsstillararnir gera tað

nakrar viðmerkingar beinta løgur jakobsen ger so væl ja takk fyri tú forkvinna rullvang tú og ella røðarin og eg vit tey áttu at vera samd meður teg persónliga frælsin hetta snýr seg um tað persónliga frælsið eg haldi als ikki at vit skulu liggja at hava almenna fyritøkur av bæði einum og øðrum slagi men eg haldi heldur ikki at privatar fyritøkur skulu sleppa at avmarka persónliga frælsið hjá fólki tað er tað hetta uppskotið snýr seg um tað snýr seg als ikki um at eg annars haldi at tað almenna skal inn at reka bæði eitt peningastovna ella hvat annað tað persónliga frælsið hjá fólki at velja til ella frá eisini tá tað snýr seg um peningastovnar tí tað snýr seg um hetta uppskotið er tað persónliga frælsið tað helt eg at framsøk gekk ølið høgt uppí men eg veit ikki meg
tað takk fyri frú forkunnug
ja takk ruttvang ger sovæl beinta løguð hevur frælsið til at velja ímillum fýra peningastovnar sum allir fýra hava hvør sína gjaldsprofil tað frælsið er nógv størri enn til dømis tá beinta løgið skal eg býina a keypa bensin tá hevur hon bara tveir veitarar at velja ímillum og sum reguligr prísurin akkurát tað sama visti hon skal keypa sær mjólk ja so hevur hon nógv fleiri veitarar at velja ímillum eisini har er prísurin stórt sæð tann sama eg haldi faktiskt at bankarnir pá tann mátan rigga kappingin ómetaliga væl at teir ikki hava eins gjaldsprofil tú kann velja banka eftir um tú vilt hava eina ókeypis kontu ella tú vilt betala fyri kontoina og so kanska betalir tú einki fyri at taka pengar út harafturímóti so eg haldi at visti mann bara setir seg eitt sindur inn í málið so hevur mann ríkiligt frælsi í mun til á nógvum øðrum økjum vissi vissi eg skal vissi eg keypi ein elbil so havi eg bara ein veitara av av ælorku til dømis er tað persónligt frælsi
eg veit ikki takk fyri
ja takk so er tað heðinsachariasengja takk fyri eg eri faktiskt grundleggjandi samdur við ruttvang tá ið hon framleggur argumentini um hetta her við einum peningastovnu hvat týdningurhann hevur og hetta her at tú kanst velja ímillum peningastovnar og tað at sum tað eisini stendur í álitinum at tað eru fleiri bankanum at tú ikki betalur fyri at hava eina lønarkontu su víðari ha men tað eru men so aftur hinn vegin har tað eru nógv gjøld sum eru komin og kanska visti mann til dømis sum hetta her sum rutt vang vísti á eitt krav tað er tað vist tú tekkur pengar út inni í bankanum fær inn í bankan sm skal túg siga hvat teg skal brúka tað til sett tú pengar inn skalt tú eisini siga hvar teir komin frá og so víðari so víðari so út frá tí persónliga frælsinum er tað nokk so nógv broytt men ein og hvørt tænasta kostar og í hesum førinum er tað se kundið sjálvur sum betalir tað st r tað sum gjaldið er visti tað varð alment so var tað vit øll sum goldu tað og tí eru faktiskt bara grundleggjandi samdur við
sum rutt vang hevur fórt frá takk fyri
ngtakk fyri eg eg vil so siga at eisini hetta við at bankarnir spyrja hvat tú skalt gera við við pengarnir sum tú setur inn og tekur út tað er eisini nakað mann hevur lóggivið hr fyri her í tinginum í lógini um um hvítvask og tað er ein uppgáva sum mann hevur álagt bankunum bankarnir tjena einki uppá tað at skula fyribyrgja hvítvask tvørturímóti hava teir nógvar útreiðslur av tí men meni ja nú minnist g ikki hvat hin viðmerkingin var men men í heila tikið so haldi eg at vit hava frælsi til at velja vit hava í lóg ásett at mann skal kunna sammeta prísin mann hevur ikki fyri aðrar branskir sum mann hevur fyri bankarnar at tú hevur hetta her árligar útreiðslur í prosentum vissi eg til dømis skal keypa eina flogferð so veit eg ongantíð tá eg keypi flogfarina beinanvegin um eg kuffertið við skal eg betala fyri eit cætir og upp á tann mátan kunna veitarar kappast á ovlíka treytum tí at tað er ikki tað sama í prísinum har hevur mann við lóg ásett at bankarnir skulu upplýsa tað sama so at tað er eitt gjøgnumskygn í tí so eisini har tryggjar mann onkursvegna frælsið hjá kundanum upp á ein mát
hatta sum mann ikki ger í øðrum branskjum takk fyrija
takk siristenberg ein merfrú forkvinna frælsið at velja banka ja tað hevur tú men tú hevur ikki tað frælsið at kunna sleppa undan ónvalsgjøldunum tí tað hava teir allur øh eg skilji ikki ordiliga hvussu framsókn kann halda tað vera rætt at tú skalt betala fyri at taka tína egnu løn út tað tað dugi ikki orilia at skilja og skilji heldur ikki hví mann blívur so provorkeraður av einum uppskoti sum hetta her og at mann kann fáa seg til at siga tað at at tað virkar sum eitt tjóðveldi hevur nakað móti føroysku bankunum altso tað dugi eg slett ikki at skilja hvussu tað hongur saman eg veit kki rutt vang sum segði akkurát her í áðni at hon helt at mann kundi bara velja ein útlendskan banka eg veitiskium tíma verið útjipip á tað eitt sindur hvat liggur í tí visti hon heldur viðseg ulli bara at fara fáa hasær bankar uttanlands hevðt verður betri

ja takk rosvang ger so væl takk fyri eitt veiti at tað sum í dag verður tikið av kontuni áðrenn vit fáa fatur í pengunum í inntøkuskatti tað verður so mikið hægri tá ið vit hava fingið eina almenna lønakontu tað fer at kosta tíggju tals milliónir tað fer at blíva nógv nógv dýrari fyri allar føroyingar og tú fært státueygt at hava brúk fyri einari bankkonto tí ein almenn lønarkontuskipan fer ikki at kunna veita somu tænastur sum bankarnir gera eitt nú við at geva lán og og onnur ting og sikkurt eisini aðrar gjaldstænastur so óðan sæð hvat vit halda um bankar og ikki hvat ikki halda um bankar so haldi eg at uppskotið í sær sjálvum at fara at seta á stovn eina almenna lønakontu tað má ikki henda tí tað fer at kosta í tí
av milliónum takk fyri
ja takk uni rasmussen eina viðmerking takk fyri nei tá ið tað verður snakkað um hetta her við tað persónliga frælsið so dugi eg ikki at síggja stóran mun á um mann hevur fýra bankar at velja ímillum ella fýra bankar og eina almanna kontu so eru fimm møguleikar og tann tann fimti møguleikin er nokk tann dýrasti av teimum vistmannum skal bara hava tað almenna at syrgja fyri einari sovorðoyari kontu og og vissu persónurin sjálvur skal betala tann kostnaðin so verður tað øgiliga dýrt og visti tað skal takast tð inn yvir skattin javni so verður tað ójøvna kapping millum tí fimtu kontuðina og og bankarnar so so up á tann mátan so dugi eg slettiki at síggja at hatta gevur nakra meiningg sjálvt um altso eg tygvi iski at er nakar sum er glaður fyri øll hesi gjøldini men mann hevði heldur ikki verið glaður fyri at gentan bleiv hægri í staðin fyri so so hatta er ikki so nevnt bara
broyt uppá takk fyri ja
takk ruttvang gersovælja altso hetta her við ómaks gjøldum fyrr var tað jú soleiðis at tað var tann sum hevði húsalán sum rindaði alt altso mann betalti eina lutfalsliga høga rentu fyri at hava lán og so betaldi lántakarin fyri stórt sæð allar tænastur sum bankin annars hevði sum hann veitti ókeypis tað er broytt í dag soleiðis at tú betalir fyri nærum ant sum bankin ger men hinvegin hevur tað ongantíð verið bíligari at at fíggja sær eitthúsalán enda er í dag altso tað er faktiskt søguliga bíligt at fíggja sær húsalán ella at fáa sær sethúsafígging í dag í mun til hvat hevur verið í nógv nógv nógv ár so eg veit ikki um tað um um um gjøld í sær sjálvum er er so skeivt altso tað skal betalast sosjálvandi kann mann undrast yvir stóra vinnangsbýtið sum summir bankar taka sær út tað er tað er slett ikki tað tað haldi eg absolutt vit kunnu loyva okkum at diskutera serliga
tá ið tað almenna eigur í bankan takk fyri ja takk
kky frú forkvina av øllum teimum uppskotunum sum eg havi sæð her hesa tingsetuna trúgvi eg at hetta her er tað sum eg skilji allar allarminst av eg dugi simpultenn ikki at skilja at mann við at pástanda at við eini almennari lønarkontu skal sleppa bíligari enn mann sleppur í dag táð verður sagt at føroyski løntakarin skal ikki lóggevast inn í ein banka sum kann rana tey upp á ymiskar mátar sannoydn er bara tann at vissi okur hyggja tíggju fimtan tjúgu kanska tretivu ára aftur so varð tað tann sum tók lán í einum banka sum betalti alt hann betalti allar raksturin av bankunum hann betalti fyri at ein og hvør kundi flyta pengar hvønn mánað til sev til telefon til olju og alt tað kundi mann flyta fyri einki men tað var also ein sum betalti tað tá tað var tann sum tók lán tá hevði mann ein rænti altso tá livdi bankarnar av einum rentumarginalu og tá var rentumarginalurin nógv nógv hægri enn hann er í dag visi okur taka eitt innlán í nítjan hundaðog seksogfýrs so var tað typiskt eini visti tú setti pengar inn tá ið í tóltil fýraogtjúgu mánaðir so varð rentan tú fekk eini tíggju prosent men visti tú tók eitt billán frá sama bankanum so var rentan tjúgu prosent og føroyski løntakarin er altso tann sami sum er í bankunum og skal taka lán hvøtann so til øll síni lívsins viðurskifti til íbúð ella til hús ella til bil ella til forbrúk jú neymigt so at fyristilli okkum at ein almenn lønarkontu kann gera nakað sum helst tað er fullkomiliga at skjóta við síðunar av tað vildi verið eitt fordýrkandi eliment afturat og einki annað sum sagt fyri tretivu árum síðani tó var eitt billán typiskt billán upp á tjúgu prosent tavil siga ein borgari ein løntakari sum fekk løn hvønn mánað inn í eina kontu í bankanum skuldi keypa sær ein bil sum betalti ein tjúgu prosent í rentu og nú betalir hann visti ær vissi hann kann forhandla seg til ein ein visti hann hevur hampiliga deginpening so kann eg liggja upp á millum trýeitta hálvt og fýra tólvt prosent í soí í rentu so mann má síggja viðurskiftini hjá hvørjum einstøkum borgara yvir eitt lívstíðarskeið visti mann visti mann tekur og rokna tað yvir tíðarskeiði hvar viðkomandi er aktivur á arbeiðsmarknaðinum og hvat viðkomandi hevur eina bankakontu og skal brúka ein banka so er tað bíligari í dag enn tað var fyri tjúgu árum síðan tað vil egpástanda og tað er so nógv nógv bíligari so tí gevur hetta her absolutt onga sum helst meining tað verður eisini sagt at jamen tað er órættvíst tað er órættvíst at mann við at mann lóggevur pengarnar inn í bankan at bankin sleppur at taka taka ómakskjøld jamen okur plaga ikki at vera so emsi tá ið okur leggja skattur á her inni okur leggja skattur á kutil kortsíðani so sá bleiv bleiv kringvarpstjaldi hekkað betýðiligt feløg skuldi betala tvey túsund krónur í part og og eta ein persónur sum kanska hevur eina tvey feløg so skal hann betala eina tíggju túsund krónur kringvarpsgjaldi um árið hann hevur bara tvey oyrur statvekk tað er eingin munur á barsilsgjald tað hava okur tað hava okur álagt øllum skulu so siga t tað at tey sum ikki fáa børn teyskulu ikki betala barnsilsgjald nei eg haldi at mann skal líka taka og venda steikini ílíkauog hyggja eina ferð nær realistiskt upp á hatta tí sannheitin er tann at vist man ser yvir lívsiklussum hjá fólki so er tað bíligari í dag at vera í bankin enn tann
jakandi hevur verið takk fyri frá fólkum ja takk her vóru
nakrar viðmerkingar edvar jacobsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna akkurát tað sum erhard joensen kemur inn á mann tosar um at ein manska geva eina gratslønarkontu í einum almennum stovni fyri at gera tað lættari hjá teimum brúkarum sum kanska ikki hava so øgiliga nógvar pengar um hendir tað vil tað ikki vera soleir at tey øgiliga ofta hava brúk fyri einum peningastovni tey kunna hava eitt lán og so kanska tað nærkast summar ella jólum tey hava brúk fyri ein skáa tað est ótrúliga nógv nú kanska eg má prekara hava verið í bankað nógv ár men tað er ótrúliga vitjanir v av masori øllum slaks fólki sum hava í í ymiskum periotum brúk fyri at peningastovnurin drekki ein hond út og og líkasum hjálpir til og tað at rentan til at setas álá
est ómyndiliga nógv lægri hviss tað ikki hjálpir til tað vanliga húsarhaldið hjá eisini hjá tí tímalønta arbeiðanum vil tað vera nógvi kann tað blíva nógv øðrvísi sum ein ikki kann fara í ein banka og biðuldartænasturnir sum
ja so er tað erhard joensen ja takk fyri harra formaður øh um mann hevur eina almenna lønarkontu hvar ið lønin fer inn á so má man væl flyta hana harfrá yvir í eini privatabanka fyri at so visti mann so skal gera tær flytingar sum skulu gerast við sínum betalingum sum skuldu gerast hvønn mánaðin eg dugi ikki at síggja at ella skal mann hava ein almenna banka afturat visti man kal kunna orðna øll síni viðurskiftir inni í inni í hesum her almenna bankanum men so er tað so er tað jú ikki tað sum talan er um her her er talan um eina almenna kontu men tað tað gevur bara enn ov minni meining tá ið mann tosar um eina almenna kontu í mun til eina almenna banka tí okur hava brúk fyri bankunum og vistu okur hyggja yvir okur mugu taka tað frá tí okur netla okur fara herfrá og hyggja eftir hvat kosta tað so kostar tað nógv minni nú enn tað nagratíð hevur gjørt

ja so er tað heginsacariasen ja takk fyri harar formaður tað er til tað sum erardrinni á joensen tað er verður interessant at sett tað upp munin ímillum tað tá ið renta var har uppi sum var kanska í í fýrsunum og hálvfjerðsunum og tey gjøldini sum tá vóru hvussu nógv bíligari tað er í dag fyri ta vanligu familjuna til dømis at at fara í bankarnar at læna pengar í forhold til tá ókey mevni tað er nøkur gjøld í dag sum eru til ymisk ting men munurin mat vera rættiliga stórur og visti mann hyggur eftir hvat ið dag kostar í dag at læna pengar í forhold til tá so er tað tað kansnkann faktiskt sletti iki sama líknast og tað sum tað kanska hevur gingið mestetivur tað er kanska tey sum eiga pengar nemligat tey fingu eina rúgvu av pengum fyri at hava pengar innstandandi í dag fært tú í grundini einki so tað er ein øgiligr broyting
og til tann vanliga borgarin í fyrimun
takkfyrierhard joensenharra formaður eg eg haldi at at heðinsaghariasen er inni á nøkrum av av tí rætta her at okur má síggja altso borgarin sum fær løn hvønn mánað frá sínum arbeiðsgevara er sami borgarin sum hvønn tann einasta dag hevur brúk fyri sínum banka etta er ikki antin ella oku kunnu slepa iki at velja ímillum antin hettar ella hattar altso okur hava brúk fyri bankun í øllum okra lívsins viðurskiftum og so kann tað ikki nytta nakað at koma her og siga tað at hetta her hetta er líkasum eitt rán á alljósum degi at tað verða ásett nøkur nøkur gjøld fyri a flyta pengar ella seta pengar inn ella taka pengar út ja fyrr var tað ókeypis men einki er ókeypis her í lívinum absolutt einki tá var tað tann sum skuldi keypa sær ein bil ella keypa sær eina hús ella eina íbúð ið skuldi gjalda alt gildið og nú hevur mann ásannað tað at tað kann mann ikki longur rentumarginalurin
dag er so lítil tí er mann noyddur at gera nøkur onnur ting og hettar er ikki
siristenberg takk fyri harra formaður ja um tað er bíligari í dag enn fyri tjúgu árum síðan ø tað dugi eg ikki at svara uppá eg haldi tað r ivasamt tað kann gott vera rentan var nógv hægri tá men húsaprísurin hevur hvussur ongantíð verið hægri enn í dag og fólk hava nokk ongantíð verið meira skuldabundin og eg haldi okur hoyra meira og meira um fólk sum ikki klára at fáa sær síni egnu hús eisini við tveimum inntøkum so her eru hvussur okkurt sum erður blívið verri tey síðstu
tí tjúgu árini
ja søra er har joensenhatta sum sigur cp steðberg nevnir hevur einki við hetta uppskotið at geratað at tað er dýrari at keypa hús í dag tað hevur altíð verið dýrari at keypt hús tá mann ser hyggur frá einum tíðarskeiði til tað mesta sjálvandi dyrka húsaprísirnir frá nítjan hundrað og fýrs til tvey túsund og tjúgu tað er tað klárt men tað hevur einki við seg her sokallaði kontuina at gera fyri hon gevur
snúkt sagt onga meining takk fyriharrar formaður ja takk fyri tað er ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskifti enda vit fara at atkvøða í hesum málinum vit atkvøða í løgtsmál nummar trýoghálvfems uppskot til samtyktar um almenna lønarkontu ger so vælhar er einki broytingaruppskot ja eg tað sær út sum tað er ein sum ikki hevur atkvøtther eru bara ja altso tað standa sjeyogtjúgu at vera her men ja so má hann atkvøðanei her er altso vit mugu atkvøða umaftur í hesim málinmir tí at tað skal skil vera í fólk sum eru inni ogtú særur sum onkur ætlaði at klira sum ey melda til allíkavæl so vit fara at atkvøða umaftur í hesum málinum nú atskvøðað vit altso av nýggjum í løgtinsmál nummar trýoghálvfems uppskot til samtyktar um almenna lønarkontu ger sovælja vit eru liðug t atkvøða tað eru ggju níggju atkvøður fyri sekstan ímóti eini blonk tað vil siga tað at hetta málið er fallið og avgreitt frá løgtinginum ja so so er tað soleiðis at vit koma til tað seinastu aðru viðgerðina í dag og tað er uppskot til samtyktar um at leggja avgjald á óvirkaðan fisk eg kann siga tað at tað punkt níggju svarð upp á skrivligan fyrispurning s til løgmann frá høgna hoydal tað verður tikið av skránni men vit fara at hava aftaná hetta málið er er avgreitt at hava fyrstu viðgerð sum tað stendur á skránni av løgtsmálnimar hundrað og tveyogfjøruti og so er ætlanin at at eisini atseta ein nýggjan fund aftaná til aðru viðgerð av tímálunum og einum tveimum trimum oðrum málum í kvøld so vita fólkt tað men nú fara vit so undiraðru viðgerð av løgtismálin nummar hundrað og einogtretivu tað er uppskot til samtyktar um at leggja avgjald á óvirkaðan fisk hvør biður um orðið tað er bjørt samuelsen
ja hetta er so løgtingsmál hundrað og einogtretivu uppskot til samtyktar um at leggja avgjald á óvirkaðan fisk sum bjarni hammer tingmaður hevur lagt fram tann fimta mars og aftan á fyrstu viðgerð átjanda mars varð tað beint vinnunevndin nevndin viðgjørdi málið á fundum tann nítjanunda og trýogtjúgunda apríl undir viðgerðini hevði nevndin fund við umboð fyri delta landsstýrismann í fiskivinnumálium jakubvestegaard undir viðgerðini býttu nevndin seg í ein meiriluta og ein minniluta og her eru nakrar nokk so drúgvar viðmerkingar frá minnilutanum sum eg haldi at bjarni hammer skal sleppa at lesa upp hetta er jú hansara mál og men eg havi nakrar viðmerkingar sum sum eg leggja afturat sum sum eg sjálv standur fyri her stendur har um framtíðin bjørt samulssen hesar viðmerkingar politiska skipanin má gera upp við seg sjálva hvat hon vil við fiskavirking á landi støðan stendur við um vesna fyri tey virki sum dagliga stríðast við at fáa nokk av tilfeingi at virka at leggja avgjald á fisk er sum fer óvirkaður á landinum hevur verið umrøtt mangar ferðir men enn er tað ongantíð gjøgnumført og tað uttan iva av teirri orsøk at tað kansn skapa aðrar avbjóðingar fyri fiskivinnuna á sjógvi og á landi vit mugu ansa eftir at vit ikki tapa meira ferð minni og tað er lítið at ivast í at slík avgjald gongur íslíkt avgjald gongur ímóti teimum handilsavtalum vit hava og sum vit royna at fáa í lag tað kann skapa avbjóðingar í mun til at fáa fiskatilfeingi o øðrum londum at virka í føroyum sum stórur tørvur eisini er á politiska skipanin átti at sett seg niður í felag og funnið eina halbara loysn sum ikki skapar nýggjar trupulleikar av tí at landsstýrið higartil einki boð hevur upp á hvussu vit tryggja at viðursøking av fiskatilfeingini verður her heima men tvørturímóti nú ger lógarbroyting sum fer at gera størri størri partur av botnfiskinum fer at verða landaður uttanlands helst mæla vit til at samtykkja hetta uppskotið sum eina mótvekk til førda vinnupolitikkin hjá samgonguni og tí mæla mæli eg til at vit samtykkja hetta uppskotið men sum eg havi víst á í viðmerkingunum so eru nøkur fyrivarni her harra formaður eg havi hug at leggja afturat at hetta málið hongur up á nógvar mátar saman við tí málinum sum vit viðgjørdu fyrr í dag hjá landsstýrismanninum um at loyva at landa fisk uttanlands eg haldi tað er øgiliga avbjóðandi at vit onkursvegna koma í hesi hesar skotgrøvurnar eitt sindur um hvørt hvat mann skal gera fyri at fáa virkað meira fiskt til virkingar í føroyum tí vit vita reelt og lat okkum bara vera púra ærlig at tað leggja avgjald á at tað kann gott skapa nýggjar trupulleikar og tað er væl eisini orsøkin til at skiftandi landsstýrisfólk ongantíð heldur ikki tey sum hava gingið inn fyri hesum her kanska hava framtað tí tey vita at tað verður eisini beinleiðis mælt frá avembætsfólkunum í fiskimálaráðnum vanvíst tí at tey meta teg r í stríð við sáttmála vit hava gjørt men vit hava eina avbjóðing í mun til at vit siga okkum vilja fiskavirking á landið og fiskavirkini eru øgiliga nógv verri fyri enn visti mann tekur fiskivinnuna sum heild altso fiskivinnuna sjónum

eitt sum eg haldi vit skulu leggja okum a geyma tað er at vit verða noydd til at fáa lýst støðuna í mun til tá ið mann tosar um at tað skal verða fríkapping um mann skal kunna keypa ítlendskan fisk ella til dømis norskan og íslendskan fisk til at virka í føroyum so eru avbjóðingar ella fisk í heila tikið frá øðrum londum so eru ymiskar avbjóðingar í mun til tað tað er ikki so líka lætt atkomuligt vit vita til dømis at í íslandi har fáa skipini har verður størsa alt land í íslandi tað verður virka í íslandi og tað verður víðari ment og íslendar komnir øgiliga nógv longri enn vit í mun til at fáa alt burtur úr fiskinum og tað sami norra fyr sovítt og í íslandi vita vit at tey missa kvotu vistu tey landað stóran part av teirra fiski uttanlands øll sum hava verið í eina tíð tey hava fyrr ella seinni verið partur av hasinher kjakinum um lodnina og távt og hoyvissáttmálan tað stríðis sum altíð í staði um at vit ikki meta at íslendarar hava verið givið okkum javnsettar treytir mun til lodna og tey krøvini sum eru um at lodnan í ein tíðarskeið árunum bara kann landast til mapna í íslandi altso føroyingar ikki loyvalmappn í føroyum so har eru ymiskar forðingar og tað sum eg haldi er umráðandi tað er at fáa lýst hesi her tingini at jamen skal tað vera kapping ímillum londini so skal tað vera vjavnsettum treytum som máu okkara virkir eisini hava lættari við at fáa fatur á fiski aðrastaðni

hetta er nakað sum mann kundi gjørt í eina tíð tí er ikki so stórur munur á hesum at kravinum at alt skal landast í føroyum og so leggja avgjaldð á er bæði í báðum førum er tað nakað sum tey við samráðas við kunnu siga eru forðingar men so leingi onnur lond eisini hava forðingar so haldi eg vit mugu fyri at halda okkum til tað og tað sum eg kanska eftirlýsi eitt sindur harra formaður tað er at mann fær eitt sindur meira búgvi kjak rundan um hetta hvat er rættasta at gera føroyar kunnu vinna nógvar nógvar hundrað tals milliónir meira fyri okkara okkara tilfeingi um vit beginna at viðirsøkja tað meir og um vit gera tað rætt tað hevur vuri tosað um líka síðani alt tað eg minnist síðan eg var ung í fýrsunum og ætlaði mær far at lesa matvuverkfrøði tá sá eg fyri mær mann koma aftur heim aftur tileitt land sum var har virkini vóru komin øgiliga langt í mun til at víðari at virska virka alt tað fiskinum og at framleiða hágóðsku vørur men onkursvegna eru vit standa vit eitt sindur av stað vistu vit hyggja eftir teimum stóru bgggunum sum hava verið aftan á vit fingu tað stóra stóru nøgnar á pelagdiskum tilfeingi so tosaði mann um í føroyum at tað var øgiliga stórt framstigat mann egenti at at atfrysta hendan her pilatiska fiskiná man kundi taka ímóti tí og frysta tað og og so selja tað víðari tað eru jú ikki nakað stórt framstig tað stóra framstigið eru í teir í løtu at tú ert førur fyri at víðari framleiða tað til hágóðskuvørur og eisini til til dømis til vørur bæði til heilsuídnaðin og til matvøru ídnaðin á eini hágóskustøði so eg veit iki harra formaður eg eg haldi bara at vit hava brúk fyri at koma burtur úr hesum her tonsa kjakinum sum altíð er her um býti av kvotum og sovíðari og koma har til at fáa lýst hetta her í einum samanhangi hvat vinnur mann við hvat hvat kann mann riskera at tapa við at leggja avgjald á kanska einki kanska nógv hvat vinnur mann við ati at gera onnur ting og hvat er tað rætta at gera tí at eg eri ikki altíð so sannførd egeri heldur ikki so sannførd um t hetta er tað rætta men eg stuðli bjarna hammer í at gera tað hesi ferð tí at eg haldi at tað málið vit viðgjørdu fyrr í dag tá ið man kann grundgeva fyri at mann nú fer at loyva land uttanlands orsakað av einum veiðugjaldi sum so heldur ikki kemur so føli eg akkursum tað er blivið so vónleyst ella onkursvegna í í argumentatiónini at mann mann fokuserar se ikp á taimum eigur at fokusera upp á nemliga hvussu fáa vit skapt flest møguliga arbeiðsplássir heima og størst møguliga virðisøking
takk fyri
bjarni hammer eina viðmerkingja takk fyri harra formaður etta spyrja hvat bjørt samelsen heldur um at samstundis sum mann onga loysn hevur á hesum stóra trupulleikunum samstundis so fer mann inn og loyvir fimtan prosent kal landast uttanlanda við eina grundgeving sum bjørt samelsen beint nú

bjørs samuelsenja ja takk fyri eg haldi tað sum blívur avbjóðingin tað er at mann tað vóru fleiri samgongu umboð tá ið vit umrøddu hittmáli fyrr í dag sum blívu við at siga tðr at mann skal finna ta røttu javnvágina men har haldi bjóðingin blívur at tað er ikki ein javnvág í mun til fiskavirkini í dag tí tey eru øgiliga illa fyri tey flestu av teimum okkurt av teimum klárar seg rættiliga væl men fleiri av teimum stríðast hvønn eg við einasa dag fyri e yvirhøvur at hava nokk rávøru at virka so eg haldi at tann javnvágin er so øgiliga skeiklið hon er øgiliga skeiv og eg pástandi ikki at hon er so øgiliga løtt at ratta upp uppá tí eg skilji øgiliga væl og haldi sjálv eisini ati mann má tryggja ati at tey sum fiska eisini hava møguleika fyri at fáa ein rættvísan og góðan prís fyri tilfeingi men tilfeingið er okkara alra og tí má okkara fokus her í løgtinginum vera á hvussu tryggja vit mest møgulig virði verða verandi og verða skapt og víðari ment í føroyum hvussu kunnu vit tryggja t størsti partur av tilfeingi verðar víðari mentir her og tað fokusahaldi hevun manglað eg gleðimeg til tann dag vit fáa ein fiskimállaráðharra sum sum setir fokus á tað takk fyri

ja so er tað annika olsentakk fyri harra formaður ja mær dámdi væl tað at bjørt samelsen nævn við hettaher við virðisøkingini eg haldi okur sakna eitt veruligt kjak um hvussu vit kunna virðisøkja okkara tilfeingi og nú var bjørt samulsen inni á íslandi hvussu mann hevur gjørt har eg var og vitjaði eitt íverksettarahús í reykjavík fyri nøkrum árum síðan sjóvarklásin sum nettupp leggur dent á fyritøkur sum menna tilfeingi og forskeljar forskelligur produktir úr úr tilfeinginum alt frá medisin til dósamati til klæðir tiljú neyðmet g o aeg haldi at tá vóru tað kofta hálvfjerðs fyritøkur sum veruligani høvdi fingið fótu fyri seg í tí íslendska marknaðinum og vóru á veg úti heim at selja okur eiga í den grad at seta nógv meira fokus á í verksetan innan fyrivirðisøking og at fáa ment fleiri fyritøkur sum kunna menna ymisk produktir úr tilfeingini hjá okkum

bjór hómerdsen ja takk fyri eg havi eisini vitjað onkrur verksetarafyritøku og íverksetaði universitet í íslandi men eisini faktiskt fiskavirkir sum ótrúliga áhugavert at síggja hvussu tey klára at fáa nakað burturúr hvørjum tí einasta grammi á fiskinum altso einki fór til spillis nú íg sjohvandti er tað krevur pengar og yvirskot í føroyum plíga svarið so ofta ver a ja um tíðar dey tey stóru sum skuldu gera tað men problemið eg kanska i sindur at man er eitt sindur fastkoyrdur í nøkrum tangagongdum og tað at mann hevur henda gularót og hevur atgongd til tilfeingið eisini fyri fólk sum hava gð góð hugskot tað má mann eisini lata upp fyri so eg eg haldi at ja at vit ein koma til tann dag vit klára seta okkum niður og fugser upp á hvat kann mann veruliga gera heldur enn at koma burturúrinum her skotagrav á krígnum sum kenna alt farvæl løgtinginum sum næstnan altíð bara snýr seg um tonsni og hvør skal hava
so hvørjir prosentir takk fyri
ja so er tað bjarni hammer sum fær orðið gersovæl

ja okur viðgera sum sagt enn uppskotið til samtyktar um at leggja avgjald á óvirkaðan fisk sum var fluttur úr føroyum til onnur lond at virka politiska skipanin má gera upp um okur framhaldandi ynskja eina flakavirkisvinnu á landi í føroyum ella okur ikki ynskja nøgdinaóvirkaðum føroyskum fiski sum verður fluttur av landinum til virkingar í láglønarlondum veksur í hvøroyum føroyar flyta seg longur og longur burtur frá at verða at vera ein matvøru útflutningstjóð til at vera ein ráðvoru útflutnings koloni í norðuratlantshavi okur lata føroysku dygdarrávøruna til lond við sosialari dumping sum spakuliga men støðugt minka burtur fiskivitanina sum føroyingar hava bygt upp og liva av í øldir tað sum er umráðandi er hvussu nógv tað føroyska samfelagið fer fyri ta tilfeingið sum allir føroyingar eiga

undir viðgerðini komið fram at føroyska samfelagið beinleigið s missir á leið eina milliard í vantandi virðisøking í føroyum av tí nøgdini sum verður flutt óvirka á landinum og tá er avlatt virksemið ikki tikið við tað er ein ørgrynn av lógum sáttmálum krøvum og øðrum sum skulda í vera í lagið áðrenn nøkur fáa loyvi at fiska fiskin men so skjált sum fiskurin komin innanborað so steðga krøvini tað eru eingi krøv um hvussu fiskurin skal hægreiðast tað eru eingi krøv sum tryggja at til dømis virkir í láglønarlondum virða sáttmálar ella mannarættindi sum heild og harra formaður tað er ikki fríkapping tá føroysku fiskur verður fluttur til lond har frælsfakfeløg ikki er loyvd okur hava helstur ikki fríar marknaðartreytir tá talan er um keyp av arbeiðsmegi virkini í føroyum skulu sjálvandi halda sáttmálar við fakfeløgini men ein kann ikki krevja at føroysku virkini sum kappast við lánlønarlond ið hava fimmoghálvfjerðs til fýrs prosent lægri lønarkostnað samanberi við virkini í føroyum skulu okur støðugt halda ein høgan prís fyri fiskin krevst at hann verður virkaður í føroyum okur skulu hava nakað serligt at selja ikki sum í dag ikki sum í dag har marknaðurin kann fáa føroyskt fisktaðan fiskaðan fisk virknaðan virkaðan til dømis við polandi ella kina við góðari hjálp í føroyum trýsta hesi láglønarlond prísini niður á tí føroyska fiskinum á endabrúkarmarknaðinum flakavirkini hava ein niðurpund í nógv ár tí hon er í altjóða kapping um roður ráðveruma í føroyum tað er frutt hjá øllum at keypa føroyska ráðvøru meðan tað ikki ber til eitt nú at fáa at fáa fatur á íslendskar røvuru íslendarar í íslandi verða reiðaríini beinleiðis revsað um tey selja heilan fisk á landinum kvotan kvotan verður skerd førleiski føroyingar er at veiða og virka fisk her á landi er bæði førleiki royndur og stórur áhugi fyri at virka fisk í mføroya fólk eiga tilfeingi og tí saman við førleikunum er tað rætt at satsa upp á at framleiða framúr góðar fiskavørur úr egnari føroyskari ráðvøru føroyar skulu ikki vera ein ráðvøruútflugningstjóð føroyar eiga og skulu skapa eina matvøruvinnu innan fisk sum er virkaður í føroyum tá okur satsa upp á matvøru úr fiski so verða vitanastórini skapt og tey verða verandi í føroyum og og allarviktigast okur varðveita og menna fiskivitanina í føroyum í staðin feri í flakavirkir og fakfeløg eru stúring um skeivi gongdina og rópavarskó hundraðtals føroyska arbeiðspláss eru longu í dag í vanda og sjálvtumta ferð aftan á ferði er blivið gjørt við eina stóra trupulleikan verðið blindað eygavent til tað vísir seg tíverri ikki at vera politiskur meiriluti fyri at gera nakað við henda stóra rtrupulleika men hvat e tað sum ger at føroyar sum ein fiskivinnutjóð loyvir hesum sum loyvir at lata føroyska rávaruna til útlendskar hendurar virka fram um føroyskar hendur tað gerst ein trupulleiri tá tað í løgtingi er undirtikun fyri at lata fiskivinnuna á landi sigla sín egna sjógv tað blívur eisini beinleiðis eggja til at virka fiskin at tey tað verðu eisini beinleiðis eggja teimum sum virka fiskin á landi í føroyum til at flyta fyritøkurnar til lálønarlond í eini undanførslu fyri at meg so blíva virkini meira kappingarfør tey fáa vent undirskot til yvirskot tey fáa vent lillítil yvirskot til størri yvirskot men at hundraðtals arbeiðspláss samstundis fella burtur sær út til at vera óviðkomandi tað er ikki órímiligt at tey sum velja at útflyta føroyska fiskatilfeingið til láglønarlond við sosialari dumping skulu gjalda eitt avgjald fyri tann missin fyrri tann missun ið arbeiðsinntøku og útflutningsvirði sum føroyar annars hevði harra formaður at leggja avgjøld á fisk sum verður fluttur óvirkar á landinum er ikki ein stuðul til virkini men tað er ein beinleiðis stuðul til tað føroyska tá fiskurin varðr virðisøktur ú føroyum fer samfelagið eitt munandi størri avkast fyri fiskin og tað hevur við sær at samfelagskøkan verður størri og meira verður at býtað til allar føroyingar í føroyum løgtingið eigur løgtingið eigur at kenna tað so sína skyldu at varðveita føroysk fiskaarbeiði og virðisøkingina fult ov heilt í

øll her inni og flestøll í føroyum vita av okkurt skal gerast men enn verðu einki gjørt við støðuna uttan fyrr í dag legði mann stein oman á byrði við at loyva fimtan prosent afturat kann beinleiðis landast uttanlandi tað hevur eisini ført fram at øll tey síggjaani trupulleika e hetta her er møguliga ikki tann rætta loysnin men hetta her er so ein loysn um at bøta um kappingarføroyk hjá føroysku virkinum soleiðis at føroyingar kunna sleppa og arbeiða føroyskan fisk í staðin fyri útlendska hendur

tað eru onnur lond sum seta forðingar eisini tað er eingin ivi um tað tað eru onnur lond sum seta føroyig men vistu mann ikki vil gera nakað hetta her er ein loysn eg hoyri bara onga aðra loysn men hvat er alternativið so vil mann so heldur at lata vil mann so heldur at tey føroysku virkini skula flyta maskinurnar til lond har sum eittanastað sum verður kallað kappingarfør verðurbetur er tað ein loysn eg haldi taðhevr verið syrgiligt visti tað skuldu hent at føroysku virkini tey síðstu sum hava kmpað kempa og hildu túsund fólk í arbeiða í føroyum bukka undir men flyta maskinurnar til lond har sum lønarsáttmálar eitlanasta ikki verða verdir soleiðis sum okur kenna tað

norra millum annað flytur óalmindiliga nógvan rundan fisk út á landinum men har er tað komuð nú ein sterk politisk signal at tað var ein skandala at mann byrjaði at lata rundan fisk far á landinum tí nú standa óteljandi virkjir tóm og serliga eta í útjarðinum millum annað norðurnorra standa virkini tóm tí mann hevur heldur valt at nøkur einkultør fáir seljarar flyta fiskin óvirkað hann eisini úr norra men mann blívur við at samanbera føroyar sum á fiskivinnutjóð við onnur stór lond tað ber ikki til føroyska fiskivinnan er so stór og hevur so stóran týdning fyri tannm føroyska búskapin í mun til øll onnar ondu ettað kann ikki samanberast

sjálvandi skulja føroyingar duga betur kanska at virðisøkja hvørt kilo ella hvørt gramm at fora um fiski og tað er eingin ivi um at íslendar hava dugað ómetaliga væl at menna síni at menna fiskivitanina við at land og privat er farin saman og harva millum annað sett á stovn tað sum eitomatis í íslandi men samanumtikið má løgtingið seta seg tann spurningin hvat vilmanni fiskavirking á landi vil mann lata in sigla sín egna sjógv ella ynskir mann at hjálpa henni og tað er ikki at hjálpa fiskivinnuni á landi tað er at hjálpa tí føroyska samfelagnum við at fáa nógv størri inntøkur bæði arbeiðsinntøkur skatta inntøkur og útflutningasvirði enn ekur geri tað tað er spurningur um løgtingið eigur at seta seg og eigur eittanastað at gera okkurt við tí sum tað er í løtuni so er tað dragar tað seg um at fiska fisk á veiðafisk og so er alt annað óviðkomandi

ja jóhannes joensen fær eina viðmerking takk fyar formaður ja eg hugsi tá bjarni hammer snakkar um arbeiðspláss so hugsi emen hetta eru eisini hetta er ófaklartil arbeiðspláss nógv av teimum hvar skulu hesi fólkini fara kanska túsund fimtan hundrað fólk missu í virkini steingja so eg hugsi meira um hvussu mann hvussu mann kann skipa tað vií framtíðini vis ið mann missir flakavinnm
takk fyri
ja takk fyri harra formaður ja tað er nemliga tað sum jjohannes joensen vísir á altso tað er tað verður veruliga lagt upp tl av pørtunum av politisku skipanini at teir skilja ikki at føroysku virki blíva við at kempa ímóti hesum tað verður beinleiðis lagt upp til flyta virkini flyta messinurnar av landinum tí virka tað sum um tað er óvitu komandi av kanska túsund fólk miss arbeiði ella hundraðtals fólk nógv var teimum ófaklærgt í útjaranum har sum tað eru fá arbeiðsplessi forvegin tí eg ta skiljandi at mann blívur við at venda blinda eyga til á einum á hasa stórum trupulleikanum føroyar eiga at vera ríkiligt kapasitetið teir hava ríkiligt eisini av fólki sum hava áhuga í júst hesum her
men mann letur standa til tað er so ringiflott
takk fyri tannára beinu johannesen takk fyri tær for tær tað sum er hent síðani hendan samgongan kom til tað er millum annað tað mann hevur sett sum krav at tretivu prosent av boðfiskju undan tað ikki uppslit skal seljast á uppslølu og tað gevur so øllum virk sínum møguleikar til at koma framat hesum er tretivu prosentunum og tað er so at mannussu mann tekur ímóti til fjør tá er tíggju túsund tons og tað er eisini nógv av tí sum var fyrr varð flutt beinleiðis av landinum og kanska fiskur varð frystur og annað er ikki eitt gott stig framman fyri flakavinnuna og annað tey sum hava hug til at kanska
tan urtur av esnaer og sum framvegis takk fyri
hharra formaður tað er bæði gott og ringt kann man siga tí at har sum tey fái virkini sum brúka verkalintigratión tey eitlanastað har er stórur kjanslur at tey tretivu prosentini enda onkra aðrastaðnis tað eru eingin ivi um at tað er virkir í dag sum yvirliva bara tí tey hava skip tengt at virkinum bara tí tað tað er men og at tretivu prosent ferð a bjóða út ter er eisini tað at tretivu prosent fer bjóða út eisini tiltil at flyta landinum afturat eg sjálvir haldi ikki tað er í lagi men fyri summi virkir er tað neyðugt taðer summi sum ikki hava verkkaldintigratión tað e eingin ivið um tað tað er virkir í føroyum í dag so sjálvan mnnmann mann má finna eina heild tað nyttar heldur ikki bara at hugsa um nógvur fá virkir tað er eisini ein stórur trupulleiki at man kal iki a blíva við at snakka um útlendskan eiðarskap men tað eru eisini skipreiðaríir sum hava stóran útlendskan eiðarskap og regiseturin er har tey hava tey føroysku stjórarnir hava einki einki at siga hvaren tann fiskurin endhar tað hava okur sæð fleiri ferðirnar at tey fáa at vita at fiskurin skal ikki feri í føroyum hann skal flytast eitt stað sum er meira kappingarførst kalla tey og fólkini arbei
tað veð logarløn takk fyrihi formaður ja takk fyri so eru ikki fleiri sum hava biða um orðið vit fara at atkvøða í hesum málinum her er ikki nakað broytingaruppskot vit atkvøða so í hesum málinum soleiðis sum tað varð lagt fram løgsmál nummummar hundrað og einogtretivu uppskot til samtyktar um at leggja avgjald á óvirkaðan fisk ja vit eru liðug at atkvøða málið í fallið tað er níggju atkvøður fyri fjúrtan ímóti eingin er blonk so er hetta málið falli og avgreitt frá løgtinginum so koma vit til fyrstu viðgerð av løgtingsmáli nummar hundrað og tveyogfjøruti tað er uppskot til samtyktar um at leggja nei orsakalas eg skeivt tað r tað er men tað er rættir nummar hundrað og tveyogfjøruti tað er uppskot til løgtslóg um stuðul til almannagagligar felagsskapir og áhugafelag í samband við kvinítjan hvør ella vit skulu hava framsøgufólk tað verður djóni nolso joensen sum fær orðið fyrst og so er tað edvar jacobsen sum er eisini biðu um orðigersuvæ
takk fyri harra formaður ja í sambandi við eitt uppskot tað fyrsta ella málið sum var fyri í dag í morgun tað var um at landslírð var komin við einum pakka til til listafólkini so var tað soleiðisnar at tað e undir nevndarviðgerðini so bleiv tað líkasum róða fram undir at at tað vóru teir almennu gagnu felagsskapirnir sum líkasum u áhuga feløg í samband við komviðnítjan sum sum manglaðu og tí vóru vit samd skjótt samdur í mentanarnevndini um at vit ynsktu at fáa tey upp í eisini og tí hetta uppskotið og eg kann lesa í viðmerkingunum til til uppskotið so hevur landsstýrismaðurin í utanríismentamálin jensarana lagt fram uppskot ti løglóg um stuðullistafólk í samband við kovið nítjan tað er tað áður nevnda sum eg nnummar hundrað og níggjuogtretivu fyrr í morgun tað uppskotið fevnir ikki um almennar gagnaar felagsskapir og áhugafeløg sum dansigógtar summarlegur og annað sum annars saman við millum øðrum listafólkum vórðu fevnd av fyrra hjálparpakkanum tann løgtingslógin sum æt hundrað og trý frá fimmogtjúgunda juni í fjør undir viðgerðini í mentanarnevndini av løgtingsmáli nummar hundrað og níggjuogtretivu kom nevndin til ta niðurstøðu at tað eisini er tørvur á ein hjálparpakka til almennar gagnligar felagsskapur og áhuga feløg tí seta limirnir í mentanarnevndini fram hetta uppskot um hjálparpakka við hesum uppskoti fáa almenna gagnið felagsskapi hvørs alenna gagnig tiltøk eru avlýst ella nógv avmarkað vegna almennu tilmælini um fyribyrgingarkolvi nítjan í tíðarskeiðnum fyrsta septembur tvey túsund og tjúgu til tretivunda apríl tvey túsund og einogtjúgu stuðul fyri mista inntøku eisini fáa almenna gagnið felagsskapur og alvafeløg sum fáa munandi part av sínum inntøkum frá høluðsútleiðan og sum hava mist leiðuinntøku vegna almennu tilmælini um fyribyrging av kovi nítjan stuðul fyri ta mistu leiðinntøkuna í tíðarskeiðnum frá og við fyrsta septembur tjúgu til tretivunda apríl í einogtjúgu sum dømi um áhugafeløg kunnu nevnast skótar og feløg ið fáast við føroyskan dansi ein samd mentanaðarnevnd setir fram hetta uppskotið og mælir hon tí til at uppskotið eftir fyrstu viðgerð ferð beinleiðis til aðru viðgerð og so havi eg hug at nevna tað sum stendir undir avleiðingar av uppskotinum við støði í tí ið kom fram undir hoyringuni í mentanarnevndini undir viðgerðini av løgtingsmáli nummar hundrað og níggjuogtretivu metir nevndin at útreiðslurnarav hesum lógaruppskot eru ein millión krónur politisk avtala er tí fingin í lag um at fíggjarnevndin í sínum áliti í løgtingsmáli nummar hundrað og einogfjøruti tvey túsund og tjúgu uppskot til eykajáttanar løgtingslóg fyri apríl einogtjúgu setir fram broytingaruppskot har ein millión er sett av til hesa skipan uppskotsetanir meta ikki at uppskoti fer at hava munandi meiri umsiting við sær fyri taks enn tær sum longu eru fevndar av uppskotinum um hjálparpakka til listafólk so hatta skuldu
gera míni orð harra formaður takk fyri ja tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið og so er orðaskiftið endað og hetta málið tað sum tað varð umbiðið av røðaranum og og teimum sum hava lagt hetta málið fram at hetta málið fer beinleiðis til aðru viðgerð og tað verður sostatt beint beinleiðis til aðru viðger hetta málið sum sagt so er er fyrispurningur sum verðu á skránna ítikin av skránni og tað eru ikki fleiri mál til hendan fundi men sum er sum er nevnt so er ætlanin at hava fund aftur í kvøld og av tí at tað er okkurt broytingaruppskot á veg til okkurt av hesum málinum so fara vt at hava íhvussu er ein hálvan tíma áðrenn tann fundurin verður ásettur og tað er soleiðis at eg haldi vit siga at tann fundur hevur verið klokkan átjan tretivu næstu fundur í dag áttaogtjúgunda apríl klokkan átjan tretivu og tá er skráin hendan onnur viðgerð av løgtismál uma hundrað og tveyogfjøruti hesum her sum vit júst hava viðgjørt uppskot til løgtslóg am stuðul til almannagagnaðar felagsskapir áhugrfelag saman við komm níjan og so verður onnur viðgerð av løgtsmáli nummar seksogfýrs uppskot til løgslóg um løggilding av elinnleggjarafyritøkum og onnurviðgerð av løgsmál uma áta sjeyogfýrs uppskot til løgslóg um elektriskan útbúðnað elektriskar innleggingarelektriskt tilfari tær báðar hasi bæði málin vórðu viðgjørt undir oynum og síðani verður onnurviðgerð av løgsmál hundrað og einogfjøruti tað er uppskot til eykajáttanarløgslóg fyri apríl tvey túsun og einígjunum og framløgan við resini á skránni so er hesin fundur lokin